fyri ein viðmerking frennir gold
hevur spurt í sambandi við at teimum fara at byggja so er tað vanligt at mann veljir grundstykkir sum er nøkulunda vanrætt fyri eitt av teimum fáu ferðirnar hevur mann so bygt á einum loddrættum grundstykki tað er undirvert undirnaðvert at at tað er komið so fredt burturúr vissar onkur koyri frá bíðahyggur eftir tí so er grundstykkið beint upp og niður taðað at byggja sovorðnum grundstyk
eykum samuelsen ger so væl
ja takk fyri frá forkvinna so má mann bara siga at so er tað enn ov løgnari at mann heldur at mann kann taka ein stuðlamúr og spara hann burtur tá ið grundstykki sær út sum tað ger men nú kemur hann so inn aftur so at tað er so at fegnast
sænara súsanna bertelsen

skal líka minna á at tingfólk eita ongantíð tú í løgtinginum tey verða nevnd við fullum navni og tað verður tosað ígjøgnum forskøðini eyðgunn saman
gersovæja takk fyri ein partur av av hesari her søguni um meirkostnaðir hevur verið tann man siga tann langa diskussiónin sum hevur verið um hetta her við nær mann kemur í tingi við verklagslógum nær mann kemur við byggjaríum og tað byrjaði við at mann kanska hevði eitt skitsit prosjekt fyri nøkrum ári síðani onkuntíð hevði mann minni enn tað og tað vóru stórar verkætlanir sum durkaðu eisini øgiliga nógv og so hevur mann so hildið at við at seinka tað at mann ikki skal koma í tingi fyrr enn fyrr enn arbeiði eg boðið út at so burdi tað ið hvussuer minka um tann vandan við meirkostnað men tíverri so hava ig sæð fleiri verkætlanir í síðstuni at sjálvt aftaná teir bodnar út so so eru teir er tað stórur munur á metingini og so tí útboðnum sum mann hevur fingið og tað er so ávirkað av millum annað tíðini teimum bjóðar út til dømis í hesum tíðum tá ið nógv arbeiði er og vit hava høgan prísvøkstur bæði á tilfari og og lønum og og tað er kanska v lítil kapping so at tað er kanska eisini nakað við tað at gera nær mann nær mann byggir almennar bygningar um landið skal gera eina rúgvu av íløgum í góðum tíðum og har vit fáa prísin upp ella mann mann kanska hevur tað sum sum kæinsplagdi at siga at mann kanska gjørdi tað í verri tíðum
sí enr tað jørg niclasen
kinna tað tykist løgið at fíggjarnevndin ikki hevur viðgjørt hetta málið grundjaðari tí at grundgevingarnar fyri at biðja meira pengar nú eru ikki góðar nokk eftir míni tykki altso lsbedmer seti skundastøddir sæðs um landsstýriskvinna og tá ið tað var boðið ú tað vísti tað seg at tað var nógv fordurt so fóru fakfólk og gjørdu sparingar hon spardi seytjan milliónir krónur tilboðini vóru komin inn tað ke mann visti prinsi skat tað fór at kosta og so kemur nýggj samgonga áíslair eyga pengar og so siga mann til hvat jú til ein stuðlagarð jamen hesin stuðlagarðurin var av serkønum koyrdu vekt tí han var ikki neyðugur men nú er ein nýggj samgonga heymen so biðjað vit um til tað brunakrøv ja so vóru brunakrøv ikki galdandi tá i í at hava boðið út tað ljóðar heilt ótrúliga løgið at tað nú kostar tíggju prosent meir nei tað eru altíð tíggju prosent lagd inn til óvæntað tað sjá nú tosar mann um
eg kom saman við
tann hevur gjørt so væl takk fyri frú forkvinna tað ljóðar sum spyrjarin hevur verið við í viðgerðini í fíggjarnevndini men tað hevur hann so ikki tað er spurt væl og virðiliga inn til akkurát hasi tingini sum sum spyrjarin nevnir brunakrøv vóru men brunakrøvini eru herd frá tórshavnar kommunu og hetta hervið sæð stuðlamúrurin av teimum sonum fólkumum bleiv sagdur at ikki at ikki at vera ella at kunna vera verða tikin úr tá tað er rætt men tað hava vit eisini spurt inn til og vit hava so fingið eg skal ikki siga mann hevur fingið so eg skal ikki siga góða forkláring upp á tað men men vit hava í hvønn fall spurt væl og virðiliga inn til øll hasi ivamálini kann eg heilsa og siga
síðanin er tað bjarn
bjahammer gersoæ takk fyri frú forkvinna fekk kunna koma aftan á atfenning frá fólkaflokkinum at teir hava spart ein stuðlamurður vekk altso mann kann snakka um hvar lendi eru so ikki men ein stuðlamørur er fyri trygd hjá íbúgvarum sum búgva har tað tað virkar mær hátligt at ein flokkur sigur okur leggi ikki í um hvussu trygdin er hjásum fólkum sum eru men tá tað so er sagt so er hetta her ein afturvendandi trupulleiki við attað hækkar grundin til at tað hekkar er tí tann politiska skipanin blívur við at játta tær hækkingarnar sum koma e so tað sæð um tað er gott og tað er ikki gott men etr er sjálvandi eitt øgiligani ein góð verkætlan sum okkur vija hava framt í verki tað er eingin ivi um tað og sumsumoforkvinnan í fíggjarnevndini vísir á sum hon vísir á so skal tað almenna helst royna at halda aftur í hesum góðu tíðum men tað tað er øgiliga trupult tað vísir seg tí nógv a hasin ar ætlanin a tey sovnar sum vóru støðlaði eru nógv har hansara takk fyri
frú forkvinna takk eygm
gumsamuelsen ger so vælja takk fyri tað er rætt at av tí at mann kann siga at av tí at mann játtar meirkostnaðin so verður tað blívur ella tað tað er kanska ikki ikki góður siður men í summum førum verður mann nokk noyddur til at gera tað sum í hesum førinum við hesum her stuðlamúrinum og so kann mann siga at tað ru tað er tey somu mann kann siga fakfólk hava sagt tan ikki pjøvst at vera nú siga tey at hann bihøvist men tað er so tað sum sum tað er men vit hava so valt at tikið tann partin við tí at tað hevur nakað við trygd at gera og og og eg eri samd við teimum sum siga at vit mugu arbeiða víðari við hesum her at fáa hetta her við meirkostnaði burtur mann trúði at tá ið mann segði at verklakslógir ikki skuldi koma í tingi fyrr enn fyrr enn tað var boðið út at tað fór at hvussu er at minka um tað og tað hevur tað møguliga gjørt men eg haldi statvek ikki at at tað er gott nokk við bygging og meirkostnaði hjá landinum í heila tikið tað haldi absolutt ikki tað er og tí má mann blíva við at arbeiða við at fáa tey tingini upp á pláss men eg haldi ikki tað kann ganga útyvir hesa her verkætlanina vit vit hava gjøgnumgingið útav tingini og vit eru komnir til tað at vit halda at mann verður noyddur at taka hesa her
eru tingini við hvussu mann skal fáa tað besta úrslit takk fyri næstur á røða verður jenis av
ger sovæltakk fyri frú forkvinna nei sjálvandi skal tað ikki ganga út yvir hesa verkætlanina sjálvandi skal eg byggjast her men undir fyrstu viðgerð vóru nógvir spurningar eitt sum eg hugsi mest um tað er beint nú tað er as at betalir tað ikki at at at bjóða út altso má eg hvat nyttar bjóði út vissi visæ arbeiðstakaran bara koma við eyka rokning o okur betala okur fara á landskassan ø og og so hetta her okur hava eina samgongu sum jabbar uppi saman aftur búskaparligt haldføri eg veit tat meina okki vi tað tað tað tað vita okur fimmogtjúgu milliónir verðar sendar av av landinum til danskar sum iogki hava biðjið um fimmogtjúgu milliónir tað er tað meskur og teska í øllum men haldføri alla tíðina og so lesa okur og í hoyringssvari frá frá fíggjarmálaráðnum at fíggjarmálaráðið hevur onga onga viðmerking til at tað er blivið dýrari fíggjarmálaráðið sum hevur ein ein ráðharra sum snakkar um haldføra í aðrahvørja løtu so her er nógv mann kundi nevnt men tíðin er ikki so nógv men eg kundi hugsað mær at eg eri ikki nøygdur við hetta álitið tí hetta álitið kunnar ikki løgtingsfólk nóg væl hetta annars fyri fyfyrstu ferð at mann lesur um at at at at veðrið kostar hetta hevur irbyggitín er longd orsakað av ringum veðri eyka arbeiði við meira hetta hevur ein meircrostar við sær og hetta verður mett áleið seks hundrað nd ringt veður í føroyum ja men tá ið mann bjóðar upp á eitt arbeiði er tað ikki roknið inn og so hugsaði eisini um hetta her við inndeks regulering eyka ein komma ein millión hvat liggur aftan fyri tað eg kundi hugsað mær at fingið fingið svar upp á tann kritikkin sum eg komi við undir fyrstu viðgerð ikki av uppskotunum ikki av heiminum men av hesum at mann knappligani uttan víðari bara skal geva loyvi til at fara niður í landskassan eftir fýra milliónum og eg kann ikki aftra meg við at siga at tær fýra milliónirnar er tað so fýra milliónir sum byggiharrurin forvinnur minni hvussu nógv forvinnur hann í heila tikið altso her eri líkasum fyri meg tykist tað sum um at mann hevur slept endanm og ið eg skal siga sum er at visti ikur fara aftur ígjøgnum tíðina tá ið eg var landsstýrismaður eg fekk nógvan kritikk fyri at tað hendir ikki nóg skjótt okur sleppa ikki gongd við at byggja eg minnist serligan í klaksvík og sovíðari nei og eisini brásin og og inni í ímiðnám okur gjørdu tað grundleggjandi og nú síggi eg bara at tað tykist sum at altíð bara slepta upp á fjall so tað er tí eg spyrji men tað hevði verið ótrúliga gott og tað er klætt fíggjarnevndini betur um okur fingu at vita hvat ið fíggjarnevndin hevur gjørt fyri okum løgtingsfólk okur leggja til hendnar fíggjarnevndini okur seta nakrar spurningar um fyrstu viðgerð so vænta okur eisini at fáa svar uppá hvat meira enn bara hetta her ei slutferðaslatur sum ikki sigu meira enn tað sum stóð teir okur atti í fyrstu viðgerð hvat hava tykur fingið burtur úr hví eta knappligani legalt at eyka veðrið tað er jú eisini tað er jú eisini eisini øgiliga persónt um mann heldur at veðr hevur verri el ikki ha hví skal tað knappla kosta seks hundrað tíhví skal arbeiðstakarbeiðsgevarin knappliga ella tann sum ger arbeiðið knappligani hava seks hundrað túsund eyka tí at veðrið hevur verðir ringt hvat liggur inan aftanfyri inngeksreguleringina og hví spardi mann hendan stuðlamúrin burtur fyri bara leggja hann upp á aftur núøheg skilji ikki heilt eg haldi ikki at hetta er gott arbeiðitakk fyri
takk fyri hargur jákstovur
viðmerking gæja takk fyri h nú var jenisarana inni á bloksstuðlunum tað snýr seg ikki um at vit í føroyum senda nakrar pengar til danmarkar að er nakrar pengar sum verða sendir úr danmark til føroyar sum vit ikki hava brúk fyri líka stoað tað fast fyri tað næsta tá mann snakkar um hvat veðrið ger tað er soleiðis at tað ligliggur inni í øllum avtalum at tú hevur nakað sum eitur spillildagar sum ger taðeitt sindur longri og tað er tað sum er hent her beint í størri mun enn mann kanska hevði væntað jensarana spyr so hvussu skal mann ella hann sigur líkasum er tað tað rætta at mann bjóðar arbeiðir út o tað er tað sum eg hugsaði at spyrja jensarana heldur hann hvussu skal mann gera visti mann ikki skal bjóða arbeiðir út og hava eina listratión og hava fólk at bjóða upp á tað
har anna ger so væl
eg haldi at stjórin frá arktikon hann svaraði øgiliga væl upp á tá hann bleiv krossfórhørdur í sjónvarpinum á kvøldi eg haldi at hann setti øll upp á pláss viðvíkjandi hasum har hann vísir á ja men akkurát tað sum eg sigi men altso mann bjóðar út men oftani hondan hjarta siga so verður tað dýrari so tað er nakað mann má fara aftur og alt hatta er hartað er har sum eirik raksós tosar um at hann varð fóður sum skal leggjast upp fyri í tilboðnum at veðrið kann blíva verri og tað er innarbeitt eisini prosenturin er innarbeitt fyri vist tað skuldi hent men hví er hetta so spesielt at arbeiðstakarin státuektir tann sum ger arbeiðið kann sleppa niður í landskassan gjøgnum okum eftir pengum er tað í ordan
elska tmerse gunleysrdattu ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna nú var eg sjálv landsstýriskvinna tá ið hetta bleirð lagt fyri aðru ferð tað var fyrsta skipanaruppskot hjá landsstýriskvinnunu undan mær og tá haldi mann segði níggjuogtjúgu milliónir vissu eg minnist rætt at tað kostaði og so hevur mann arbeitt víðari við tí so kostaði ta níggjuogtretivu milliónir tað skuldi vera tann rætti prísurin og fyri tað ikki hvat ligg so bleiv tað bjóðað út alt bleiv bjóðað út hetta er tað hvat siga tit til at hvat kunnu tit gera hetta her fyri og tá bleiv tað til hesa her níggjuogtretivu milliónir ok kundu hjálpið mær nú komma fýra milliónir upp á afturat sjálvt um tað var lagt upp fyri óvæntaðum og eisini eftar við trygdini hvat er tað fyri nakað at tórshavn kommuna kemur næppuliga í byggi tíðini og og herdi her er brunatrygdina altso altso eg siti eitt sindur øgiliga ørkymlað við at kann mann bara gera alt hetta her altso meðan aftaná man
e
jensarana gersovæltakk fyri nei einaferð enn alt gott um hetta byggjaríið tað skal byggjast og men tað er tað mátin tað hevður gjørt uppá okur noyðast at støðga hesinher er øgiliga spentur fprá húsahaldsskúlanum í klaksvík tí tað var eitt arbeiði sum millum annað elspet mrsedes gunnestóttur og eg arbeiddi øgiliga nógv við tí at fáa gjørt tað soleiðis eg eg vænti ikki at tað kemur at kosta meir eg vóni ikki at eg verði hongdur upp á tað men okur gjørdu tað so grundleggjandi at tað skal halda og eg skilji ikki at hetta kann flóta og eg eftirlýsi einaferð afturat hví kunnu okur ikki fáa betri álit í hesum førunum frá fíggjarnevndini
fyri næstu røða verður johannes joensen
takk fyri forkvøðurnar eg ætli at gera viðmerki men eg helt tað bleiv nakað langt til tað men hetta er eitt gott mál og sjónandi skal tað fremjast til eina góða søk men eg hugsaði meira tá mann hevði eisini formað løgtingsgranskarin og sæð hvussu nógvar byggiverkætlanir blíva fordýrar hjá landinum ferðaftaná ferð so hugsaði eg bara at viðmerkja nøkur ting tá mann kemur til byggingsjóvandi skal tað bjóðast út hava vit snakkað um so oftani mann bjóða at arbeiði út fyri at øll kunnu vera við og at mann eisini fær tann rætta prísi men eg hugsi at tá mann byggir so er tað oftani tað er altíð byggiharrin sum stendur við skeykinum og postkassum ella stendur við ábyrgdini men hví hevur mann ikki meira ábyrgd lagd á arkitektar og ráðgevingar og eftirlit hví er tað altíð byggiharrin sum skal standa við ábyrgdini tað vísir at tað er altíð landskassin sum skal funga út og tað er ongantíð ráðgevararnir ella arkitektarnir ella eftirlitsfólkini sum ella eftirlitsstovnurin hvør tað so verður sum skal sita við ábyrgdinitað undrar meg eitt sindur eg haldi at mann burdi hugt eftir hesi skipanini sum er eg haldi ikki hon er nøktandiog so eitt annað tað er eisini at tá mann byggir so kanska rættari fær aftur til tær gamla har sum mann hevði fingið tilboðini inn og svarið alt hvat tað kostaði áðrenn mann kom at biðja um pengar í løgtinginum tí at vortera hvussu nógv pengar skulu brúkast tað er altíð tað rakar altíð skeivt og merkilin nokk rakar alt for lítið tað er ongantíð for nógv eg veit ikki nøkur byggja at ætla nakrantíð blivin bíligari enn at ætla tað er óalmindiliga sjaldant at tað hendir andur má mann royna at sigta eftir hægri og siga at tað koma í ella prísinum heldur enn hægri prísi ella bjóða tú tú áðrenn so mann veit hvat tað kostar tá tú koma at biðja um pengar bara viðmerking at tavat blívur so neyv men annars er tað eitt øgiliga gott mál og sjónvarp skal tað fremjast
so einst tað at gera tað er bara generelt ja takk fyri viðmerki
ng jens arana ger sovæl ja eg siga at hann hvar øðla skilagóðar hugsanir hví sleppa ráðgevarar hví sleppa arkitektar so lætt og eg trúgvi at teir standa framman fyri tann sum byggir øeg trúgvi at tað er ein sakmind til hann tann sum vinnur útboðið og arkitektar ogog aðrar ráðgevarar meðan kanska eftirlitið tað tað kemur nokk at hanga upp á tann sum byggir men hetta er øgiliga týdningarmikið haldi at at at taka hatta fram og ikki altíð fara tann nermasta vegin niður í landskassan men har tað okur eru sett at at verja
ja
gestakk fyri ja tað vísir seg at tá mann skal t byggja eitt annað visti man sohevur ein spurning ein skrivlagan spurning til ráðgevara so fær mann eina frágreiðing og so fær mann eisini ein tíma segil afturvið hvuss nógv tú kosta og tað er ikki bílegtst skal heilsa og siga og tá er tað ein verkætlan kanska sum sum eigur kanska er blivin for tíðarskeiði er blivið for langt ella ella og hvør er sápurina fyri tí er tað tað sum byggir smápurnar frátí ella tað sum ráðgevur ella tann sum tekur arbeiðið tað vísir eftir altíð í byggjarinum eg haldi mann kuldi havt lógina skipaða soleiðis at tað eisini vóru ráðgevarar og akkitektar og onnur sum høvdu ábyrgdina tí so blav arbeiða kanska mann føldi meira ein ábyrgd fyri at at prísurin helt
takk fyri spett mersetis gunlegsdóttur ger so væl
eg hugsi um at sum eg skilti røðarin so legði hann upp til at mann skal bjóða tað út og sovorðið áðrenn mann kemur niðan her men tað er tað sum eg gjørdi snuppskotin mann mann líka sum mann mann ordiliga brótað breytta upp av nýggjum nú skal skal mann gera alt arbeiðið áðrenn tað skal bjóðast út og so fær mann ein prís og so leggur mann tíggju prosent við sum minnist rætt á afturatprísinum fyri óvæntað og gud hjálpi mær tað er ikki gott nokk altso so siti eg eitt sindur við hvat kann mann gera betri altso vit mugu læra alla tíðina av tí sum vit gera men altso hevur røðarin nakað hugskot hvussu mann kan so gjørt tað betri men eg eri samd við honum at sjálvan skal hetta byggja at seta brenna vit øll fyri í ísøløgtinginum
takk fyri jóhannes joensen ger
esvæltakk fyri altso eg eri ikki serfrøðingur og eg yviski í at annhevu hárt rætt her eg eg veit ikki eg eri ikki serfrøðiumgur økinum mat eg dugi bara at síggja tað at at gjøgnumgangandi í øllum byggiverkætlani so er tað landið landskassin sum má betala og tá tað er meir kostnaður so er tað altíð landskassin sum betalur eg veit ikki ordiliga hvussu ið ráðgevaraábyrgdin er og hvussu arkitektaábyrgdin er og hvussu eftirlitsábyrgdin er men tað vísist sum at tað eru vit sum mugu betala hvørja ferð og tað eru eingin eingin bøn tað er bara tað eg siga generelt í øllum byggja verkætlanim
jørgunniclasen ger so væl
jóhannes joense vennir íhesun her ráðgevar altso tá ið eitt prosjekt verður boðið út sum hettar her so leggur mann millum tíggju og fimtan prosent inn í prosjektið til óvæntað til ringt veður til møguligar príshækkingar og so víðari so víðari men tað hvar eru teir pengarnar nú kemur mann bara og sigur neir rei nú skul tú hava tíggju prosent afturat tí forskelligt er eyka men tað er lagd inn frammanundan og tá tað so kemur til ráðgevar altso hvat er tað fyri ráðgevarar sum søgdu at ein stuðlamúrur var óneyðugur og nú siga at hann er neyðugur er tað tær somu jamen so betal visti tað er í so vánaliga ráðgevarar vit hava brunakrøv altso hama vit ráðgevarar sum ikki kenna brunakrøvini koma teir nú við altso teir sum abýra broyta tæir bara brunakrøv í heilan st teir hava givið ait byggi loyv so kanst tú ikki fara at broyta aftaná so so her er eg haldi mann fer alt forlagt um hetta siga vit mugu hava henda bygningin so vit siga jalandið betalir gerkivið ar eri eg púra samdur johannes joensen
johan
joensen ger sovætakk fyri ja al jørgun niclasen eri samdur altso ð tað vísirs sum teg for lætt e eg eg skal ikki siga meg serfrøðingin á hesum økinum innan fyri eitt byggjaríi ella onnur byggjaríur men tað vísist sum tá eg hyggi ígjøgnum landsrokskapin eftir byggjaríum aftur í tíðina og tað sum eisini kemur frameftir at tað er konsekvent fordýrt hvørja ferð og tað el landið sum stendur við ábyrgdini hvørja ferð og ráðgeving og arkitektar og eftirlit har máá hon bara lurta og siga ammen og og og betala og tað undrar meg at mann ikki kann ábyrgdast øðrvísi soleiðis at mann roynir at geva ráðgevarn eisini ábyrgd so teir eisini eru partur av prosjektunum og ikki bara kunnu koma við rokningum skriva rokningar út tað undrar meg tað burdi verið ein lóg sum sum var meira tilskilar tann vegin men kanska dugi eg fór illa á lógina á økinum men eg veit ikkium hn kki kann broyta nøkur ting hvussu við mátan mann ger tingini uppá eg haldi ikki nok
tann tað sum hendi takk orni skóli ger so væl
takk fyri frú forkvina eg eri ikki púra ósamdur við johanes joenesen í at tað er øgiliga óheppið at byggiverkætlanir fara av sporunum og koma at kosta meir og at tað er nakað sum er afturvendandi er sjálvandi øgiliga óheppið men tað sum eg kenni til príseting so hangur príseting og risiko øgiliga nógv saman so vissu vit her inni í tinginum vilja hava fullkomna vissu fyri at tað sum er játtað í fyrstu umbering heldur so skulu vit fjerna vit alt tað sum eitur risiko ella verða noydd at taka allar risikoinar upp á okkum hjá teimum sum skulu bjóða upp á hetta og gera heitta arbeiði og harvið verða teir sum skulu bjóða upp á tey arbeiðinum r noyddir at taka ein øgiliga høga premium fyri ta risikoina tí annars má teir at brenna seg heilt í valdigt og tað kann blíva í tí langa løtunum øgiliga dýrt fyri løgtingið so hatta er ikki ein nemmubalansiar

takk fyri fólkina nei tað er tað er væl møguligt men men í øllum førum tá mann kemur í løgtingi og biður um pengar til eina byggiverkætlan sum mann veit ella sum mann veit ikki altíð við ella mann veit mann má koma seinni tað er ein kassan karmur sum er forlágur hví sigur mann ikki at byggjaætlanin at mann koyrir tíggju prosent tjúgu prosent uppá tá tú hjá landinum tí tað er umvart tað sum hendir hvørja ferð í øllum føum var soleiðis tey vóru greiðar við sum hann bjóðaði tú út á árin og koma so inn við tí og siga hvat skal hetta er tað sum tað kostar tí hetta er tilboðin ja vit sum hann gjørdi hesum førinum so hvussu hann tað so blíva týrari tað aftur tað so kann tað ella kanska tí at at ráðgevingin kanska burdi ábyrgdast meira ella arkitektar ella teir sum hvussu eru við til at havta eftirlit

tey gjørdu væl fyri men dámar væl tankarnar hjá jóannes joensen um hetta hevur við útbjóðing nú er hendan verkætlan sum bjóða út áðrenn hon kom niðan í tingið men mann kundi kanska eisini roynt tann leistin sum eitur umventilig staktión at mann sigur at mann hevur ein posa pengum hvat kunnu tykur út í vinnuni byggja fyri innan fyri hendan karmum tað er eisini ein máti at gera tað uppá annars eri eg samd við jóannes joensen í tí at mann eigur at bjóða allar almannar verkætlanir út sjálvandi tann gott verða í eini føri ella tveimum førum at tað verður bíligari við at ikki gera tað men tann dagin okur geva leyst og ikki bjóða okkara verkætlanir út og lata vinnuna fáa javnbjóðar møguleikar og kenna kostnaðin tá hava okur veruliga fingið ella farin út á eina glíðubreyt tá tað snýr seg um alment útboð

gersovætakk fyri frú forkvina ja tað einasta sum eg síggi tað er tað ati at taðheu vit tael skattgjaldarin ta tað er føroyingar sum mugu betalaa tann vanliga skattgjalin um at betala ferðatta ferð og tað eru fleiri tað eru nógvar milliónir til samans sum hugsar um allar byggiætlanir sum vit gera og allar byggiverkætlaninir eru neyðugar og góðar slt ikki tað og søkin r øiliga góð og tað er freistandi ati at síggja millum fingrarnar við at tað hækkar og hækkar at prísirnir hækka og eg veit ikki ordliga um undanberingarnar við at alt gerdýrari og kríggj og alt hetta her at at tað verður brúkt tað kansn so ikki brúkast altíð eg sakni at at mann hevur meira ein samanhang ímillum akitekta ráðgevari eftirlit og byggiharran sum mann hevur ein ein ein ábyrgd sum liggur mair javnt ímillum so øll eru áhugaðui í at tað skal vera so bíligt sum gjørligt tað virkar akkurát sum um at tað blívur bara dýrari sum ein sovorðn kavabóltur sum rullar og tað er byggjiharrin sum stendur til andsvara hvørja ferð og skal betala og vist tað blívur eitt eitt eitt eitt problem jami so endar tað ofta hnd á í rættinum og tekur øgiliga langa tíð og blíva ofta dýrari fyri bitjararni í síðsta enda og tapir hann sikkur sakin eisini um tað skal enda í rættinum so hatta er ein øgiliga tung

ger sovælja takk fyri ø eg taki undir við johannes joensen um ati tað skal alt bjóðast út tað ger mann á tveimum orsøkum tann eina er at øll skulu sleppa framat og hin er at mann harvið fer tann rættasta prísin øh hetta her við at siga tað at ráðgevarar og arkitektar og verkfrøðingar eru eru teir sum altíð hava skyldina haldi g erieitt sindurtað er eitt e eitt sidur skeiv gongd at ganga tí ati sum oftast að tteir eru allir tryggjaðir so tað kann mann tað kann mann fara eftir við tað er neyðugt men mann kan ikki tryggja seg ímóti einum byggiharra sum hevur høvdið undir armunum tað haldi eg øgiliga ofta at okur hava okur slyngrar for nógv í valsinum mann gloymir at bygningar skulu byggja saman mann gloymir at tað skal vera ein parkeringskjallari mann hevur ein øgiliga stóran tendens til at redifinerað prosjektir meðan tey eru í gongd og tað kostar øgiliga nógvar pengar visti tú kundi vænta okum við at verið meiri slagføst tá ð okur gera prosjektir so trúgvi okur u sloppið munandi bíligari takk fyri
jóns joensen ger so væl
afyri frú forkvina ja nú nú skyldi egikki upp á ráðgevarar og arkitektar at teirha skyldun í øllum og og men men eg hugsi meir um tað at tað má vera ein felags ábyrgd eitt annastað so era eftirlit nokk tað sum ofta tykki sær og eg veit tað at mann snakkar um at teg beturiat hava eksternt eftirlit enn internteftirlit tí eksterna eftirlitið hevur meira hond í hanke við hvat hendir við byggiverkætlaninum og nú veit ikki hussu tað gongur hjá landinum við eksternari eksternum eftirliti men men tað vísir seg sum at tað er okkurt hvussu sum haltar og tað koma nokk fleiri eisini frágreiðingar um ynskar byggiverkætlanir frameftir eisini á løgtingsgrannskoðaranum og tað fer nokk at vísa akkurát tað sama at eftirlitið verður for svikaligt og at byggiharrin má rinda pengarnar tað er ikki nóg gott eg eg eg veit ikki oriliga hvussu mann skal gera men eg haldi mann burdi broytt mannagongdir í øllum førum tað sum gongur nú
tey gara ikki takk fyri tær næsta røða verður siri steenberg landsstýrstvinna ger so væl
takk fyri frú forkvinna fyrst so haldi eg at tað er gott at fíggjarnevndin er samd í hesum her málinum tað haldi hevur týdning tí at hetta er eitt gott mál sjálvt um tað sjálvandi ikki er gott nokk at tað durkar fýra milliónir sum jú er upp til móti tíggju prosentum øh tá ið tað verður sagt at tað hevur nakað at gera við at tit komin ein nýggj samgonga so er tað ikki so ø eg havi spurt meg fyri og havi fingið at vita at mann einaferð í heyst hevur fingið at vita at hetta fór at blíva dýrari og at mann so ikki hevur verið klárur við uppskotinum og komin heilt neyvt inn á hvussu fyrr enn nú ø ta hava verið gjørdar sparingar fyrr í hesieri verkætlanini eg vil siga tað at tá ið tað bleiv bjóðað út fyrstu ferð og landssýriskvinnan elspet mersetis gunlesdóttur tá ógildaði ella bjóðaði út umaftur tað haldi eg var rætt tí tað var øgiliga dýrt og tá ið tað so er blívu eg umprosjekterað og altíð gjørt um aftur tá hevur mann so eisini gjørt nakrar sparingar og u mann hevur sagt tá at tað skal ikki ganga út yvir funktiónirnar tað er hvussur soleiðis sum málið er lagt fram og tá ið mann so kemur longu fram í hesa ætlanina so verður tað víst á jamen tað eru nøkur ting sum faktiskt ganguudivirfunktiónirnar sum mann noyðist at fáa við og tað er til dømis hesin her stuðlamúrurin sum hevur verið nevndur sum varð tikin burturúr sum noyðist at koma inn aftur tá ið tað kemur til bruna krøv so so er tað kommunan sum her myndugleiki og sum í veruleikanum altíð kann koma inn við nýggjum krøvum vist tað skal verða og sum eg havi skilt í hesari verkætlanini so er tað serliga nakað við eini ventilatiónsskipan hvønn veg hon skal venda og hvussu hon skal liggja og so víðari har mann hevur broytt eitt annað so tað er hvussur tað sum sum er mær upplýst og so er tað longu byggitíð og so etað hta við inndeksregulering og eyka arbeiði og har havi eg spurt um tað til tá ið fíggjarnevndin var og har var tað bleiv tað nevnt til dømis tað at tað vóru nakrir veggir sum vórðu spardir burtur som mátti koma inn aftur sum hava nakað við ljóð og annað at gera tí hetta er ein serliga sárbarar málbólkur sum skal brúka húsið tí tað er t børn og ung við utismu og tí má tað eisini verða innrættað til tað hetta er ein verkætlan sum verður ferdig innan fyri heilt stutta tíð sum okur kunna gleða okkum til tað eru tað er eitt búð og umlatingarheim til børnogung við autismu og tað er deilt upp í tríggjar eindir tað eru seks pláss til børnoung at búgva og tað er seks pláss til umlatting og so eru tað sekstan pláss har mann kann hava dagtilboð ella virknistilboð inni og hetta er nokk fyrsta byggjarí av sínum slag í føroyum so tað er faktisk ein stór hending men tá ið tað er sagt so haldi eg eisini at okur eru komið til eitt annað stað har mann má eftirmeta tann mátan mann byggir uppá tí tað er heldur ikki hálbart at tað verið dýrari hvørja ferð og bara í riski av almannaverkinum hevur mann sett sær fyri at mann skal byggja rættiliga nógv tey komandi nógvu árini og g og og sjálvandi vissi ikki mann hevur við ser fyri at pengarnir koma at halda og at m mann at tey prosjektinir kunnu liggja í tryggari liði so verður tað truplari at fáa teir stovnarnar bygdir so sjálvandi hava okur øll eina inderessu í at fáa hugt eftir tí so tað er í hvørfalli tí kritikkinum kann eg púrasta møta h og hann haldi at okur eiga í felag og okur eisini eiga loysnina at finna í felag takkfyri
takk jólkur niclasen við
vimerking ger sovælfrú forkvinna siristenberg vísir á at tað sum var boðið út nú vísir tað seg nakrar veðgerð sum varð tikna vekk nú máttu teir setast upp aftur og stuðlamúrurin sum hann ikki metti var neyður nú var hann neyðugur altso kann siristenberg tá hon hetta málið er liðugt altso syrgja fyri at finna út av hvør var tað sum segði at hesin stuðlamúrurin var óneyðugur og hvør sigur at hann er neyðugur nú her er okkurt galið t l gvussur ikki landsstýriskvinnan elspet mersetis gunlegsdóttir spardi seytjan miliónur prosjektinum teg nú tødna niður til trettan tað er nú ólukksáliga flott tá úon hevur spart okkum tað men í hesum førinum so koma ting dumpandi inn aftur sum somu ráðgevarar søgdu var óneyðugt og so sigur mann eg vil hava eyka pengar nú kostar tað tíggju prosent meir men er tað ikki soleiðisnar at tað e millum tíggju og fimtan rosent inni í prosjektinum til meirkostnað men nú biður mann um tíggju prosent útyvir tað hvar eru ter tíggju fimtan prosentini sum liggja inni í prosjektinum tay eru ongastaðni nevnd
siga
fríðis steðnbøg ger so væl takk fyri frá fólkum og takk til jørgen niclasen ja tað eru tær sparingar sum eru framdar sum nú mugu inn aftur og tá ið mann hevur umbrúkt tað hevur tað kanska gingið eitt sindur skjótt kann mann siga í tí men sá sum eg havi skilt tað so hevur mann gjørt tað sum mann hevur fingið at vita var tilmælt ella var ráðiligt at gera og tað er tað sama í dag nú er tað tilmælt at tað skal inn aftur í mun til funktiónirnar so eg veit ikki hvussu mann kann svara upp á tað annað enn tað at øll hava fylt øllum kunstnýsreglum eftir tí sum hevur blivið sagt at mann eigur at gera
so tann einasti munurin er kanska at at tá ið mann er umframt skorterað mann kanska skunda sær takk fyri eg kom saman við
ger sovælja takk fyri frú forkvinna ja tað er koyrt øgiliga nógv upp á hetta her við at at tá ið mann spardi so broytti mann ongar funktiónir og tað er væl møguligt men mann kann í hvussu er konstatera at ein partur sum kemur inn aftur etta her serfleirivirknisveðrin ella hvat mann kallar tað at tað hevur so nakað við funktiónir at gera og hetta er jú eitt heim sum er bygt og prosjekterað eftir autismu pedagogikki tí at tað skal vera tilpassað tann málbólkin so har er hvussuer nakað sum hann kundi sæst burtmastekn við hvussu tað bar til ati tann funktiónin kundi minkast ikki takast heilt burtur tí mann hevði hevði onkran sovorðnar vegg eftir og og møguliga er tað tað sum landsstýriskvinnan eisini er inni á at tað er gott at mann hevur spart men kanska er mann í so skjótur onkuntíð og tað skal ganga skjótt fyri seg men annars eri eg púra samd í at mann skal eftirmeta tí at hetta her kann ikki halda fram men í hesum førinum so hevur fíggjarnevndninn
sig
grisdemberg ger so væl takk fyri fólkina og takk til egnu samu senn ja eg haldi at mann eigur at fara at hyggja eftir mátan mann byggir uppá í hesum førinum kann mann siga at mann komi so mikið langt at at býnningurin verður nokk handar um um nakrar dagar men men serliga tí at at okkurt haldst ov nógv dømir har tað er blíva dýrari og okkurt haldst ov nógv eftir at gera sum skal byggjast og okk skulu sjálvandi passa upp á pengarnar hjá skattgjaldarum samstundis sum okur veita teimum borgarum sum hava tørv á góðum tænastum tað sum tey skulu hava so tað er sjálvandi okra ábyrgd og tá ið mann so hevur spart til nøkur ting burtur um mann nú metrar tey má koma inn aftur eg fái ikki saks nakað annað enn tað at soleiðis er tað tað er tað sum er tilmælt og til dømis stóð onkrastaðni at at mann tinnir í dag í prosessuni at mann skal flyta eina háspenningslinju og at at alt sovorðnaka kemur inn seint tað er eitt sindur óskiljandi at at tað ikki er fyrr í í prosessuni so sædd at tá ið tey bjóða út so er tað tað sum tað er men tað er tað ovburt ikki
tí standa okkur her ja hennikold ger so væl
frúforkvina eg haldi at t ehjá landsstýriskvinnuni er einki valg uttan at fáa hetta her avslutta og fáa hetta her útmerkaða húsið í í gongd í í í í brúk tí tað er sterkt brúkfyri ti tað er tann tann síðan ereinkin a snakkað um hin síðan øh eg eg gjørdi vart við hontil aðru til aðru viðgerð eg fór at fór at hyggja tá eg fingið at vita hvar tað skuldi byggjast og eg má siga meg sjálvum vera ein byggifrøðiliga afabetur men eg dugdi at síggja tað at ein grundstykki sum vendur upp og niður má tað bleiv dýrt tann sum koyrir forbí í dag hann sær at sigli endii á grundstykkinum er langt oman fyri takið á húsinum sjálvandi blívur tað dýrt og hetta har fólkaflokurinsnakkan um attan múrin tað er væl sloppið at mann mann mann man slappa ú í ein múr tí við rættum við sæn skalvi loypur hav so fer llt alt tað heila svar oman á vegin
so hatta er sirist
steberg ger sovælfyri takk fyri frú forkvinna ja eg eri eri samd við hendrickold í hesum her hetta er eitt altso tað hevur verið serliga trupult at byggja á hesun her tí hetta lendið var ikki bara sum at siga tað so tað er er sjálvandi nakað og eg dugi heldur ikki at síggja meg at hava nakað annað væl enn at koma í løgtingið og biðja um hessa eyka pengarnar soleðis at mann kann fáa heimi ferdigt soleis at fólk kunnu sleppa at flyta inn tí stórur tørvur tað er nógv sum bíða spent og hetta her fer at vera til stóran frama fyri samfelagið men sjálvandi mugu vur taka tann proplematikkin við at mann má tryggja sær at hetta ikki hendir aftur
takk fyri
anna jensen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja fyfíggjarnevndin hevur fingið frágreiðingar um øll hesi viðurskiftini sum eisini siri stenberg nevnir og tað sum vit kunnu síggja tað e tað at her koma nakrar metingar afturumaftur millum annað frá kommununi og o tað havi eg skilt er nakað sum kann henda og og eisini hetta her við hesum virknesveðgunum at tann nýggjasta metingin er at tey kundu ikki hjálpast við tað sum var lá eftir tá spart var í tí og tað haldi eg er faktiskt noktikt týdningarmikið at bygningurin fær tað tað funktión sum mann skal og har vildi eg bara nevna tað sum vit eisini hava sæð í eina hoyringsskrivið til eitt annað mál at mann eigur at brúka meira hesa her hesi avvarandi feløgini og megd í hoyring soleiðsin at mann ikki renur seg í eykakostnaðir sum sum eru av tí at hetta er serligir bygningar til økið at fara inn í ein loysn har sum eisini tann parturin er enn betri tryggjaður enn hann er í dag í allari prosessuni takk fyri frú forkvinna

stenberg gersovæltakk fyri frú forkvinna og takk til hann jensen ja eg haldi er sera viktigt at teiman byggir innan fyri serliga innan fyri hetta her øki at mann hevur teir partarnir við sum skula brúka bygninginum sum sum onkursvegna vara av og tað er tætt samstarv nú arbeiðir mann til dømis fyð at fyrireika ein ein ein ein nýggjan bygning og har eta tætt samstarv við tað felagið í tí førumum eta so autismufelagið sum sum er hinnyvir og tað skal tað sjálvandi vera tí tey sita við tí kammansiga serkunnleikanum sum hevur við akkurát tað at gera serliga við funktiónir so tað er tað sum okur altíð hava f fyri eygað ein kommuna kann sjálvandi altíð koma inn við nýggjum brunakrøvum tað kann hon altíð gera hon kann altð eftirmeta ella tað kann erða komin okkurt nýtt í í byggi tíðini tað færr mann ikki ikki gjørt so oiliga nógv við men eg haldi at tað er nokk so viktigt at lurta eftir soleiðis at tær funktiónirnar sum eru inni eru egnaðar til tann málbólkin sum nú skal brúka húsið tað nyttar ikki at at at gera ein stovn sum mann heldur er ordiliga góður og so manglar tað kanska ein lítil millión í ella tvær ella tríggjar elahvat tað skal vera sjálvandi skal han paspa pengarnar ikki tað eg meini men tað má vera soleiðis at tær funktiónirnar sum skula vera har eru til staðar og akkurát í hesum so sær mann kanska tað sum mann ofta hevur sett at tað kann vera dýrt at spara
takk fyri elsbet mersedes
skunlsltiger so væl ja takk fyri frá forkvinna eg haldi mann skal altíð hugsa um tað etær almennar pengar tað er palba og marsanna sum tala heila gild saman við vinnuni so tað skal mær respektera fult út og tað eg má sigur veit eg eisini at landsstýriskvinnan ger tí einki ver tað at gera men hetta her við at fekk mann at vita at ella at tað ikki skuldi ganga til funktiónirnar nú snakkar mær um ein vegg sum eg skilji innandura veks mann kann flyta er tiki funktiónir mínari vegur er tað funktiónir so eg veit ikki um nøkur misskiljing er hent har so eg hugsaði um um um landsstýriskvinna hevur okkurt boð upp á hvussu mann kann gera frameftir tað ikki hetta heldur tað er einki við landsstýriskvinn gera hon kanst tú ikki geva est hvørki vonin ella vit men kundi hvussu kundi hava gjørt hetta betri
takk fyri
tað er steypbeiggis væltakk fyri frá fólkum á og takk til at spæla mær sær til kunnigarsláttur ja eg haldi at løgtingið má sjálvandi í hvørjum einasta máli hava stórar respekt fyri pengum tí tað er fólkið í føroyum sum betalir óansæt hvat tú so gera her inni og tá ið mann hevur fingið sum landsstýringsfólk at vita at tað gongur ikki til funktiónirnar so hevur mann tað at halda seg til og tí blívur tað eisini undarligt vísir tað gonga ella tvey ár og so blívur tað gongdur til funktiónirnar altso so hevur tann næsta landsstýriskonan hvør tað skal vera heldur ikki annað enn tað at halda seg til so tað er nokk so trupult tí okur eru ikki byggikøn sum sita sum politikarar og tí sigi eg bara tað sum eg segði í áðni at hesum mátum at byggja uppá hann má eftirmetast tí at tað ber ikki til at mann endar her inni við eykafjallum alla tíðina tað haldi eg ikki nakari tæntur við

tað hevur tú ert væl takk fyri forkvinna eg púra samd við sigur steinberg nú fór eg at byggja fleiri bústovnar og byggja annað versemi eisini tá mugu vit hyggja eftir hvussu vit gera tingini vit hava til dømis sæð tað at til dømis at glasir ikki eru brunagóðkendir ið hevur bara eina fyribils góðkenning og hevur havt tú í nógv ár hasi tað má ikki henda at seta í verk at byggja ríð og so taka byggverkætlanar í brúk og tær ikki endaliga góðkenda bara tað millum annað er ein avbjóðing so vit mugu hava skilív tá ið fyri
sigur steinberg
ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja sjál fylgiligt at so má alt veri í ordan og tað gangi eg so sanniliga út frá o og fari í hvørfall at tryggja mær at hetta heimið ikki letur upp fyrr enn øll viðurskiftir eru í ordan tað tað sigur seg sjálvt so at hvussu hvussu akkurát sum tað er á glasi tað havi eg ikki nóg nógv a vitan um men tað ljóðar so hvørfall ikki serliga betryggjandi takk fyri
takk fyri so eru tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið í tingmáli hálvtrýss og vit fara undir at atkvøða um málið og tað er ein samdfíggjarnevnd sum mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotiðja tað eru sjeyogtjúgu atkvøður fyri tað er eingin atkvøðu ímóti og tað er eingin atkvøða blongt og soleiðis samtykt fer hetta uppskotið víðari til triðju viðgerð vit fara so víðari í dagsskránni í dag vit fara til fyrstu viðgerð av tingmáli seksoghálvtrýss sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um familjskoyti taðil tíðaravmarka hækking av familjuískoyti og hjálparískoyti til húski og tað er siri stenberg landsstýriskvinna sum hevu lagt tað uppskotið fram og vit fara eisini at viðgera løgtingsmál einoghálvfjerðs sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtnslóg um familjuískoyti og tað snýr seg um inflatiónsískoyti til húski tjúgu trýogtjúgu og tað er tingmanningin hjá sambandsflokkinum sum hevur agt tað uppskotið fram og hesi bæði málini fara at verða viðgjørd undir einum og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk tey verða fyri sbandsfloknei fyri javnaðarflokkin súsanna bertolsen fyri sambandsflokkin helgja abramsen fyri fólkaflokkin árni skoli fyri tjóðveldi hervør polsdóttir fyri framsókn sólvitt nolsøe fyri miðflokkin jenis av rana og fyrstur at ða fyrst at røða verður súsanna bertolsenger so væl

bjalla hammer ger so væl takk fyri fyri forkvinna fín røða øgiliga upplýsandi so tað er eingin ivi um hvat eher hjálparpartin snýr seg um mítt spurninbør til sísanni bert tilsæn ær sum situr í nevndini kemur at viðgera tað her er um ikki nevndin um hon og hini nevndini kunna gera royn ag gerast so skjótt av sum yvirhøvur møguligt vef ta ella greitt hvat tað her gongur út uppá tí tá ið tað her einaferð er samtykt so skulja gongd so skal í gongd ogku skal søkjast og tað skal mállsviðgerast og so framvegis so tú øgiliga umráðandi at etta her verður fyri nakað áða men eina skjóta viðgerð eisini takk fyri rvnn
so

henn er dað jens a ran
nger sovælnei eg havi bara hug at siga túsund takk fyri hetta uppskotið tað eru so tvey uppskot nú og ettað er altíð bygt bygt á tað sum farna samgonga sett í verk í heyst takið nú í trivnaðarnevndini ið geri eitt eitt eitt gott uppskot burtur úr báðum eitt eitt so fullfíggjað sum møguligt tað er gott at at mann ger tillagingar til tað sum farna samgonga legði fram oljuírskoyti og eg fari eisini so bjarni hammer at siga at lattað er gott vðtað bleiv bleiv gjørt skjótt tí páskirnar liggja beint fyri stavn so tað skuld ikki verið verið ómøguligt at fingið tað framá
takk fyri

takk fyri næstur at røða verður helgi abra hamsen
gersovælfrú forkvina her eru tvey uppskot sum bæði snúgva seg um at gera broytingar í lógini løgtingslógini um familjuískoyti annað uppskotið hava vit í sambandsflokkinum lagt fram tað eitur inflatiónsískoyti og seinni í hesum landsstýrið komið við einum uppskoti sum líkist øgiliga nógv tí sama og tað er tað er um tíðarmarkaða tíðaravmarkaðu hækking og hjálpar ískoyti vit vita øll t at prísirnir teir eru hækkaðir óvanliga nógv hesa síðstu tíðina og tað er gingið út yvir familjur sum eru heilt fyrispentar og sum hava trupult við at keypa dagligdagsvørur og tí erm bæði við í sambandsflokkinum og og onnur helst eisini og landsstýrið sæð at at her er tørvur á at gera nakað spurningur er bara altíð hvat skal mann gera heina í eina sovorðoyari støðu tí tað er øgiliga freistandi bara skjóta broytt o og játta nakrar pengar so øll fáa meir og og so eru øll glað men tað sum tá hendir er tað at tú ptrýstir prísin enn longur upp tí tað er øgiliga skjótt at tey sum selja finna úta av tí at jamen nú hava fólk knappliga vorið pengar up hendur nú hava vit nøgur leika at fortjena meir og so er alt upp etið í einari nýggjari nýggjum prísvøkstri tí er tað búskaparliga rættast einki at gera mentaðer klárt at tá mann er politikari so kann annikki bara sita og hyggja at meðan fólk sita svang í køld summi og tí noyðist mann at taka tað upp og siga hvat fáa gjørt og í báðum førum bæði í okkara uppskoti og tí hjá landsstýrinum hevur mann gjørt tað soleiðisnar at mann skjýtur ikki broytt yvir allan flokkin men mann velur nakrar bólkar nøkur fólk inni serligari hartfyrispentar støðu sigur hesi mugu vit hjálpa og tað er sos mann noyðist at gera tað og enntá tíðaravmarkað soleiðisnar at mann ikki setir enn meira ferð á prísvøkstrin við hesum uppskotinum tí haldi hesi uppskotini tey ja tey míða eftir akkurát tí sama lat okkum hjálpa teimum sum hava brúk fyri tíð í einar og lat tokkum gera tað tíðaravmarkað og hesi uppskotiði líkjast øgiliga nógv øí báðum førum so hevur mann brúkt familjuna ner ella lógina um familjuískoyti til til at gera nakrar broytingar í har og í báðum førum tosað mann um eina eingangsupphædd á tólv túsund krónur annað uppskotið hevur so eisini nakað annað við og tí er hetta her sum eitur ja tað mann hækkar vanliga familjuískoyti í er avmarkað tíðarskeiði við sje hndra oghávtrýss krónur per barn men í øllum førum so haldi eg at hetta vísir tað at vit hava tvey uppskot sum líkjas so nógv so vís tað at tað er ein breið semja eisini tað sum eg hoyri frá øðrum flokkum er í dag at tað er breið semju um at mann eigur at gera nakað og um mann eigur at gera tíðaravmarkað og man eigur at fáa tað at virka skjótt og so ati eg haldi at tá ið hesi bæði málini nú fara í trivnaðarnevndina so kann tú gott hentsi at mann í trivnaðarnevndini tillagaði tað soleiðisnar at at at tað tað var ein ein ein samd nevnd sum kom út aftur við við tí sama tí at eg gangi út frá at trivnaðarnevndin hevur nakrar innkallingar at fáa nakrar upplýsingar um hvat tað e rætt at gera og so finn mann eina breiða semju um hvat er rætt at gera tí her er ikki langt ímillum hesi uppskotini so vit í sambansflokkinum fara í vussur at gera okkarat til at at vit vit blíva samd um hvat vit gera og vit fáa ta at virka so skjótt sum møguligt
takk fyri takk fyri ein viðmerking frá
hevur jenni seg av ræðum at gjørt so væleisini hevði eg tøkt til samvitsflokkin fyri at vera komin við einum slíkum uppskoti men eg fari líka at nevna ein viðmerking til tað sum helgi abrasins segði um at tá ið mann koyrir pengar út so er ein avleiðing kann vera at prísvøksturin verður fyri skeiva vegin tí er tað so neyðugt við tí uppskotinum sum miðflokkurin hevði her í gjár í tinginum um prísetlit tað er akkurát tað sum onkur okkum má mær vísa á at koyrman pengar út í at samfeløg har kanska eftirspurningur blívur meira enn enn enn enn í bjóðavíki so er tað neyðugt at hava prísetlit men tað var eisini stórur meirilut fyri tí uppskotinum til fyrstu vitgerð í gjár so tað
bara gott
frú forkvina tað er akkurát hetta her at at bara bara at oysa pengar út tað tað blívur eingin ríkur av tí at tað blíiv upp etur beinanvegin og tí noyðist mann at taka nøkur atlit og í hesum førnum hesum uppskotinum sum liggja her í dag hevur mann gjørt tað at mann sitið í tíðaravmarkað og tað eru til nakrar bestemtar bólkar í samfelagnum á tann mátan roynir mann at sleppa undan at at alt er upp ag etið í einari í bara við at m koyra enn meira ferð á prísvøksturin so eg trúgvi pap at vit kunnu finna eina breiða semju um hetta hertak
takk fyri næstura røður odnu skóli gerst
mást fú at siga ja ak øtað sum er til viðgerðar eru tvey tvey uppskot sum eru løgd fram annað eg frá landsstýrinum og hitti frá sambandsflokkinum bæði handla ella ískoyti inflatiónshjálp kallast tað hjá sambandsflokkinum og hjá landsstýrinum kallast at hjálparískoyti og hækking av familjuískoytinum

útvúglingarsamfelagnum hevur verið sum hann hevur verið hesa síðstu tíðina vit sótu í fjør so er tað natúrligt kanska at vit hugsa um at tað eru nøkur sum verða harðari rakt enn onnur tá ið broytingarnar eru so knappligar og so ógvusligar og og tí eru líkasum grundarlagið ella bakgrundin fyri at uppskotið sum hesi koma púra natúrlig tað er tað eru soleiðis at tey sum fáa gagn av hesum uppskotinum tað eru tey í okkara samfelag sum liggja í tí lægra inntøkubólkinum tey sum tjena ja fyri fyri stakar uppihaldarar undir undir tveyhundraðoghálvfems túsun krónur og fyri før var tað fýra hundrað og fjøruti túsund krónur vóru ikki sos og fýra hundrað og tíggju túsund krónur í uppskotinum hjá sambandsflokkinum ikki minist ratt og hetta her er forháldtsvísi í tí lægra endanum av av inntøkum tað sum og tað er eingin ivi um at at hjá sum av hesum fólkunum er tað øgiliga torført at fáa endarnir at røkka saman so so tað at játta stuðul ella at hjálpa teimum fólkunum er er í mínum hugaheimi púra í ordan tað tað er tað er natúrligt at vit gera tá ið eg so hyggi í henda tekstin og hyggi í hetta uppskotið so síggi eg at mann hevur lagt eina eina talvu við á síðu níggju í uppskotinum har sum mann hevur illustrerað ella víst hvussu ráðiheisboløpið er hjá teimum sum eru í hesum bólkunum og mann sær at visi eg skilji talvuna rætt at fyri ein stakan uppihaldara sum ikki hevur børn so blívur tað við at vera meir eftir meir hann arbeiðir tað vil siga fleiri tímar handr á arbeiðsmarknaðinum hægri hansara løn er meir hevur hann eftir í sínum til sín sínum dagligu dag og til tað sum hann skal liva av men tá ið mann so hyggur at talvunum fyri stakan uppihaldara við einum barni ella stakan uppihaldara við trimum børnum so sær mann at ein stak uppihaldari við einum barni tá hann er komin upp á tvey hundraðog hálvfems túsund krónur í inntøku faktisk einki fær burturúr at arbeiða meir tað tað sær út á gráfinum og eta øgiliga smáir gráfar ið hava ikki sitið við tølunum men tað sær út á gráfinum sum um at tað fellur tað beløpiðs mann hevur til radieit tað vl sigat hann kann blíva við at arbeiða heilt inntil hann kemur til trý hundrað og hálvfems túsund krónur í inntøku áðrenn hann aftur fær eina krónu meir at liva fyri og tá ið vit hyggja eftir gráfinum fyri fyri tey sum hava trýella ein stakan uppihaldara við trimum børnum so sær mann at forholdið er tað sama men nú sar man tað eitt sindur týðiligari á grafinum at tað er púra greitt at frá at mann fer frá at tjena tvey hundrað oghlvfems túsund krónur til at mann tjena trý hundrað túsund krónur so hevur mann eftir ja sum eg dugi at lesa eftir hesin her kanska eini hálvtrýss túsund krónur ella fjøruti túsund krónur minni eftir at liva fyri eg haldi at hetta er eitt forráld eitt systemiskt ella eitt systematiskt forhold sum er púrasta úti á propertión í einum samfelag eg havi eg haldi at vit eiga at hjálpa teimum sum treingja eingin ivi um tað men eg haldi eisini at vit hava eina skyldu at gera eitt system í okkara samfelag har sum fólk sum vilja arbeiða meir ikki fara niður í tað eg haldi hetta her hetta forholdi í hesum her útgreiningin her leyp mær faktiskt í eyguni eg haldi at vit áttu heldur enn ikki tí eg ikki vil hjálpa hesum fólkunum ið farið við væl vilda viðgera hetta uppskotið tá ið tað kemur í trivnaðarnevndina men vit áttu heldur at hugt eftir at fingið ein skattalætta ella tilaga okkara skattaskipan soleiðis at tey sum vilja arbeiða tey sum kunnu arbeiða fáa nakað burtur úr at fara til arbeiðis

annars haldi eg at at uppskotisum so eru øgiliga líka eg dugi ikki ordiliga at gjøgnumskoða hvat hvat tann játtanin upp á sjey hundrað krónur per barn per barn um mánaðin hevur at týða í mun í tí uppskotinum í mun til tað hjá sambandsflokkinum men men tað fari eg sjálvandi at spyrja til í nevndini og vóni sjálvandi at vit fáa nøkur góð svar upp á tað
takk fyri harra formaður takk fyri so er tað onkur viðmerking eldspøttaundir segðu at tit skuldu
boýseftur ger suvæl ja eg eri samd við røðaran um ati sjálvandi skulu vit hjálpa teimum sum treingja men tað sum fólkaflokkurin altíð hevur sagt er at tað skal loysa seg at arbeiða og tá ið tað eg eri soleiðisar at hesi fólkini skulu arbeiða heilar hundrað túsund krónur áðrenn tað yvirhøvur fáa eina krónu meir útbitalt tað er okkurt galið og eg haldi vit skulu øll taka í eygnabarm og eisini vónandi fara vit øll í felag at gera nakað sum vit kunnu blíva samd um soleiðisr at tað framvegis fer at loysa seg at arbeiða tí tað kann ikki vera meiningin at tú tekur for nógv inn frá lebmarsanni fyri síðani at siga a tit nøkur kunnu fáa itt sindur aftur tað má vera soleiðis at tað skal loysa seg at arbeiða
takk fyri so er tað ódnir skolikin
ger su væ takk fyri harra formaður ja tað eri og tað er eisini soleiðis at tá ið mann hyggur eftir hesum gráfinum so er tað soleiðis at ein sum tjenar tvey hundrað túsund krónur tá ið hann hevur trý børn hevur áleið trý hundrað túsund krónur eftir at liva fyri og tá ið hann er komin aftur upp á eini trý hundrað og hálvtrýss ella nei nnæstan fýra hundrað túsund krónur passerar hann eg haldi trý hunrað og fjøruti tað tað strikar upp til tvey hunrað oghálvfems túsund ja eg eg skilji ikki at vit hava gjørt at vit sum land hava gjørt eitt system sum sum er soleiðis innrættað eg eg eg skilji tað ikki ordiligani e eri ikki nóg væl inni í tí til ordiliga at siga hvat eg haldi vit eiga at gera men soleiðis sum hetta systemið s tið bygt upp ljóðar tað merkiligt
takk fyri takk fyri so er næsti ráður á listanum hervør pálsdóttir ger so væl
ja vit viðgera her í dag tvey uppskot undir einum tað er bæði hjálpar ískoyti hjá samgonguni hjá siður stemberg landssýriskvinna í almannamálum og uppskotið hjá sambandsflokkinum um eitt inflatiónsískoyti eg haldi eitt endamálið hjá okkum sum hava fingið hanna fram íhjárættin at umboðd fólki í løgtinginum endamálið hjá okkum má vera at gera mun bæði fyri alt landi men eisini í gerandisdegnum hjá fólki og tí haldi g eisini er gott at vit kunnu standa her í dag endiliga og hava fyrstu viðgerð av hesum uppskotinum spenta og ótrygga støðan í heiminum í dag hon ávirkar gerandisdagin hjá okkum allarflestu men hon rakar serliga hart tey ið frammanundan hava trupult við at fáa endarnir at røkka saman tað merkist á døgurðaborðinum har døgurðin kanska er blivin minni tað merkist í innkeypskvurvini ið kanska er blivin lættari oghon í øllum førum blivin dýrari tað merkist eisini tá ið oljurokningin skal gjaldast ikki tí at fólk hava valt tað men tí tey verða noydd til tað og sum sagt so viðgera vit tvey uppskot í løtuni og eg haldi tað sigr eitt sindur um álvaran í støðuni og hvussu týdningarmikið tað er at vit hjálpa frá politiskari síðu í fjør vóru tað sjey hundrað og trýss húski ið søktu um at fáa oljuískoyti fýra hundrað av hesum fingu játpa umsóknina freistin at søkja tá var ikki so langt so tað kann eisin hava ávirkað hvussu nógv søkt tið men tað sigur okkum nakað um hvussu trong støðan er hjá øgiliga mongum húskjum í føroyum og tí er tað neyðugt at vit geva teimum eina geva teimum ið eru øgiliga illa sperd eina hond so at vit kunnu lætta um og geva teimum andarúm í gerandisdegnum

prísvøksturin hann sær út til at halda fram og tað er langt frá øll í megna at standa ímóti tí í longdini og tí er tað gott at tey fáa eina hjálpandi hond nú og tað fegnast eg og vit í tjóðveldi um uppskotið hjá sambandsflokkinum tað snýr seg um at lata eitt inflatiónsískoyti uppá tólv túsund krónur og treytirnar eru ásettar í mun til inntøkug ogn

upp á tólv túsund krónur frá samgonguni inntøkumarkin eru eitt sindur øðrvísi í uppskotinum hjá samgonguni tað er eitt sindur hægri og mann letur eisini barnasparingarnar hjá ungum undir trýogtjúgu at tær ikki telja við harumframt so víðkar mann eisini um familjuískoytið soleis at fíggjarliga sum fíggjarliga sperdar familjur fáa í dag soðes at fleiri kom kom upp í og at familjuískoytið hækkar við sjey hundrað og hálvtrýss krónum perbarinum frá fyrsta juni og ári út eg vóna sjávandi at hetta kann hjálpa atgeva hvíld til tey ið streingjast av spentu støðuni sum eg eisini vil undirstrikva at tey ikki eiga ábyrgdina av við hesum báðum hjálparamboðunum so haldi at vit megna at raka breitt men samstundis eisini neyvt bæði ungar barnafamiljur og fíggjarliga sperdi pensjonistar umframt onnur kunnu fáa lut í hesum hjálparískoytinum tað haldi eg vera gott og rætt uppskotið tað byggir á meginreglarnar meginreglurnar sum oljuískoyti í fjør gjørdi tú e tó ein broyting atútgjaldið ikki er tengt at oljuútreiðslunum men at ógvusliga prísvøkstrinum tað haldi g eisini er gott og so haldi eg eisini vil taka fatur í aftur at eg haldi at at tað er gott at mann tekurhædd fyri í uppskotinum hjá siru stenberg at uppsparingar ella ogn hjá ungum undir trýogtjúgu ikki verða taldar við vit upplivdu jú í fjør tá iðtá iðoljuískoytið varð latið at at tað vóru summi sum fingu noktandi svar tí teirra børn áttu nakar túsundakrónur á einari uppsparing og eg haldi ikki at tað er rakt at tað skal teljas við í felagsognini hjá húskinum eg haldi tað er gott og tað sømir seg at uppsparingarnar fáa frið soesr at børnini ikki verða noydd at tøma teirra barnauppsparingar fyri at foreldrini skulu kunna forsyrgja húsarhaldinum umsóknarfreistin til til hjálparískoyti hon er tretivunda novembur tá eg setti ein nokk so lang freist tí at at prísfólsurin sær út ti at halda fram og tað ali eg eisini gott at mann tekur hædt fyri at tað kundu vera summi sum seinni í ár kom at hava tørv á at søkja og tað eru jú eisini ymiskar treytir broyttar ið gera at tað vera fleiri sum kunnu fáa lut í hesum hjálparískoytinum enn tað vóru sum fingu tað í oljuískoytinum mín vón er at trivnaðarnevndin fer at gerhasum uppskotnum eina góða men skjóta viðgerð soleiðis at vit kunnu lata upp fyri umsókninum til hjálparískoyti sum skjótast og eg vóni eisini at trivnaðarnevndin kann finna eina breiða semju nú er tað tvey uppskot til viðgerðar sum bæði enda í trivnaðarnevndini og tey líkjast í ein ávísan mun so eg hopi at nevndarviðgerðin førir til eina breiða semju og eina skjóta nevndarviðgerðtakkfyri
takk fyri so í næstu røðar á listanum sólvjørð nolsøe kirsvæl
ja til viðgerðar eru sum sagt tvey uppskot um innflatiónshjálp

hálvum ári síðani viðgjørdu vit eitt tað fyrsta uppskotið av hesum slag og tá bleiv sagt at mann vónaði at tað bleiv tað at tann hjálpin sum mann veitti tá fór at vera tann hjálpin sum fór at vera neyðug akkurát av hasum slag í øllum førum men tað hevur so víst seg at tað bleiv tað so tíverri ikki tíðirnar hjá nógvum blíva við at vera nokk so trongar tað sum mann gjørdi tá fyri hálva árum síðani tað var ati krøkja hjálpina upp í oljuprísin orsøkin til tað var tann at tá var tað fyrst og fremst oljuprísirnir sum var farin øgiliga skjótt og øgiliga ógvusligani upp og tað vóru øgiliga nógv sum merktu sviðaná tíð serliga pensjonistar og tað sæst eisini aftur í teimum tølunum sum yvir fólk sum fingu oljuískoyti tað vóru serligar pensjonistar sum í stóran mun pensjonistar sum fingu tað síðani tá eru tíðirnar broyttar ei lítið sindur oljuprísurin er farin eitt sindur niður aftur men prísurin á gerandisførum er framvegis øgiliga høgur og tí hevur mann í hesum uppskotinum eg má farin burtur frá oljuni og til at gera na meiri generella skipanin og tað haldi eisini er er upp á sítt pláss tí sum sagt so er oljuprísurin vinkaður aftur meðan prísurin á gerandisvarnum framvegis er øgiliga høgur og rakar øgiliga hart tað sum er avbjóðingin í uppskotinum sum hesum tað merkjat vit øgiliga væl tá vit gjørdu tað fyrra er tað at tað er øgiliga torført at raka rætt og ein diskussión sum var vit høvdu nokk so javnan tá var hvussu vit funnu fram til hvussu vit funnu fram til ta uppskotið sum rakti rættast tí tað var tað sum øll tey sum ráðgóðu tá søgdu at tað var neyðugt at gera fyri at mann ikki legði afturat tí eldinum sum er inflatiónin men at mann málrætta hjálpina so væl sum gjørligt so har sum hon rakti væl so legði mann ikki afturat afturat teimum trupulleikunum suminflatiónin hevur við sær har ið ein partur av stýrainfilatiónini er at royna ot stýra forbrúkinum tíverri so mangla vit tey amboð at at dríva tann tað slagið av sosial politikki í føroyum vitmangla hagtøl og vit mangla nógva vitan um akkurát tað og tað er ja tað er ikki ein nýggja avbjóðing ter ein avbjóðin hman vit ella trupulleikin mann hevur kent í nógv ár og tann trupulleikin stendur við enn og tí skjýtur mann nokk so breitt fyri at fyri at vera sikkur upp á at í øllum førnum at raka tey sum mann vil og tað haldi eg eisini at mann mann ger við hesum her og men soleiðis um tað er skrúvað saman so eri eg rímiliga sikkur upp á a mann mann mann rakaði har sum mann skal raka tað vísti í øllu førunum við tí fyrra uppskotunum at mann mann gjørdi tað rímiliga væl tað haldi eg

trupulleikar við tí sum hann yvir sá í fyrsta umfari millum annað hetta her ognarkravið hjá børnum sum mann hevði yvirsægt í fyrsta umfari avisu eitt barn var í húskinum sum átti eitt sidur av pengum innístandandi som taldi tað við og tað gjørdi so tað at tað vóru summi sum ikki fingu sum kanska burdi havt fingið tað hevur manst eisini tikið hædd fyri í hesum uppskotinum og tað haldi eg er er er rímiligt eisini

men so er tað tað og ein spurningur ið javnað var frammi eisini seinast mann arbeiddi við hesum her var er hetta tað í samgonguskjalinum stendur at mann vil hjálpa har sum hjálpin er neyðug og tá hon er neyðug so veit eg ikki um hetta er tað átakið sum landsstýri ætlar sær at gera ella mann arbeiðir við fleiri tað kundi hað so sjálvur svara uppá men í øllum førum so siga at tølini framvegis at inflatiónin verðuraltso støðið á inflatiónini verður lækkandi í ár í øllu førn ím mun til fjør men sambært øllum førum imf so verður støðið fg í ár á imflatióni framvegis hægri enn tað var áðrenn korona so tað er lítiðsumd bendur á at tingini normaliserast í ár nærer tað so verður tað kundu betri fólk kann eg svara men eg haldi hetta er sum sagt hetta er einrættur máti at gera tað uppá ein sum eitt eingangs ískoyti at mann hevur kanska eitt sindur laðgaligar treytir í mun til

og eisini í mun til familjuískoytið at mann vildi hækka tað sjandoghálvtrýss krónur um mánaðn árið út eg haldi eisini at tað hevur týdning at tann upphæddin hevur ein eitt sólsetur á mest tí at og tað er eisini út frá tí sum árni skoli tosaði um hasa talvuna á suníggju grundini eigur eitt størri arbeiði at verða gjørt at hyggja eftir øgiliga nógvum av okkara sosialu veitingum tað mann velur at failhækka familjuískoyti nú sjeyhndra ghálvtrýss krónur um mánaðin um ári út í eini málrættara hjálp til fólk sum hava tørv á tí tað er tað er sum so í lagi men í grundini átti mann at hugt eftir øllum sosialum veitingum vit hava í føroyum hvørjar tær eru hvussu tað raka millum annað útførasitalvin sum odni skoli vísti á tí ati í summum førum loysa seg ikki hjá fólki at kanska fáa fleiri veitingar ella fáa hægri løn ella hvat er tí tað hevur við sær at tey í grundini hava minni eftir um mánaðin tey høvdu áðrenn vistu tey farað upp um eitt ávíst inntøkumark so har er kanska ein heil skipan sum skal kannast og tað verður tað slagið av arbeiði verið sjáldan ella ongantíð gjørt í føroyum og tað ertí hava vit kanska fleiri skipanir sum eina ferð tíðin góða øgiliga góðan meining og menn sum hava hava tørv á at verða og kannaðar og um tær stadvek eru skrúvaði rætt saman og um tær framvegis tæna tí endamálið sum tær eina fóru settar í verðina til tað er ein onnur og breiðari diskussión men eg hugsi tað var bara relevant at nevna akkurat í í hesum føri tá ið familjuískaldi eisini verða hækkað fyribils æhso haldi eg ikki at eg sigi so nóg meira um tað tað var tað harra formaður takk fyri
takk fyri so er næstur á røða á listanum er jensa rana
hannager sovæltakk fyri harra formaður hetta er ein góður dagur haldi eg ómetaliga góður dagur at oku hava fingið hesi bæði uppskotini til fyrstu viðgerð ordiliga flott takk teir flokkar sum hava sum standa aftanfyri hetta her sjállvarn er hetta byggir á tað uppskotið sum varð lagt fram í oktoburífjør kom í gildi seksogtjúgunda oktoburfjør um oljuískoytið og men tað er ongantíð so nógv neyðugt sum akkurát í dag at okur fáa hjálpt teimum sum stríðast og sum framsøgukvinnan fyri javnaðarflokkin so flottu legði tað fram tað gera tey og neyðun er stór hjá summum tí nevndi eg eisini hetta her at eg vóni at vinnunevndin kann arbeiða so miðvíst og so skjótt at henda hjálpin kann náa fram til fólk til páskir orpáskir tað tað skuldi borið til at okur megna at at gera skjótt av tá ið tað eru onr onnur ting sum tað viðvíkur so tað burdi okur kunnað eisini nú allir flokkar kappað seg um at lova hvussu skuldi hjálpa teir komu til og kanska fleiri av teimum vunnið atkvøður upp á tað so hetta er klæðiligt fyri løgtingið at at at hetta blívur til veruleikan men so vil líka nevna eisini at okur okur lovaði ymiskt annað eisini millum annað mmigdefirensering og eg haldi hattað er eingin grund til at bíða við tí tað er eingin grund til at bíða tí tað er veruliga nakað sum sum vanligi borgarin serliga tey sum hava ja visti mann ger deferenseringina visti man hyggur eftir hvussu mann ger hana ger hana til lítar so kann tað vera ein ótrúliga góð og útrett hond til barnafamiljur tað vildi eg ynskt at okur kundu farið víðari við og fari at heita landsstýrið um at eisini at fara í gongd við tað lyftið tí tað vóru bæðir samgonguflokkar og andstøðuflokkar sum lovaði tað at tað skuldi vera tað skuldi eisini gerast men okur havikki havt nógv undav síðani harra formaður men tað tað kemur tær eini ivast í tað tað álitið aví og dagurin í gjár var eisini góður eg var ómetaliga glaður fyri dagin í gjár tá ið okur høvdu uppskotið um príseftirlit eisini tí at tað eru fíggjarfrøðingar runt um allan heim sum leggja dent á taðer tað má koma eitt príeftirlit eisini sum kann tryggja at okur ikki eisini fáa eini e kal t brúka læknamál eitt eitt eitt óynskt hjáárin av einum so góðum uppskoti sum tí sum er í dag hetta her at okur bara seta meir meiri ferð á eina skeiva ringrás men príseftirlitið tað var øgiliga jaligt í gjár og eg vóni at tað tann jaliheitin heldur fram etta uppskot sum miðflokkurin legði fram og sum bleiv viðgjørt í gjár og komandi mikudag tá kemur eitt anna uppskot frá miðflokkinum sum ber á samanborð eisini til viðgerðar sum eisini vildi veri ein her og nú latt teg inn í í í tey føroysku heimini so avgjørt tiltrongt og tað er at taka av oljuavgjaldi hetta fantastiska uppskotið sum eg veit ikki um tað er gott væl tjúgu ár síðani eg haldi at tað bleiv konserverað sum gjørdi tað at ó prísurin ág olju upp so minkaði oljuavgjaldi fór prísurin niður so hækkaði oljuavgjaldið men so knappliga so var tað ein samgonga sum helt at tað var alneyðugt atat leggja tað fast og tað skilji eg slett ikki hevði tað havt verið verandi gildi so høvdu okur so høvdu fleiri havt eina minni oljuolju rokning í dag og eg vóni at tá okur fara at viðgera tað mikudagin so so verður tað eisini jaligt jalig viðgerð og soleiðis okur kunna hava fleiri ting sum okur seta í verk príseftirlit oljuavgjald uppskotini í dag og og mvg diferensering so eru okur væl á veg so kunnu okur gera føroyar til eitt eitt lættari land at búgva í hjá øllumtakkr
takk fyri næsta røða er erhard joensen
ger so væltakk fyri harra formaður

at so ella so so kemur hetta her ígjøgnum tað ver kanska meir í formalin í uppskotinum sum landsstýrið kemur við gangi eg út frá tá ið tað er bestemma men tað er gott vist tað kann koma út aftur aftur úr vinnunevndini við eini einum samdari einum samdari nevnd og tað tað rokni eg eisini við at tað ger er sagt nokk so nógv um hvat ið orsøkin til ett her uppskotið er tað er prívstali sum er hækkað betýðiligt

eg las í børsen í gjár at tann nýggi nationalbankastjórin sum er settur har n minnir ykkum á at inflatiónin hon er alt so komin hon hevur bitið seg fasta so hetta er ikki nakað sum okur skulu rokna við forsvinnur í løpið av hesum herárinum ella komandi ár og tað at inflatiónin hevur bit ikki fasta tað er ein nýggjur veruleiki sum okur skulu liva undir í eisini sum sum politiskskipan men sanniliga hvør einstakur hvør einstakur løntakari sum nú skal út millum annað til at forhandlað sær sína løn hetta er nokk fyrsta tíðarskeið í rættiliga nógv ár kanska líka síðani fíggjakreppuna at at løntakarar hava lla hava sæð eina beinleiðis reallønarlekking sum er nokk so vállsom

tað sum er tað er tað at hendan inflatiónin hon er skapt av politikarar so okur verið noyddir so ella so til at lofta teimum sum veruliga koma í klemmi av hesi imflatiónini tað er kanska ikki so øgiliga nógv politikararnur í føroyum tað er meira politikararnar úti í teimum londunum hvar hvar teir hava nationalbankar sum hava prentað pengar nú tey síðstu

øll vistu av at henda inflatiónin fór at koma okur hava so kunnað goymt okum aftanfyri eitt kríggj nú nýliga meni teir prísirnir síggja út til at tava stapiliserað seg gokur hava kunnað goymt okkum astan fyri korona men koronu er lant síðan yvir staðir og avleiðingarnir á korona teir eru eisini útfasaðir meira og minni tað sum situr eftir er iflatiónin og hvat er at berkempanar við tað er rentan so samstundis sum okur hava sæð eina høga inflatión síggja okur eina buldraadirentu so fer beint øvanlig fólk sum í dag hava eitt húsalán upp á ein eini tvær eini tvær tvær ein hálva millión tey síggja fleiri túsund krónur um hvardalið koma upp á renturokningina so tað er ikki bara inflatiónin sjálv tað er sanniliga eisini rentan sum hevur bikið seg fasta e eg vænti eg hopi at hon fer niður aftur nokk so skjótt eitt sum eitt sum eg kundi hugsað mær og fari at heita á á landssyrskvinnuna um at og tað var tí eg tók orðið at og hyggja eftir hvussu eg veit at húsaleiða tað eru fleiri fleiri sum leiðaíbúð í føroyum í dag eisini fleiri fleiri av teimum av av teimum sum vera umfataðir av akkurát hesum her pakkanum sum í dag búgva til leiði og sum framhaldandi koma at búgva til leið leiðan er vekta øgiliga lítil í okara brúkaraprísdali og tí vísir okra brúkaraprístal ein skeivleika øsum eg haldi at mann skuldi fingið tosað viðhægstovuna um at fingið rætta

ílútreiðslurnar hjá tí partinum sum hevur altso sum sum leiðar eri jú ein rættiliga stórur partur av tí samlaða búskapinum hjá tí einstaka hjá tí einstøku

mugu okur fáa rætta upp uppá at bíliksútreiðslurnar verða vektaðar reytt í

hetta kemur sjálvandi at fáa eina góða viðgerð og okur í sambandsflokkinum eru jalið yvir fri hesum uppskotunum og oku sulu nokk vera við í einai einari semju umheftar men tað er øgiliga viktigt at okur ikki fyrigiglokum at hetta her er ein periota sum okur bara skula trýrstur yvir nú tí hetta er nakað sum hevur bikið seg fast og hetta kemur at verða verandi í hvussuso er trýogtjúgu og fýraogtjúgu og kunnu ikki spáa longur men í hvussu so erð hesi her bæðu árini kunu okur hava eina høga inflatión
takk fyri takk fyri so er ein viðmerking bárrasteinils
tað gekk so væl ja takkara formaður ja tað er gott at uppskotini nú eru komin altso eitt sambandflokulagi ella vit løgdu okkara uppskot fram tí at vit sóu ikki at landsstýrið kom í nøkrum men so tíbetur konulandsstýrið nú áðrenn freistin fór við á einum uppskoti og eg vil gera alt fyri at tetta uppskotið verður gott skjótt ígjøgnum at fáa semju um tað men erhard joensen segði her at prístalið skal avspegla tá veruligu býlingshugarereivslar tá ið tú ert rættin altso prísstalið verður jú regulerað javnan seinast fyri ikki so øgiliga nógvum árum síðan har mann ger eina nýggja samanseting av hvussu vørubólkarnir og rentan skal telja og so víðari hvar heldur ella hvussu stór ávirkan væntar erhard joensen ja tann skeiklingin um hon er har hevur á tað veruliga prísstalið og prísgongdina síðst
árini takk fyri so er tað
joensen ger su væltakk fyri harra formaður ja prístalur vður verður javnan dagført trupulleikin er tann at okur hava ikki havt okur hav iki havt tar til sjón í føroyum fyri at hava ein ein ein bíliskt marknaðar altso ein ein leiðiíbúðarmarknaðr og okur vita tað at leiðirnar eru hækkaðar men tann parturin sum eitur altso leiðuíbúður og leiðubílist kostnaður hann vektar so lítið í tí samlaða prísdalinum at hann skal hann eigur at vekta meira tað eri eg ivirvístur um og tá ið hann vektar meira so kemur prísdal so kemur tað at sláa út upp á prísdalið við tað prístalið kemur t hækka men hvussu nógv tað avhangur fullkomiligani av hvussu mann fer at vekta bíliútreiðslurnar í framtíðini men eg meini at tað er at serliga hasin har akkurát hasin parturin eigur at vekta meira í brúkarapístalinum
takk fyri so er næstur a røða hansjaku thomsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður øh ikki tí at eg skal byrja ta kjakið umaftur men okur vóru her í gjár við einum aðalorðaskifti um fyrisiting av okra sjálfeingi har ein stórur partur av kjakinum snúði seg um hvussu nógvum milliónum okur árliga skulu hav stuðla einari vinnu við har stóru partar hennir fór atvinna hundraðtals milliónir um árið í dag viðgjørgur so tvey uppskot um familjuískoytið har okur vilja stuðla illa sperdum familjum sum hava so stórar fíggjarligar avbjóðingar í bestu tíðum nakrantíð uppskotið kostar landinum millum tólv og fimtan miliónir eina ferð harra formaður eg fari ikkiat brúka alt ov langar tíðir tí tað sær út til tí tað sær út til at vera itt mál har tey flestu eru samd men um nakað skuldi ivast í hvørja støðu á onkur av okkara metborgarum eru í so vórðu nakrar av avbjóðingunum hjá hesum føroyinguum so væl lýstar á súsanu bertessen men eg haldi tað er týdningarmikið at vísa á hvussu ymisk kjakið kann vera alt eftir hvat málið snýr seg um tað stóra andsóknan sæst týðiliga um hann lurtaði eftir breddanum í morgun tí meðan tí meðan nøkur í gjár tosaði um hesar hundraðtals hundraðtals milliónirnar í stuðli til vinnuna og tað næstan var kappbjóðað um hvussu stóran part av hesar stuðli og skulda lata vinnuna sleppa at eiga s var kjakið breddandi morgun meira um hvussu mann tryggjaði at eingin fekk ov nógv ella nakar fekk av órøttum og tá eg lesa uppskot frá sambandsflokkinum sum annars er eitt gott uppskot so eru tay í sama kóri har atlit skuldu takast til búskap og at húskið munni mugu laga seg til broyttar umstøður framvegis og onkr av røðaranum her uppi hava eisini havt tað orðið tá kir lurta eftir viðmerkingunum so skulu allar møguligar útrokningar til fyri at vita um tað yvirhøvur loysi at arbeiða tí mann kann bara søkja um stuðul her er talan um eina eingangs hjálp heta er ett uppskot um at hjálpa fólki í trupulleikunum fer ikki at siga kreppu tað er ikki altíð ei spurningur um at arbeiða meir nógv vis tú ikki øll av hesum fólkunum r helst í einari støðu har tey neyvan hetta neyvan ber til at tey kunnu arbeiða meir harra formaður onkuntíð ynski eg at politikarar í di somu fyrivarnir tá tey tosaði um vinnu heldur enn menniskju tá ið egog hoyri onkra tosa um at onkur ferð ov nógv við almennari hjálp plagi eg at spyrja tey um tey høvdu vilja býtt um við hesum fólkini so er svarið altíð treytaleys nei hvat er so trupulleikin men nú viðgera okur so hetta uppskoti um familju ela hesi uppskotini um familjuískoytið otað er so gleðiligt at hetta upskotið er komið okur veru fleiri sum eftirlýst í uppskoti undir fyrstu viðgerð av fíggjarlógaruppskotinum og heitti á landsstýrið um at skunda undir hetta arbeiði og tað hevur gingið skjótt hetta uppskotið líkjast uppskotinim frá farna landsstýri og uppskotinum frá sambandsflokkinum so ok kunnu helst vænta eina breiða semju um eftar her í hesum uppskotium eru allíka nakrar avmarkingar strikarar ímunt til uppskotinim frá seinasta landsstýri og og sambandsflokkinum tað er til dømis ikki longri ein forðing fyri at fáa stuðul at eitt barnið í húskinum hevur eitt aeina barnauppsparing ið helst í bundin til barnið einaferð í vaksið persónliga haldi eg at mann skal hava so fáar treytir sum gjørligt tá mann letur fólki slíka hjálp hesin fólk eru ikki komin í slíka støðu við vilja oku kunu helst vænta at tað eru fleiri ið ikki vilja søkja um slíkan stuðul tí tað kann kenna sum okkurt slag av skomm ella onkursvegna onkursvegna kennist tað sum eitt persónligt bakkast at skula søkja um almenna hjálp tí skal tað eisini vera so ómakaleyst sum møguligt at søkja um hjálpina og fólk eiga yvirhøvur at sleppa undan at leggja altará lív á blik fyri at kunna verða góðtikin til at fáa fíggjarligan stuðul men sum eg nevndi so eru útlit fyri at fáa eina breiða semju um hetta uppskotið og í trivnaðarnevndini fara ivaleyst at viðgera tað við vælvild og í skundi takk fyri haraformaður
takk fyri so er tað erling eidesgaard sum næsta á listanum
ger so væl takk fyri ja nú tók hansjaku thomsen næstan orðini úr munnuná mir talan hjá súsani bertelssen n rørdi meg virkuliga um ata her hasar her familjurnar sum sum standa illa í tí og ja eg noyðist at taka orðið tí ati nú hoyrdi eg at helgi abramsen og solvitt nólsøe teir teir vóru nógv inni á hasum her teir hugleddu um táma nú fera at gara út at mann oysir pengar út at mann mann skjýtur forbreitt og og tað var snakkað um at tað fer t skapa ein prísvøkstur tað fær fer at økja um inflatiónina at okur fara at at alt fer út at koyra av hesum her at mann koyrir eitt sindur av pengum út til nakrar fíggjarliga sperdar familjur hetta ernakrar familjur her eru talan um trý fýra hundrað familjur sum kanska fáa ráð at keypa smøruð og mjólk og og eg haldi tað stendur í skríggjandi annsókn við ta kjakið sum okur høvdu í gjár um sjálfeingi har mannhar mann snakkar um at rhar somu menn sum eru bangnir fyri at at tað at mann gjarar eitt sindur út til tey sum illa nokk fáa endarn at røka saman ati at at at at mann ikki tá snakkar um at tað kann skapa inflatión og prísvøkstur at mann gjarar út til ovurstór og rík reiðarí og og alifeløg eg forstant ikki tankagongina tað má eg siga akkurát sum er okur hava upp á taðru síðuna reiðaríur og alifeløg sum klárar at keypa skip og og og andlegg sum kosta hundraðtals milliónir og og mann mann gretur um at tey skula fara út út í ta støðu at í staðin fyri at klára at betala andleggini aftur upp á fimm ár so skulu tey kanska betala taðup upp á sjey ár og samstundis so snakkar mann um at hetta her at mann gjarar tólv túsund krónur út pluss eitt sindur sjey hundraðog álvtrýss krónur um um mánaðin at tað skal fara at skapa tann øðra prísvøksturin og tað øðru inflatiónina eitt annað sum sum sumsum eg býti merkir í tað er at okur hava sjómannafrádrátt sum altso fer til nakrar sjómenn sum hava nógvar pengar fyri fyri tað mesta og tann kostar fjøruti milliónir um árið og htaokur snakkað um sjey komma tvær milliónir um árið eal eg haldi sletkiki okur pjøvast at kjakast um tað yvirhøvur eg haldi at her skal man set ik halda seg aftur skal mann simpulten bara lata slúsurnar upp takk fyri
takk fyri so er tað viðmerkin frá
helga abramsen ger so væl ja harra formaður nú veit eg ikki hvussu erling eidesgaad hev lurtað eftir mínari røðu men hann hevur hvussur hoyrt tað øgiliga illa altso vit eiga annaðav hasum uppskotinum og eg taki fult undir iðhesum uppskotinum e hali e rætt at gera hetta her tað sum eg sigi tað er hví ger mann ppá hendan mátan hví skjútur mann ikki broytt yvir flokkin tí tá kanst tú skapa ein ein prísvøkstur sum ger tað eingi fart nytta burtur úr tí tí halda eg tað er rætt at gera uppá hendan mátan tað tað eg segði eg havi ikki sagt at hetta er at oysa út og gjara út og alt møguligt hetta her er rætt at gera tað er tí vit tað skot p

takk fyri so havi vit møguliga hoyrt skeivt eg helt meg hoyra at tað bleiv sagt at at mann oysti pengar út og at mann skeyt forbreitt takk fyri
ja takk fyri so er tað siristenberg til handsstýriskinna sum fær orðið
og eg fari eisini at takka fyri nógvar góðar røður og nakrar seta tingini meira í perspektiv enn nakrar soleiðis vildi tað altíð vera okur viðgjørdu einum hjálparpakka í oktobur í ella í tveyí oktobur tveyogtjúgu kom ein hjálparpakki ígjøgnum og neyðin var stór tá og hon er bara vestna kann mann siga nú í bestu tíðum og okur hava so sitið knappa tríggjar mánaðar og eri so komin við einum nýggjum pakka fyri at hjálpa teimum sum eru ringast fyri tað sum mann hoyrir og sær tað er at tað er øgiliga trupult hjá nógvum at fáa endarnur at røkka saman mann hoyrir um fólk sum fara at keypa inn so er kortið avvíst mann hoyrir um tær hjálparfelagsskapur sum arbeiða við at lata fólki mat og kleðir at teir hava ongantíð havt meira at gera enn nú at teir eitt sindur í næstan í loyndum royna at avgreiða hesi her viðurskiftini tí at fólk hava eitt sindur ilt við at venda sær og vísa hvussu stór neyðin er okur síggja eisini at prísirnar á gerandisvørum hekka næstan fyri hvønn dag man tora illa nokk at keypa inn ø og alt tað sum er sunt og gott tað kostar ordiliga nógv og tað sum kanska ikki so sunt tað kostar minni so tað vil siga tað at ert tú illa fyri fíggjarliga so ert tú eisini ein størri resiko fyri at vera illa fyri heilsuliga og tá ið prísvøksturin er høgur og tíðirnar eru ringar so rakar tað sjálvandi altíð harðast tey sum hava tað truplast frammanundan og tað kann vera støk sum hava børn tað kann vera pensjonistar kanska serliga tey sum eru støk og tað eru ymisk ymiskir málbólkar sum sum sita hart í tí tað sum okur so mæla til í hesum uppskotinum tað er at mann kann søkja um eina inflatiónshjálp sum tað verður rólpt at hjálpar ískoyti sum eru tólv túsund krónur og tað er tað sama sum mann kann siga sum eru í uppskotinum hjá sambandsfloksinum og tað kravið sum var í fjør at tað slat verða knýtt at oljuni tað er so tikið burtur tað sum okur sohava tikið við afturat tað er tað at tað markið tað inntøkumarkið sum varð ásett fyri pør tað okur hækka við hálvtrýss túsund krónum og okur hava tikið tað kravið um barnauppsparingarnar burturúr soleiðis at at børn undir trýogtjúgu ár kunnu eiga hálvtrýss túsund krónur á eini uppsparing fyri at málrætta uppskotið eit sindur betur og tað er eisini út frá teimum royndum sum blívu gjørdar tá mann er inn og hyggur eftir hvussu nógv fingið seg stuðul seinast tað vóru gott fýra hundrað og hálviesv ikki minst tað rætt og øgiliga nógv pør komu ikki ígjøgnum tí at tey komu fá skjótt upp á markið sjálvt um tey sótu ordiliga høgt ella hart í tí tí havi e tikið tað við og eisini nógv sum folli upp á ter við barnauppsparingunum so tað er so tikið og so haldi okur hava eina eina aðra ordiliga góða broyting og tað er hetta her við at familjuískoytið hækkar við sjeyhundra oghálvtrýss krónum um mánaðn per barn í tí skipanum sum elnars er og tá ið mann tekur samanum børn sum liva í fátækt so veit mann tað at tað hevur avleiðingar fyri teirra lívsleið og serliga eisini tað at liva í fátækt í styttri tíð og tað er eisini gjørd gransking um tað at til dømis ein støða sum er eitt vanlig visti mnn kann siga a okur høvdu sikkurt øll klárað tað her inni men tað er ikki tað sama at vera barn vsvilt siga a barn ligur í fátækt til dømis í eitt ár so kann mann mála tað aftur seinni í lívinum við í sambandi við teirra útbúgving mann kann eisini síggja tað í sambandi við at tað er eitt leysari tilknýti til arbeiðsmarknaðin og truplari familjulív so tað tann tær tar avgerðirnar sum okur taka her inni í dag tær hava týdning fyri lívsleiðina okra børnum ogtí tí er tað øgiliga viktigt haldi eg at hava tað við og so er tað so kann mann siga hin parturin av tí at ímynda sær tað at verða hildin uttanfyri tí mann veksur upp í eina familju sum ongantíð hevur ráð til nakað mann verðr kanska skerdur í mun til felags lív ella feriur ella føðingardagar ella ella bara hesar dagarnar sum hava verið nú at at eiga kavaklæðir og kavaskógvar og annað sum kostar nógvar pengar eg haldi eisini øll okurt sum eru her inni síggja hvønn einasta dag tá ið okur keypa inn hvussu durti blívið og okur fáa góða løn øhmen tað má ikki gera okum blind fyri hvussu fólk liva sum hava verri fíggjarlig kor ø og og okur mugu hugsa tann tankan eisini hvussu tað má kennast ikki hava til mat og hvussu má tað vera at liva í eini familju at vissu til dømis vaskimaskinan brotnar ja men so kanst tú ikki ganga fimleikk meir ella eitt ella annað tatað er sovorðnur væl sum nógvar familjur standa í tí tað eru so øila nógv ting sum mann kann taka fyri givið visti mann hevur ráð og sum mann slett ikki kann ímynda sær visti mann ikki hevur ráð so alt hetta her tá mann altíð snakkar um at pengar ikki alt tað kann mann bara siga vissi mann visi mann hevur pengar tað er hvussur ringir at mangla okur hava so roynt at at málrætta uppskotið so gott sum okur hivir høvur kunnað men tað er ikki so einfalt at gera tí at okur hava eitthagdals grundarlag sum er eitt sindur veikt og okur hava eisini for lítla sosialgransking í føroyum okur mangla tøl upp á upp á altso livirkorstøl kann mann siga generelt manglokkur men okur hava so roynt at gjørt tað sum okur kunna og tað sum eg hoyri út frá hasum orðaskiftunum so haldi eg tað at tað fer at vera góður møguleiki fyri at fáa eina breiða semju tað er eisini nokk sum tíðr upp á at inflatiónin verður drúgv og tí er hetta ikki eitt kanmansiga eitt varandi uppskot men kanska meira ein fyrstahjálp til til tann sum bløðir okur koma ikki uttan um eisini at tosa um tað at skula hækka tær lægstu lønirnar og koma heldur ikki uttan um tað at fólk muga kunna arbeiða fulla tíð og okur koma heldur ikki uttan um tað at fara at viðgera hvussu mann kann tryggja a fólkið góð lívskor tí tað má vera soleiðis at mann má kunna liva og forsyrgja sær og sínum av einum vanligum arbeiði tað ber ikki til at mann skal hava tvey arbeiðir ella ella eittlannað altso høgar akademiskar útbúgvingar fyri a bara atkunna seta búgv tað tað tað muguvut gera nakað við ø so at í hesum førinum royni ekur at bøta um gerandisdagin hjá fólki gerandisdagurin er faktiskt lívið altso tað snakka um at hava tað gott ein eina viku enda um ári ella eina summarferiu ella eina jól ella jól ella hvat tað so er vissti gerandisdagrin ikki góður so eri hinligarnir heldur ikki so tað er eitt sindur tað er eit sindur har okur eru og so veit eg gott tað at tað er vansar eisini við hesum uppskotunum og odni skoli vísti g á tað til dømis hesa her kurvina sum fylgir við at visti tú kemur altso at at tað tú kemur upp tilettvistmark har tað er trupult at fáa meira inntøku sjált um tú arbeiðir meira tey tingini mugu sjálvandi eisini hyggja eftir men tað frítøkur okum ikki far at gera nakað her og nú so tað er akkurát sum at at leggja tað soleiðst til rætta saman royna at fáa hetta ígjøgnum men samstundis arbeiðir við øðrum uppskotum á á tí langa bananum og har kann eisini tað við at hyggja eftir sjálvar skattaskipanini sum sum rutt vang situr við eisini vera eit uppskot sum okur farat hyggja eftir eftir saman saman við barnafrádrátt ørðum so eg haldi at tað tað var tað sum eg havi at siga og eg hopi at uppskotið verður nokk so skjótt úti aftur tí haldi eg nógv bíða men sjálvandi nevndin hevur ábyrgd av tí takk fyri
takk fyri so var onkur viðmerking
annika olsen ger suvæl ja takk fyri ja eg vil takka landsstýriskvinnuni fyri at hon hevur borið so skjótt at at okur longu nú kunna viðgera hetta uppskotið og eg eri eisini samdvini í tí at hetta her skal vónandi ganga skjótt fyri seg í nevnd soleiðis at pengarnir kunna koma út til hesar harðsperdu barnafamiljurnar eg kundi hugsað mær at spurt ella kanska eisini sum ein viðmerking eg hugsi at nógv vilja faktisk ikki fram við hvussu trupul støðan egentiliga er altso mann hoyrir dagliga tey sum býta mat út til tey ymsu heimini at tey síggja ein ein heilt annan málbólk altso heilt ganska vanligar familjur sum hava vanligar høgar inntøkur eru komin øgiliga illa fyri so eg trúgvi at okur hava øgiliga nógv skuggatøl lat oku slu ik síggja hvussu trupult nógv húski hava tað í tí føroyska samfelagnum so tí vil eg bara siga tað at hendan her hjálpin er øgiliga kærkomin hjá mongum og takka landstýriskvinnuni at hon hevur verið so beina sum arbeið
ja takk fyri so er tað siursostember ger so væl
ara formaður og takk til aniku olsen jg eri púra samd okur hava hvussu roynt av skundtokum og kanska er akkurát hetta her við at hava tað fíggjarliga tungt er tað er knýtt at nógv meira tapu og eisini stekomatisering enn mann ger seg farum tað er hvørfall nakað sum fólk royna at krógva okur hava faktiskt foforlítla vitan um tað okur burdu havt nógv meira á setrinum eisini við sosialgransking gransking í livikorum og og betri tøl eisini hagstovuni innan fyri fyri hetta her øki tí at tað er eingin ivi um tað at tta hetta her begrepi sum vørkingbor at okur hava nógv fólk sum eru til arbeiðis einasta dag men ikki klár at forsyrgja sær at tað tað eru hvørfall sær út sum at vera ein vaksandi bólkur og tað er álvarsamtk
fræg takk fyri so er tað elsbøtt með setri skúlastødd
ger sovælja takk fyri og takk fyri eina góða og upplýsandi røvi frá landsstýriskvinnuni hon hevur í hesum her uppskotinum hevur hon lagt eina talvi við sum vísir fakta og fakta er at eitt intervalluppá ini hundrað túsund krónur at tú kemur ikki forbí ella tað loysir seg ikki at arbeiða í hesum her intervallinum altso tað vil siga tú skalt forbí hundrað túsund krónur áðrenn áðrenn tað loysir eg ætlaði at spyrja landsstýriskvinnuna um hon fer at gera nakað við hetta her tí at tann tíð tað var fyri nøkrum árum síðan tá var tað fólkaflokkurin og tjóðveldið sum fingið botnfrádráttin broyttan soleiðisnr at tar raktu akkurát hesi fólkini sum hava so lítla inntøku at ter fingu meira útbetalt og tað er har ið eg haldi tað haltar at fólkið fær for lítið útgoldið so eg ætlaði at spyrja landsstýriskvinnuna um um fer at arbeiða við tí
takk fyri so er tað sigur í stemmi
brg ger su væltakk fyri hara formaður og takk til elspet mersetis gunlesdóttur ja eg haldi tað er ein ein relevantur spurningur at seta tí ta tú hevur eitt interval sum er næstan uppá eini hundrað túsund har tað faktiskt ikki gevur nakað serligt meira at tú arbeiði meir so má mann fara ot hyggja eftir allari skipanin tað er ikki vist atað e akkurát hetta uppskotið sum er forðingin men mann má hyggja eftir tí í síni heild tí tað er eisini nakað við at kemur tú fó fór altso upp um eitt vistmark so kanska tú missur eitt frípláss altso ru fleiri altsotað er fleiri skipanim sum spæla saman sum má má hyggja eftir teimum akkurát sum í eini heild fyri at finna út av hvussu mann kann gera tí at okur hava eisini brúk fyri at at fólk eru til arbeiðis tí our hava stóran tørv á starvsfólkum so tað má eisini vera eggjandi at at arbeiða
takk fyritakk fyri so varð enda fyrsta viðgerðin liðug av løgtingsmáli nummar seksoghálvtrýss og løgtingsmál nummar einoghálvfjerðs og tey fara so tað var so beint í trivnaðarnevndina vit fara so til næsta mál á skránni tað er løgtingsmál nummar tveyogtrýss sum eitur uppskot til ríkislógðartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning om ikrafttretivin forferðuini af lóg um endringarflóg um klagatningsg innan forsunnusvesinet regulering og forrenning af statningxogottkørulsis beløp og eg skal hava fragufólk fyri flokkarnar fyri javnaðarflokkin er tað hansjaku thomsen fyri sambandsflokkin helgi abramsen fyri fólkaflokkin hjørgin niclasen fyri tjóðveldi hervør polsdóttir fyri framsókn sólvit er nolsøe og fyri miðflokkin jenus arana og fyrst at røða verður hansjaku thomsen fyri javnaðarflokkin ger sovæl
ja takk fyri harar formaður hetta er eitt lógaruppskot um at seta í gildi fyri føroyar annordning um mikrafttretivin forferðini av lóg um endring av lóg um klageog ei statningságang inni forsunnilsveset regulering og for rentingar fyri statningsog gotkørisisbiløp hett e eitt uppskot um at mæla ríkismyndugleikunum til at seta í gildi fyri føroyar henda hesa annorgning orsøkinar til uppskotið er at pásjentestatningurin í nógv ár hevur brúkt somu mannagongd tá tey hava viðgjørt endurgjaldsmál um borgarin verður mettur at hava rætt til endurgjald verður borgarin vanliga biðin um ymiskar upplýsingar til dømis upplýsingar um útreiðslur í samband við skaða og mista inntøku í pstat hevur tørvág fyri at kunna áseta støddina á endurgjaldinum støddina endurgjaldini verður ásett við støði í annorning nummar fimm hundrað og tveyogfýrs av trýogtjúgunda juni í tvey túsund og átta ám mikrafttretil forferðuni af lóg ám miversatningsansvari endurgjaldslógum mannagongdini verið at renta veð roknað fyrsta nei ein mánaði eftir at persóntstatningurin hevur móttikið viðkomandi upplýsingar frá borgarunum tann fjórða desembur tvey túsn og tjúgu feldi hegstur eftir dóm hesum viðvíkjandi og staðfesti at nýtta mannagongdin ttil renturokning ikki hevði heimild ti lógini sambært tekstareftir skal renta tilskivast fyrsta mánaði eftir at páskentir statningurin hevur móttikið nøktandi upplýsingar til at kunna avgera hvørt borgarin hevur rætt til endurgjald og tískil prinsippunum kann taka avgerð u málinum í kjalarvørnum av hekstarættardómaran hevur fólkatingið samtykt eina broytingarlóg ið eg vissir at renta skal tilskrivast endurgjaldsupphæddini um so er at endurgjaldið ikki er goldið í seinasta lagi fimm vikur eftir at pásjentastætninguin hevur tikið avgerði um málinum í hesum føroyska rentan roknast frá tí degi avgerðin bleiv tikin á skentastatninguni hevur so heittá heilsumálaráðið um at broyta føroysku lógina soleiðis at hon samsvarar við donsku lógina og sambært galdandi lógini er tað pesjentstatningurin í viðgerð og tekur avgerð um endurgjld skal veitast støddum endurgjaldinum verður avsett í støði í andordningunu fýr hundaðo veyogfýrs um ekforferðrini af lóg um er sætningssansvara nevnt íáðn endurgjaldslógina endurgjald verður veitt fyri heilsuútreiðslur og aðrari útreiðslur íð viðkomandi hevur havt orsakað áv skaðanum á skaðanum mista arbeiðsinntøku mistan arbeiðsførleika tortosviga og varandi mein um so er at tann sum hevur fingið skaða og sum er fevndur av lógini doyr orsakað á skaðanum hava tey avvarandi rætt til endurgjald fyri mista forsyrgjara og útreiðslur standast av eina jarðar ferð endamálið við uppskotinum er at dagføra kongligu fyriskipanina soleiðis at føroysku endurgjaldsmálini verða renturoknað á sama hátt sum líknandi donsk mál og at tann føroyska lóggávan á økjinum fæst í samsvara við danska lóggávur so í stuttum snýr broytingin í donsku lógini seg um at áseta greiða reglur fyri hvussu endurgøniniskulga renturoknast dómurin í hægstarætti viðførdi at renturokningin bleiv sera umsitingarliga krevjandi og væntandi fór viðgerðartíðin at vera munandi longri enn higartil í danmark í danmark ynskti mann ikkja at viðgerðartíðin skuldi leingjast munandi samstundis sum mann vildi tryggja at borgarinum ikki fekk eitt fíggjarligt tap grund á at lógin var broytt við hesum uppskotunum væntar mann at samlaði útgjøldini verða á leið tey somu sum áðrenn lógarbroytingina uppskoti kann hava fíggjarligar avleiðingar fyri landið tí uttan lógarbroytingina verður mett at umsitingin av endurgjaldsmálim fer at vaksa munandi umsitingarligu fylgirna vera at tað verið lættari at umsita í heilsumálaráðnum við hesum broytingum uppskotið hevur eisini avleiðing at viðgerðartíðin verður væl styttri hartil verður størri skgni bæði mun til avgerðina og hvussu endurgjaldsupphæddin verður rentu roknað við uppskotunum verður rentat roknað frá endaliga avgerðardegnum takk fyri frú
ja takk fyri har eru ikki nakrar viðmerkingar og tann næsti at røða er helgi abramsen
ja frú forkvinna tað er ikki nógvur politikkur í hesum málinum hetta er ein meira teknikur enn politikkur tað er soleiðinar at mann hevur hetta herpaskent erstatningin í danmark og og sum eisini er galdandi fyri føroyar hvar ið fólk sum fáa skeiva viðgerðir í heilsuverkinum kunnu fáa endurgjald og tað eru dømi um at onkur hevur fingið ógvusligar bvrgr av av einii vaksinu til dømis og onkur er kanska deyður av smittum sumtey hava fingið á einum sjúkrahúsi ella einum eldrasamboynd el ella ellisheimi og so kunnu tey fáa avvarandi fáa statning tað er soleiðsiar hetta virkar men í tey túsn og tjúgu so so var tað hægsti rættur komin tilta niðurstøðu at ati onkrar mannagongdir sum pasjentstatningurin brúkti til at rokna ræntu tað hevði ikki heimild nakrar lóg og tí tók mónt úr danmark og broytti lógina soleiðinar at hendan heimildin kom up á pláss og tað sum hetta málið ið stuttum snýr seg um tað er tað at mann vil hava her eisini galda í føroyum at fáa tar rætta so tað sum vit skotið upp er at løgtingið skal mæla ríkisminuleikuum til at seta í gildi fyri føroyar uppskot um annorning um ikrafttretini forferøvuni av lóg um endring av lóg um klak stattingsatgang innan forsunnilsversuna tað vil siga at mann vil hava løgtingið at samtykkja broytingarar í donsku lógini og at tær eisini verða galdandi fyri føroyar so tað er tað sum hetta stutta snýr seg um eg hald að ikki so nógv meira at siga um tað hetta er nokk nakað ót av teimum málunum sum h bara skulu koyrast ígjøgnum takkfyri
ja takk fyri og tann næsti at røða er jørgur niclasen
frú forkvinna í gjár tosaðu vit um rullandi fiskiloyvir og hetta uppskotið sum kemur sær út til at vera eitt sovorðt óskyldu sum bara rullar ígjøgnum h men eg vil siga at tá mann lesur hetta uppskoti so blívur man eitt sindur kløkkur tí hvønn er tað mann ger hesa lógarbroytingina fyri

pasjent er statning altso her er ein ein ein paskentur sum er skeivt viðgjørdur ella av onkrari orsøk hevur ligið eitt eitt eyka main og mistinntøku og hvat veit eg altso eitt fólk sum eg komi meg ikki ja eisini fíggjarliga í neyð og so víðari spurningurin sum sum so verður settur í hesum uppskotinum er nær skal mann rokna rentu um viðkomandi hevur rætt til einari stætning h og eg sum sum eg lesi hetta uppskoti so skal mann fyrst viðgera eftir einari lóg um mann hevur rætt til at fáa kemr mann so til ta niðurstøðu at mann hevur rætt til at fáa so skulu aftur fleiri upplýsingar og so aftur e viðgerð eftir einari aðrari lóg so eg ímyndi mær kanska vit kunnu fáa tað upplýst frá landsstýriskvinnuni ella í nevndini hvussu langa tíð tekur so vanligani ein slík viðgerð eg ímyndi mær hetta tekur ár og kanska í summum førum fleiri ár og í øllum hesum tíðarskeiðnum fær viðkomandi einki og tá ið so viðkomandi einaferð fær so sigur hetta uppskotið at mann skal ikki rokna rentu upp á hetta tíðarskeiði altso tað endurgjaldið sum mann fær fimm ár seinni tað er jú fyri tað sum hendi fyri fimm árum síðan og hægsturættur sigur jamen so skal mann rokna rentu fyri ta tíðarskeiðið ja tað tað ljóðar rímiligt men tá ið eg so lesi uppskotið um hví mann kemur við tí so hava myndugleikarnar í hesum førum danski myndugleikar drassa onkran ígjøgnum alt rættarsystemið býrættin og og landsrættin heilt upp í hægsta rætt har ið hægstu rættur sigur myndugleikarnar hó hó hhó tit skuldu syrgja fyri at rokna ræntu og tað vil siga at myndugleikin tapti hóast teir hava drassað onkran borgara ígjøgnum alt hettar her aftan á alt tað sum viðkomandi hevur verið ígjøgnum í sambandi við so sigur mann ná tað var ikki gott hægstarættin skuldi siga hattær har so broyta vit bara lógina soleiðis at okkara mannagongd sum vit gjørdu árin verður galdandi at tað virka akkorsum hvør skal nú vinna altso er tað er tað hægstu rættur ella er tað er tað tey sum viðgera og og hatta hava vit sæð fyrr hatta dámar mær ikki so vil mann í hesum uppskotinum broyta tað til at viðkomandi heldur skal fáa tað prístals regulerað tað vil siga at fái eg nakað í dag fyri nakað sum hendi fyri fimm árum síðan so fái eg endurgjald eftir teimum upphæddum sum eru galdandi í dag og ikki teimum sum vóru fyrt fimm árum síðan og afturfyri so er eingin renta

tað tykir mær órættvíst tí eg meini at tá ið mann søkir so seigur útgangspunkti altíð at vera tann dagin ið mann søkir gevið so viðgerðin viðhald so skal tað sjálvandi roknast renta frá tí degnum mann søkir og fram til dagin í dag og upphæddirnar skulu tá ikki vera prísalsreguleraðar men vera

tað verður sagt í uppskotinum at grundgevingin fyri at mann ger hetta her er fyri at stytta viðgerðartíðina so er tað eg fari aftur í fólkaskúlatíðina tí hvussu stutt veranda viðgerðartíðin nú altso munurin er at upphæddin skal vera prístalsregulerað fram til dagn í dag alternativt so skulu tey rokna rentur frá fimm árum síðan og fram til dagin í dag og og eg minnist frá fólkaskúlanum altso at rokna rentur er ikki so innviklað altso tað tekur ikki so langa tíð ltso eg vil siga at tað vvið hesi embandsfólkini brúka so nógva tíð upp á renturokningina so so fari eg at bjóða meg fram at rokna tað fyri tey altso eg skal eg skal hava einki a hava haftur fyri tí t tað er neyvan so nógv mál altso so eg keypi ikki hatta hrokna rentur í mun til at brúka prísasigulering har er eingin munur á viðgerðartíð men nú komi eg til tað næsta tað kemur hetta her uppskotið kann í besta føri elva til longri viðgerðartíð tí at nú bihøvast tey slekkiki at rokna renturnar og tað vil so siga at tað ger einki um tað tekur langa tíð at viðgera tað hevur sum so ongan týdning tí at eingin kemur at síggja tað allíkavæl í staðin verður tað renturokning so koma aðrumyndugleikar og politikarar at síggja hvussu nógv kostaði nú øll henda viðgerðartíðat vit kanska okkurt árið síggja at her eru seks milliónir útgovnar men av teimum eru tríggjar milliónir rentur simpultenn tíman hevur brúkt so langa tíð um hettar her at renturnar eru nú blivnar líka nógv sum sjálvt útgjaldið og tað veit eg tað dámar ongum í fyrisitingini at tað skal síggjast men eg vil gjarna síggja tað eg vil gjarna síggja hvat hevur hendan her drúgva viðgerðartíðin kostað so viðat vit høvdu sæð tað so høvdu vit fingið styttri viðgerðartíð við at samtykkja hetta uppskotið ivist eg ikki í at viðgerðartíðin verður kanska heldur longur

sjúklingin øh tað verður sagt í viðlagd uppskotinum sum er tað danska uppskot sum fór á fólkatingi at hetta verður gjørt fyri at spara pengar ókey visti mann sparið pengar so kann tað bara betýða at persenturin fær minni ja ella spara man ikki pengar altso t tað tað er væl har mann skal spara hatta har við renturokningina tað skal vera ein øgilig sparing so havi eg longu bjóðað meg fram at rokna rentuna fyri tey tí tað ur ikki langan tíð so onkursvegna vil mann ganga ímóti hægstarætti fyri at kunna rinda minni út til hesi fólkini sum eru komin illa fyri so eg eri komin til ta niðurstøðu at tað er ikki rímiligt tí eftir hesum lógunum so hevði viðkomandi rætt til erstatning fyri at lata okkum siga fimm árum síðani hann hevði rætt til einar statning tá men hann fær hann ikki fyri nú so er tað allarminsta at mann roknar rentur fyri tað tíðarskeiðið aftur til tann dagin tá mann burdi fingið tað er øll rímiligaheit í mínum høvdi sum sigur tað har haldi eg ikki ein prístasigulering í góð nokk tað er simpultenn ein rentu rokning jú longri tíð myndugleikin brúkar at viðgera tað jú meir at verða renturnar og vit politikarar koma at síggja hvat hendir við sær viðgerðartíðini so eg vil siga atta upp á tann mátan

tá tað kemur til myndugleikan viðvíkjandi viðgerðartíð og viðgerðarting ta s tungt er at viðgera slík mál so ger hetta uppskotið tað einki lættari øhog tá tað kemur til viðgerðartíð so kann hetta upso kemur hetta uppskotið absolutt ikki at stytta nakra viðgerðartíð kanska heldur øvugt øhog við skipanini sum hægsti rættur hevur dømt so vil tað stytta um viðgerðartíðina tí ella koma vit at síggja við renturokning hvussu nógv hendan viðgerðartíðin hevur kostað og tá tað kemur til sjúklingin sjálvan so vil eftir verandi skipan viðkomandi fáa eina heldur størri upphædd útgávuna tí tet hava rent og roknað men minnist tú til viðkomandi fær tað nú men skaðin hendi fyri árum síðani so tá kann tað ikki vera rímiligt annað enn at tey fáa rentur so mín niðurstøða aftan á hava lisið hetta uppskotið er at eg havi ikki hug at taka undir við hesum her hetta her er eitt uppskot sum mínum tykki er gjørt bara fyri fyrisitingina sjálva fyri ikki alt skal síggjast hog eisini fyri teirra stoltleika tí at hægstu rættur nú gav pasentunum viðhald so eg haldi ikki at hetta her er eitt gott uppskot fyri pasjentar og tí havi eg ikki hug at taka undir við hesum málinum takk fyri frú forkvina
ja takk fyri og tað er ein viðmerking útsal jensarana gerst væl
ja so er spurningur hvuss tað verður tá ið tað verður negativ renta eisini og sovíðari men áhugavert hevði verið fingið at vitað um um hetta nýggja starvið hjá jørgum niclasen um tað verður í føroyum at roknar rentur fyri føroyingar ella tað vera ír danmark eisini ella bæði støðini tað okur fara saknar hvussu saknorð verður í meni tað sum eg hugsaði um tað er heta her viðtjokur ikki atkvøða fyri hesum her kann kann røðarin tá fortelja hvat so hendir vistað nú hendir at okur siga nei hatta vild egkur einki ha við at gera millum annað bygda tað sum røðarin hevur sagt hvat hvat hendi so
ja takk fyri og so er tað røðarin jørgen niclasen
ja eg vil fara eitt stig longur eg hevði viljað at mann fór til at mann ásetti í lógini at rentan verður roknas frá tí degin mann søkir men fella vit hetta uppskotið so er dómurin í hægstarætt ir galdandi og tað vil siga at rentur skulu roknast frá tí degi man hevur fingið nøktandi upplýsingar og og spurningurin er eg dugi ikki ordiliga at síggja nær tað er um um tað er tá mann hevur sent umsóknina við teimum upplýsingum sum eru ví ella tað er tá ið allar upplýsingar um møguligan lønarmiss og annað miss mann hevur havt so eg dugi ikki ordiliga at síggja hvar tað er men eftir mínum tykki so áttu vit at farið longur enn hægstur rættir taðval seg aftur til umsóknar dagin tí tann dagin hevur viðkomandi ligið missið og tí eigur hann at fáa frá tí degnum
ja takk fyri og tann næsta at røða er hervør pálsdóttir
takk fyri eg havi viðgert eitt viðgert eitt ríkislógartilmæli sum hevur eittnakað so fínt heiti sum ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um ikraftretiv faf lóg um endring av lóg um klagoerstætningságang innan forsunnisvesnet parantes regulering og forrenting av ferstatnings og gottkørulsis beløp tað verður kanska tað sum fyllir mesí mína røðu at lesa heitið tað er blívur sagt nokk o nógv hesari viðgerðin attað er eitt nokk so kvat skag mán siga eitt ikki so rúgvusmikið mál men men tað byggir á at athægsti rættur hevur í tvey túsund og tjúgu felt ein dóm um at mannagongdin sum hevur verið brúkt í endurhjaldsmálum ikki hevur havt heimild í lóggávu og tað er tí seel neyðugt at at broyta upp á tað endurgjaldsmál tey verða viðgjørd í í tveimum stigum tað verður fyrst kannað um at borgari hevir rætt til endurgjald eftir lógini og hevur borgarin tað sum verður farið víðari í viðgerðini har borgarin letur ymiskar upplýsingar inn soleiðis at pasentrstætningurin kann áseta hvussu stórt endurgjald borgarin hevur rætt til mannagongdin hjá persentrstatningin hevur verið at rokna rentu ein mánað eftir at tey hava móttikið upplýsingarnar men hægsi rættir staðfest við dómunum at renta skal tilskrivast fyrsta mánað eftir at nøktandi upplýsingar eru móttiknar og í hesum sambandi hevur fólkatingið so gjørt onkrar lógarbroytingar sum siga at gentan skal tilskrivast endurgjaldsupphæddini um endurgjaldið ikki er goldið fimm vikur eftir at avgerð r tikin málinum og hetta uppskotið liggur hjá okkum ú tí at tað heitið pá skentersatningin so eisini okkum at broytast á teir lógirnar samsvara tað verður sagt í viðmerkingunum at hendan broytingin skal gera tað lættari umsitingarliga hon skal stytta viðgerðartíðirnar og hon skal ikki føra til tap hjá borgaranum og tað tað ljóðar alt gott kann kanska so í mál um tað veruliga verður so men eg haldi at at tað eru onkur ting sum kanska eitt sindur málsitandi í viðmerkingunum tá ið mann sigur at tað ikki skal føra til tap hjá borgaranum men uppskotið stadvekker eitt uppskot sum kemur at spara pengar ella hvussu ikki hevur meir útreiðslur fyri skaðavaldaranum tá kann mann so seta spurnartekin við um tað ikki er borgara sum so kemur at at bera eitt tap eg eri ikki nakað eg eri leikfólk vevi ikki nakar serfrøðingur tá tað kemur til akkurát slík lógarmál og hetta økið men eg eg hugsi eisini at at lógarbroytingin hjá fólkatinginum ikki ordiliga samsvarar við hægsta rættar dómin men men eg ivist ikki í at at trivnaðarnevndin fer at viðgera hetta málið væl tað haldi eg eisini mann hoyrdi undanfarna røðara sum formaður í trivnaðarnevndini at at hann hevur nakrar spurningarum nøkur ivamál í hesari lógini sum allarhelst verða tikin upp í nevndini og tað tað leggir mítt álit á at trivnaðarnevndin fer at fáa nøktandi upplýsingar fram og seta teir spurningarnar sum eru neyðugar til landsstýriskvinnuna og og onnur ið verða kallaði inn
ja takk fyri og tað er ein viðmerking frá árnaskáli
gerso væltakk fyri frú forkvina tann røðarin sum partur av samgonguni siga okkum hvørja peningarupphæddi vit tosa um hvat hvat erhvat snakka vað um í pengum hvat kunnu vit riskera at betala meir vissu vit betala rentu enn visu vit skuldu betala prístass viðgjørtbeløt
ja takk fyri so er tað hervið pálsdóttir
ger so væl takk fyri spurningin orna skole eg má vera tey eitt sindur svarskildu eg havi ikki nakrarnøkur neyv tøl fyri hvat tað kemur at kosta og tað má trivnaðarnevndin taka upp tað tað verður nakað av av einari sparing sæð út til eftir uppskotinum hjá fyri land og borgarar stendur hvussuer í mun til fíggjarligar avleiðingar tí at hægsarættardómurin hevði fórk við sær reisunar fór at vera hægri men eg má vera sær svarskil tí at eg kann ikki svara tær eitt nøktandi særtíverri
ja takk fyri og tann næsti at røða er solvitt eg nólsoy gerst væl
takk fyri frú forkvinna ja eini eitt av hesum ríkislógartilmælum við einm øgiliga longum knortflostum teksti sum mamma lesa nakra ferð áðrenn mann byrjar at fáa høvd ug halað á hvussu hongur saman men sum eg havi skilt tað so tá ið tú sund sjúklingur søkir um at fáa endurgjald fyri skeiva viðgerð ella skaða sum tú hevur fingið undirviðgerð ela hvat áð nú skal vera etú søkir um so skal tú fyrst ígjøgnum eina lóg fyri at vita um tú hevur rætt til endurgjald tá ið tú hevur fingið at vita hvørt tú hevur rætt til endurgjaldið ela ikki er tað so í eini aðrari lóg at støddin á endurgjaldinum verður ásett tú hevur tað verið tosað eitt sindur um samannagongdin amman fyri ígjøgnum tá ið mann sum sjúklingur søkir um endurgjald og tað er ofta ein øgiliga drúgv prosess tað trúgvi eg fleiri kenna til annaðhvørt upp á eygnakropp ella onkran sum tey kenna sum hevur verið undirígjøgnumtærprosessuna og tað ein øgiliga drúgv prosess og og fyri summi er tað ein øgiliga keðilig mannagongd eisini og og nógv bíðitíð og forklárar seg hendan við handaveg og tað skal sjálvandi vera tað skal sjávandi vera rætt gjørt eg sletti ikki tað men hendan her mannagongdin er fyri nógv er ikki serliga stuttlig tað sum sum eg skilji hetta so er ein dómur feldur í hægstarættir sum staðfestir tað at mátin mann hevur roknað rentur uppá í mun til útgjald tilsjúklingar sum hava fingið viðhald hevur verið skeivur hægstiræntur sigur at rentan skal tilskrivast ein mánaði eftir at pesentrstatningurin fingið nøktandi upplýsingar klokkann avgerð hvørt borgarin hevur rætt til endurgjald og tískanda prinsiptinum kann taka avgerð í málinum og tann dómurin hevur so við sær meirútreiðslur fyri skaðavaldara og so er tað eisini ein størri arbeiðsorka sum stenst av hesum dóminum í hægsta rætti sigur pensent er stætningurin tá málinir skuldu viðgerast og fyri t sleppa undantíð hevur fólkatingið so broytt eina samtykt eina broytingarlóg sum sigur tað at rentan skal tilskrivast um so er at endurgjald ikki orsaka so hevurfólkatingið samtykt eina broytingarlóg fyri ati eg veit ku an ska siga sleppa undan hesinmannagongdum sum hæksar aftur sigur hat neiso tey skulu fylgja trivnaðarnevndin fer at viðgera hetta nú sita vit ikki framsókn ikki í trivnaðarnevndini men eg vil øll ferð mæla trivnaðarnevndin til at viðgera hetta málið væl og virðuliga tí at fyri summar sjúklingar í øllum førum fer tað at merkja tað at støddina á endurgjaldinum staði rætt til minkar so partvíst verður tað uppviga við einum eini regulering men alt sum hevur við sær eg eit k m skusiga verju umstøður fyri tey sum sigr tey sum klaða um skveiva viðgerð ella hvat tað skal vera skal í øll førum viðgerast øgiliga væl haldi eg vilja mæla til í trivnaðarnond í øllum førum so eg spennt upp á at síggja hvat trivnaðarnevdin kemur til og at eg vóni at tey seta røttu myndugleikunum røttu spurningar tí at eisini fyri at tryggja sær veruliga at tað sum hann sigur endamálið millum annað við hesum uppskotinum er at gera umsitingina lættari tað skal so setast upp mótirkanska tí minni tí minkaða endurgjaldinum sum summir persentar fara at fáa so vóni eg hetta her uppskotið fer at verða viðgjørt øgiliga væl og at tær røttu spurningarnir fara at verða settir í øllum førum tí at sum sagt tá ið mann riskerar at summir persentar kanska fáa minni útgoldið enn fyrr tá haldi eg at teir røttu spurningar skulu setast øll fornm so tað eg vil mín áheitan til trivnaðarnevndina fara at vera tí sum sagt vit hava ikki umboðan har takk fyri
ja takk fyri og tann næsti røða er jenis a ranager sovæl
sera nágreiniliga í í í trúvnaðarnevndini nú veit ikki hvussu stórt hetta er í umfari altso her mangla ella her eru upplýsingar sum sum okur kundu havt gagnað av at fingið sum ikki eru í málinum og tað eru hvussu nógvar kjakir er hvussu nógvar sjakir eru í føroyum til dømis har hetta verður relevant

eitt brot úr uppskotinum og tað er undir avleiðingum av uppskotinum og tað er punkt tvey eitt har stendur fíggjarligar v fyri land og kommunur so stendur hægsti rættardómurin frá tjúgutjúgu førd við sær at ræntu útreiðslurnar blivið væl hægri enn tær høvdu verið frammanundan ókey hvat ger mann so mann velur ikki at góðtaka tað

fer í gongd við at gera eitt nýtt uppskot við uppskotunum hevus sunnuvisministerið í roynt at birkt fyri at lógarbroytingin skuldi hava týðandi fíggjarligar avleiðingar fyri land og borgara og hetta ber við sær at sjúklingurin fer at fáa nakað minni av rentu ókey nú gongur út yvir sjúklinginum tí mann roynir at rætta upp á skútuna minni av rentu í annð annars hevði rætt til sambært takxarættardómunum taðvilsiga mann mann yvirrular hægstarættardómum og tað gongur út yvir sjúklinginum nei hetta verður tó við uppskotinum partvíst útjavna við at endurgjaldsupphæddin verður prísasregulerað fram til endaliga avgerðin jami hví fór mann so í gongd við at at ger hasa broytingina tað var for dýrt í mátt gera um broyting nei man

ger eina aðra broyting sum gera tann fyrra broytingin ja eg veit ikki við verandi lóggávu verður endurgjaldsupphæddin regulerað fram til tann g pá sentsatningurin staðfestir at skaðin gevur rætt til endurgjald uttan t uttan at hava endaliga tikið avgerð um hvør endurgjaldsupphæddini er altso har eru har eru fleiri týðspunktur okur skul tíðir okur skula hefta okum við tað einasta er umsóknardagurin og eg eri púra samdur við eg haldi far jørgun niclasen sum sigur at hetta er ein skaði sum hendur hetta er einstætningur at pensjenturin hevur verið fyri fyri nøkrum sum hann hevur rætt til at fáa hjálp ímóti og sjálvandi skal eg vera frá umsóknardagnum vissi mann sigur at hann hevði rætt tað skuldi ikki verið seg innviklað haldi ø ein annar dagur tað er so tá ið pasjentar statningsnevnist heldur ke hava fingið nokk av upplýsingum ein triðji dagur tað er tá ið avgerðin verður tikin og tann fjórðu dagurin tað eru teir pengarnir verðaupbitaldir tað er ein sjongleran ímillum hasar dagarnir

havi mist tanka um at endamálið er at finna tann við uppskotinum tað er at finna tann dagin sum gevur sjúklinginum minst soleiðis lesi eg tað men nær nei eg veit ikki latið okkum síggja tí fari at gera sum sólvit sólvit nolsøe at biðja biðja nevndina trúnaðarnevndina virkuligan gera eitt eitt itt eitt didrektiva arbeiði fyri at finna útav hvat ið hvussu hesa hanga saman tí hetta er ikki ikki lætt eg byrjaði við at spyrja ella eftirlýsa og tað kann trivnaðarnevndin sum royna at hjálpa meg við hvussu nógvar sakir eru til dømis í føroyum saktans eisini í danmark serliga nú tá hjørgun niclasen skal fara og rentu rokna vit hóvta stórt arbeiði hjá honum verður men eisini tikið eitt dømi ha tikið eitt konkret dømi har ein perskentur til dømis fær tvær milliónir eg erslætning og hvussu leingi tóng tað frá tí at fyrsta brævið kom har han søkti um tað og og til hann fekk pengarnir tikið eitt sovorðt dømi og víst á hvat ið tag eftir tí gomlu rokningini hevði givið og hvat tað eftir tí nýggju rokningini hevði givið tað haldi eg hevði gjørt tað meiri meira greitt meira klárt so k skilta eitt sindur betur um alt ta er ein roynd at trýsta tann sum so avgjørt hevur brúk fyri hjálp hvishjá ann verður fyri einum vannlækni at at fingið skaða av heilivági ella læknaviðgerð vista er tað tað snýr seg um fingið eg líka ljós yvir tað ella síggja okur ljós nei trøll á alljósum degi tað kann jú eisini vera men tað evur gott at kunna tá okur standa her og fyri at venda aftur til eitt mál sum okur reøiddu fyrri í dag og tað var byggingina av heiminum í dag argjin eg haldi ikki okur blivi nógv klókari av nevndarviðgerðini eg vóni at okur blíva meira oku blíva væl klókari av nevndarviðgerðini av hesum málinumtakkfyri
ja takk fyri og tað er ein viðmerking út
talinum jørgen niclasen ger so væl frú forkvinna tað er munur á at rokna rentur og so at prísdalsregulerað nú hevur tað ofta verið soleiðisnart at at hyggmaða skattalógina so er tað ásett hvat rentan er eg meindi null komma sjey prosent um mánaðin og null komma sjey prosent av mánaðum um taðað viðgaldan er eg veit ikki serliga hvat rentan er her men tað er so tað vit hava í skattalógini tað er væl meira enn ein prísatsigling so tí er hetta uppskotið uttan iva tað sum jensara rænar sigur tað dattíð og mann velur er tað absolutt minsta útgjaldi viðkomandi so skal fáa og tað stendur eisini í dansku lógini sum ligg liggur við at hetta verður gjørt fyri at spara pengar og sparir tú pengar so brýtur hann frá men renturokning er hægri enn prísatryggulering tí renturokning er í veruleikanum ein skuld og hon er altso dýrari enn prísatryggulering so fyri mær renturokning er tað
ja takk fyri og so er tað røðarin jensa ran
niger sovæl eg eri júst hatta har sum okur hava brúk fyri at fáa at vitað hvat eitt dømi konkret dømi hvat hevði tað givið vist mann heldur fast við renturokningina hvat gevur tað viss mann lítir á prístals rokningina og hvat kemur burturúr anna upp á hvønn av hasum har døgunum eg tosaði um mann brúkar smúkarspunkt tann dagin tá ið tað bleiv søkt tán dagin tá ið pá sjent ersatsnevni hevði helt seg hava fingið nokk av upplýsingum tann dagin tá avgerðin bleiv tikin ella tann dagin tá ið pengarnir verða verða útgomdin skuldi verið nokk so lætt at rokna út og og vissi jørgun niclasen heldt ikki framvið so vænti at tað verður gjørt uttan nakrar trupulleikar fá deygatíkk
ja takk fyri og tann næsti at røða er landsstýriskvinnan í heilsumálum margur stóra
takk fyri frú forkvinna hog takk fyri orðaskifti øog spurningar og hetta er hetta er nei eitt nokk so tekniskt uppskot og ein teknisk broyting og og eftir at fólkatingi broytti donsku lógina í fjør eftir einum dómi í hægsta rætti so er tað ikki samsvar ímillumgaldandi donsku lóg og tað sum vit gera í føroyum og við hesum uppskoti til ríkislógartilmæli so koma lógirnar at samsvara og tað snýr seg í stuttum um at málsviðgerðin skal vera gjøgnumskygd og einføld og hetta verður gjørt við at ásett verður sum eisini er sagt fyrr í dag at renta skal roknast frá tí degi pá skenterstatningun tekur endaliga avgerð um møguliga endurgjaldsupphædd og hetta ber við sær at málsviðgerðin ikki verður óneyðuga long samstundis sum borgarin rlættiliga kann gjøgnumskoða síni rættindi í mun til hvørjar rentu viðkomandi hevur rætt til sambært tí lóggávu sum er galdandi fyri føroyar í dag so skal renta roknast ein mánaða eftir at psjenterstatningurin hevur fingið til vega neyðugar upplýsingar til at kunna staðfesta at viðkomandi hevur rætt til endurgjald tað vil siga væl áðrenn endaliga avgerðin fyriliggur verandi lóggáva er umsitingarliga krevjandi somuleiðis sum borgarin hevur ilt við at gjøgnumskoða nær renta skal rokna frá við nýggja uppskotinum so verður renta sum sagt roknað frá avgerðar degnum sum viðfera eina lægri rentuupphædd samstundis sum endurgjaldsupphæddin verður prístals viðgjørt gjørd í eitt longri tíðarskeið soleiðis at útgjaldið til borgaran væntandi verða leitað sama sum áðrenn broytingina tað eru tað eru tað er soleiðis at tá ið also fleiri partar í hesi prosessuni tað fyrsta tað fyrsta er at mann fær svar upp á um mann hevur rætt til endurgjald og tá ið mann so hevur fingið svar upp á at mann hevur rætt til endurgjald so er tað soleiðis at perskenterstatningurin biður um tilfar ymsastaðni frá og tann prosessin kann vera øgiliga long tí at tey kunnu biðja um tilfar frá fleiri instansum og tað er tað sum hevur gjørt tað trupult prosessin frá tí at mann hevur tikið støðu til at mann hevur rætt til til erstatning til at mann komin har til at mann hevur fingið alt tilfar til vega tann prinsessin her verið øgiliga longd og tað hevur verið ymiskt frá tað hevur verið ójavni í nær mann hevur roknað rentu hjá summum hevur mann gjørt tað frá tí atavgerðin er tikin um at mann skal hava herstatning og hjá øðrum hevur mann gjørt tað seinni í forløpunum ogtað hevur mann so sagt tað skulu vit tryggja at tað verður gjørt eins og her hevur mann so gjørt tað soleiðis at tað skal gerast frá tí rá frá tí at avgerðin er tikin so verður rentað roknað eg haldi tað so ha fekk onkrar spurningar sum eg eisini líka kann svara upp á onkrar av teimum o onkrari mugu vitviðgerða í nevnd tí at eg ikki havi nóg neyvt innlit til at svara tað var ein spurningur um hvussu nógvar umsóknir koma egentiliga um um árið og tað eru á leið áleið tretivu umsóknir um árið í tvey túsund og einogtjúgu vóru áttaogtretivu umsóknir um tað árið og øeg haldi eisini tað var ein spurningur um hvussu nógvar hvussu nógv vit gjalda og tað kann eg upplýsa at vit gjalda sirka fimm milliónir um árið í endurgjøldum vegna skaðar í heilsuvelkinum
takk fyri ja takk fyri og tað eru ikki nakrar viðmerkingar frá salinum so er umrøðan í hesum málinum liðug og vit fara til tað næsta málið ja sjálvandi hetta málið tað skal so í trøundarnevndina og tann næsta málið tað er fyrsta viðgerð av løgtingsmálum á sjeyoghálvtrýss tvey túsund og tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um skatting at kapitalvinningi kapitalvinningsskattalógin keypa egnu partaprøvum dagføringar av stovnum seum herdar revsireglur og málsligar nágreiningar og annað og uppskotstillar er so ruttvang fíggjarmálarárið og eg fari at biðja um framsøgufólk gerst væl um meldingin til ja takk fyri og tann fyrsti framsøgumaður tað er bjarni hammer gerst væl
takk fyri frú forkvinna sum sagt so er hetta her eini broyting í løgtingslóg um kapitalvinning altso kapitaskatta lógim talan er um keyp av egnum partabrøvum og dagføringar áv stovnsheitum herdi revsireglar og so eta sum oftani í tílíkum lógum málsligar útgreiningar í yvirorðna eta talan um hvussu mann skal lóggeva fyri vinning av ogn partabrøvum og líknandi

endamálið við hesum her uppskotinum er sum sagt at fáa dagførd kappitalvinnuskattalógina og tað er við at áseta tað erer at áseta og broyta nakrar reglur sum mangla ella kanska eru blivin ómeira óskynsamar og leysliga orðaðar og tað er vavanligt at tokur fáa tílíkar lógarbroytingar her niðan í løgtingi við tíð og ótíð og sum heild er tað oftani kanska fyri at nágreina lógina men kanska ikki altíð so nevnt við nágreinuna fyri okur vanligur tingfólk men tað er eingin ivi um at tað her er hetta er hetta er hetta er týðandi og etta her er umráðndi at fáa gjørt tað eru nakrar broytingar sumverða gjørdar her haldi átta broytingar mann kan siga t kanska tríggjar tær fyrstu eru kanska meira meira meira veruligar broytingar meðan restin eru málsligar broytingar men taðn fyrsta broytingin hon snýr seg um tá ið persónur ella felag eftir føroyskum regnum skal rinda skatt av vinningi við sølu av partabrøvum tá fer viðkomandi frádráttur fyri skatt sum er goldin uttanlands og hetta her er báði hetta her er bæði galdandi fyri teimum tvískátta sáttmálunum sum føroyar hava virið onnur lond og eftir kapitaskattalógini og við hesum her verður tað so tryggja at hendan her inntøkan verður ikki tvískattað altso ikki skattað váði í føroyum og í einum øðrum landi við hesi ásetingini verðu eisini ásett at inntøkuvøkstur sum er vunnin áðrenn viðkomandi gjørdi skattskildir í føroyum ikki verður skattaður í føroyum við tilflyting hetta verður gjørt fyri at umganga at ásetingin gerst markaforðing altso mann roynir at so at umføra at viðkomandi ikki kemur til føroyar fyri tað fyrsta við tflyting verður staðin ásett at tap ikki kann frádragast í kapitalvinningsinntøku í tann mun at hetta tapið stavar frá avhendingarupphæddini altso fyri at selja sum er lægri enn ásetta inngangsvirði onnur broytingin hon snýr seg um partabrøv sum verður avhendað til felag sum hevur givið út partabrøvini eftir galdandi áseting sum verður upphøddin roknað sum vinningsbýti og skattaóylogan fevnir um allan avhendingarupphæddina uttan frádrátt fyri keypsupphæddina meðan ein vanligur partabrævasøla einans fevnir um uppgjørdan vinning ella um uppgjørst tap endamálið við hesi ásøkinini er at forða partaeigaran í at krógva taðhesu dag eina útlutan av vinningsbýti sum eina partabrævasølu við at avhenda partabrøðu til felagið sum hevur givið partabrúvuni út umsoleiðis er tað er ilt at siga men oftani verða tílíkar tílíkar broytingar endatær heima hjá okum tí tað hevur verið onkur søga úti í heimi har sum hetta her hevur verið kanska sum mann sagt misbrúkt har sum hann roynir at krógva eina inntøku men tá eitt børskrásafelag keypir egið partabrøv í einum skipanimarknaði við tí endamáli entum at lækka partapeningin ella at nýta partabrøvini sum lið í lønargjaldi til starvsfólk tá erur talan er um ein gjøgnumskygd afturkeyp afturkeypir verður almannakunngjørt áðrenn keypið verður sett í verk og marknaðurin verður kunnað tá keypið er komið í enda endamálið við hesum tilmælunum tilmæli broytingunum er at vitgera slíkar sølur akkurát sum aðrar partabrøvasølur har tað er vinningur ella tað og ikki øll avhendingarupphæddim sum verður skattað altso tað er bara tann parturin sum gevur vinning triðja broytingin eru kanska í so tekniskt men tað snýr seg um útlutan av einum deyðsbúgvi til arvingar ið ikki eru heimahoyrandi í føroyum altso arvingar sum ikki hava bústað í føroyum íð hesum her uppskotinum verður tað so frameftir bara møguligt at koma í hesa støðuna hjá tí deyða eftir kapitalvinningslógini um hjúnaðafelagin reru fult skaltskyldu úr føroyum og ikki verður mettur heimahoyrandi øðrum landi altso tað er tað øgiliga umráðandi at tann sum altso tan sum er deyður tann sum viðkomandi skal arvaviðkomandi ella familjan hevur havt fastan bústað í føroyum annars verður tað ikki galdandi og sum sagt restin av teimum broytingunum sum eru eg haldi er tað eru ýra fimm aðrar tað eru málsligar nágreiningar sum gera tað bara so at lógin skal vera lættari at lesa ella at skilja og fyri tey sum skula brúka hana lat okkum siata soleiðis takk fyri frú forkvinna
ja takk fyri og tann næsti at røða er bárður á stein nielsen
ja takk frú forkvinna tað er kapitalvinskattalóggávan sum ja kann man siga ikki er so øgiliga gomul í føroyskum høpi tí at eg haldi fyrstu við mann kom við kapitaskattur var aftur í a nítjan hudrað og áttaoghálvfems haldið hendan lógin upprunaligur so gjørdi mann nakrar reguleringar frameftir og millum annað segði mann tað at kapitalvinningur nú verður skattskyldugur men ikki av gomlum partabrøvum tað byrjaði tað við síðani gjørdi mann broytingar uppeftir og tann seinasta broytingin sum varð kaman siga reðurtionerandi varð gjørd í tvey túsund og sjey har ið mann setti øll feløg í føroyum eisini gomlu í eina skyldu og øll feløg síggjast upp til eitt virði og tað hevur givið okkum ikki bara hundraðtals milliónir inn í skattið í føroyum men milliardir eftir hondini yvir ísiárini tí at hað eru nógvar sølur farnar fram av gomlum feløgum har partabrøuini eru gomul og vistu vit ikki havaha broytt lógina hesi seinastu gott tjúgu árini so hevði tann vinningurin verið skattað fríur og staðin fyri nú so er hann í allarflestu førum skattskyldu í øllu førðnum áren heg feri út til borgaran seiðani skattskyldur upp á fimmogtretivu prosent nú haldi at bjarni hammer undanfarni framsøgumaður var rættiliga grundgað ígjøgnum eitta uppskot sum so men eg havi hóast alt tveir spurningar til ikki bara til landsstýriskvinnuna men eisini kanska til løgtingið til samgonguna um hetta er er tað mann vil kanska serljga tann einigi senutralur men sum eg skilji tað so er tað soleiðis at við hesum uppskotinum sigur mann tað ja tað er fínt við starvsfólkapartabrøvum og ta skipanin eg gangi eg eisini fult inn fyri og sum eg lesi tað her so skal mann nú gera tað soleiðis at starvsfólk skulu kunna fáa eitt partabræv ókeypis sum ein part av lønini men tá viðkomandi starvsfólk selur partabrævið aftur so verður útviðarnarvirði av tí virðinum sum er áljóðandi á børtrinum tann dagin starvsfólkið fær partabrævið brúkt sum eitt útviðarnarvirði berættiga útviðanarvirði fyri partabrævi so sum egviski eg lesi hesa greininarætt og tað viðmerkingara sum eru lógarskol rætt so verður tað soleiðis nær at starvsfólk skulu kunna fáa eit partabræv og tá tey so selja tað aftur so verður útviðarnarvirði tavilsiga tað børt skrásetta virðið tann dagin partabræv eðr útlutað brúkt sum frádráttarbrættaða grundarlag í skattskildu inntøkuni sambært kapitalurinum skattalóggávu eg veit ikki um hefta r rætt avlitið hjá mær men soleiðis lesi eg tað og tað haldi er vert hjá nevndini í øllum førum at seta seg inní so mann er heilt greiður yvir at eg soleiðis tað skal skiljast hinar reglurnar um eyxito entareglar sum verða broyttar og dagførdar í her tær taki eisini fult undir við og halda tað e eisini skilagott og tað er nú nýliga eisini vit hava sett hesar her enter og eksett reglarnar inn í okkaraskattaskipan tí áðugra var tað soleiðisnar at føroyar vór eitt av teimum landunum sum ikki hevði hesær reglarnar og tað merkti í stuttum at ein sum hevði kanska vunnið sær stórar upphæddur kundi flyta av landinum uttan at verða kanman siga settur í skatt av tí vinninginum sum hann hevði forvunnið sær um hann ikki hevði realiserað hann í føroyum tað vil siga missian átti hundrað milliónir í partabrøvum kundi viðkomandi flyta av landinum uttan at varð settur í skatt og selja partabrøðini í einum øðrum landi ella tá hann varð fluttur at anna land og fáa tað útgoldið í tí landinum skatta frítt um tað var soleiðis at tað landið ikki skattaði kappitalvinning til dømis og tað setti mann so í viðgerð nei tað setti mann so ein stopparafyri fyri nøkrum árum síðan eftir hondini og eg haldi at mann fyrstnøkur ár setti eksit reglarnar í gildi men tað nytta jú ikki bara a hava eksitreglar í gildi tú mást eisini hava enturreglar í gildi tí at persónar kunnu jú eisini flyta hinvegin og er tað soleiðisnar at ein persónur flytar til føroyar við stórum virðum so verður hann settur í eitt virði tá hann flytur inn til føroyar ella flytur til føroyar og tað verður so mett sum eitt skattligt útveðarnarvirði tí vissi ein persónur eigur øvugt hundrað milliónir í virðum tá hann flytur til føroyar og realiserað virðini aftaná hann komi til føroyar so skal hann sjálvandi bara skattast av vinninginum hann hevur meðan hann býr í føroyum og ikki av teimum virðunum hann tekur við sær til føroyar tí so hevði eg eingin ella tað vildi í øllum førum kunna vera ein forðing fyri at viðkomandi persónur tá fluttu til føroyar og tað kann jú ikki verða endamálið við einari skattalóg so tað má nú so kann man iga gera upp við attað skal ikki bera til at koma til føroyar við einum virði og selur tú so virði fyri minni so skalt kunna trekkja tað frá í tí føroyska skattinum og fáa ein frádrátt fyri tað tapið tú hevur av útlendskum virðum í hesum førunum yventuheilt í tí føroysku skattalógini tað er tað sum liggur í tí broytingini sum eg lesi hana um enti reglarnar til so samanumtikið so trúgvi eg at hesar nágreiningarnar og og broytingarnar eru skilagóðar og eg vóni sjálvandi atspurningurin um hetta her við útveðanarvirðunum av starvsfólkapartabrøðnum verður greinað í nevndini um ikki tað verður svar upp á tað her í dag takk frú for
kvinaja takk fyri og hevuir ein viðmerking í salnm
bjarni hammer ger sovælja takk fyri frú forkvinna sum bára stei vísir á so er hatta er ein áhugaverdur spurningur um útlendingarvirðu tí at tað er kanska ikki so øgiliga ókent at oftani kanska leiðarar og stjórar fáa partabrøð sum løn í ymisku fyritøkum men eg haldi tað er nokk so almenn kent at ein av teimum heilt stóru alifyritøkum hevur útvegað partabrødir næstan til øll starvsfólkini hjá sær so tað vísir seg ein øgiliga ørgrynna av føroyingum sum sum komu undir hesa her skipanina og tað vildi verið øgiliga áhugavert at fungið fungið bæði tey sum kanska hava nógv partabrøv og tey sum hava heilt fá hvussutað vildu ávirka takk fyri frú forkin
ja takk fyri so er tað røðarin barrastein
nilsen gersuvælja takkfúr forkvinna ja tað er júst tað at tað er kant mann siga tíbetur vil eg siga hava vit fingið fyritøkur í dag sum hugsa hvussu kunna vit fáa entusiasmuna hjá starvsfólkum at tága fyritøkuna tað rætta vegin og tað ger mann millum annað við at seta skipanir á stovn har í starvsfólkini fáa ein part av tí virðisøkingini sum eru í fyritøkuni við at gera eitt gott arbeiði og tað er bara eggjandi fyri starvsfólk eftir mínum tykki tað er ein sunn skipan tað r ein góð skipan og tey føla eisini ein oygaraskap í fyritøkuni um tey so hava stilli útsygt at tey kunnu fáa ein part av fyritøkuni og vera við í tí dagliga arbeiðinum fyri at økja um viri á fyritøkuni tað haldi eg er bara eggjandi skipanir og tí halda eg að er skilagott t hava hesa skipanina men sjálvandi skal tað vera við skili eisinis
fyrstiliga takk fyri vorkuna ja takk fyri og tann næsti at røða er beinur johannesen
takk fyri frøðufólkina ja eg haldi at teir bæði undanfarnu røðarnir tá verður nokk so væl inni yvir hesum uppskotinum og tann teska partin í tí og tað er sum sagt tað er nógvar tað er oftani at broytingar verða gjørdar eftir sær lógini tað er í heilum tað er brúk fyri dagføringum av ymsum slagi og tær tað søgist nú tað eru ynsar dagføringar so er tað eisini marknaðføringar mann tykur markað markaðføringar mann tykur vekk og annað og tað er sjálvandi alt neyðugt at dagføra tað tað er neyðugt og eg skal ikki gera leingi av sum so so haldi eg at ja sum torbáðar undanførarin hava vinnu at so er tað nokk so nógv nógvar dagføringar men tað er nett veð tað er við tað at feløg nýta partabønini sum lið í lønagjaldi starvsfólk tað er júst tað sum bin nielsen eisini á at tað er so nakað sum mann hevur gjørt valt at gera nógvum fyritøkum sum eisini eru børkarsettar millum annað fyri at geva starvsfólkum møguleika til at føla oyðarskap í fyritøkuni og eisini føla ein oyðarskap í gongdini tá tað gongur væl og annað og at sama kanska ein ja ein eggjandi faktori kann man siga í tí dagliga arbeiðinum og nær tað so at broytingini her trimar at mann fer at viðgera slíkar sølur sum aðrar partapartasølur har tað er vinningurin tapið og ikki øll avhendingarupphæddin sum verður skattaðog har sum samd við varðasta nielsen tað er kanska ikki øgiliga væl lýst akkurát bæði viðmerkingunum hava verið ikki serla nógv komið ná akkurát hesi her broytingina men men er tað nakað sum vit við fíggjarnevndis skulu hyggja nærri at men annars haldi eg at tað er sum so nakrar dagføringar sum kanska eru neyðugar fyri at lógin skal vera skopun alt og tað er sum sum so posilt men neyðugt er at uppskotast skal fáa eina góða og viðgerð frá okkum í fólkapokkinum í fíggjarnevndini og har vit fara at taka lýsa nøkur viðurskift í nærri
ja takk fyri og tann næsti at røða er annika olsen
kyfrú forkvinna ja tað er við jøvnum millumbili at kapitalvinningsskattalógin er til viðgerðar í løgtinginum og oftast eru tað dagføringar av lóggávuni og í hesum førinum er tað so nakrar innihaldsligar broytingar og eisini nakrar formligar broytingar í kapitalvinningsskattalógini tað eru viðvíkjandi partabrøðum dagføringum av stovnsheitum herdar revsureglur og málsligar nágreiningar tað er ikki so øgiliga nógv at leggja afturat tí orðaskiftið sum longu hevur verið um hetta málið teirr røðarar sum hava verið undan mær í hesum málunum hava verið inni á teimum broytingum sum eru eru eru í høvuðsheitum sjey broytingar í í lóggávuni bárða nielsen hann var inni á hesin her við eygsett reglunum øviðvíkjandi kapitalningsskattaskattalógini men at tað eisini er tørvur at mann eisini ger nágreiningar í entru regluni og tað er fyri at fyribyrgja inntøkumis fyri landskassan at tryggja at inntøkan ikki verður tvískattað og at forða fyri marka forðingum og við tilflyting verður í staðin fyri ásett at tap ikki kann frádragast í kapitalvinningsinntøku í tann mun at hetta stavast frá lægri av hendingarupphæddi taðn næsta sum fleiri eisinihava verða inni á tað er at forða partaeigarin at krógva vissti mann kann siga tað soleiðis ella maskera ein útlutan av vinningsbýti sum er partabrvasøla við at avhenda partabrøv til felagið sum hevur givið virðisbrøvuni út taðn triðja høvuðsbroytingin hon snýr seg um útlutan av einum deysbúgvu til arvingar ið ikki eru heimabúgvandi í føroyum tann fjórða tað er hetta her við at eggja borgarum at nýta talgildu loysnirnar hjá taks tað fimta tað er at mann verður álagdur at leggja fyri taks tær upplýsingar sum kunna verða viðkomandi fyri taks í eftirlitshøpu og so eru tað nakrar konsekvensbroytingar í orðingum í mun til grein átjan og so er tað tað sjenda sum eisini er ein stór broyting í hesari lóggávuni tað er at visi mann brýtur upplýsingarskyldina so kann mann verða revsaður við sekt ella við fongsli upp í tvey ár eg haldi athatað er gott at løgtingið dagførir lóggávuna sum hevur við kapitalvinjing at gera og at tað verður hilgið vakið eyga við hvørt alt fer fram á ein gjøgnumskygdan máta og at landið sjálvsagt aldrin er fyri tapi somuleiðis er tað eisini umráðandi at okur sum land virða tær altjóða avtalur um tvískatting soleiðis at borgarar ikki koma at gjalda tvær ferðir ella í jørundlagi at mann sleppur sær undan kapitalvinningsbýtið at gjalda skatt av tí málið tað fer í fíggjarnevndina nú siti eg ikki sjálv har men eg vænti at fíggjarnevndin fer at viðgera málið bæði væl og virðiliga takk fyri frú forkvinna
takk fyri næsta røða verður hanna jensenger so væl
takk fyri frú forkvinna ja hetta her er eitt av teimum uppskotunum sum eru sum inniheldur nógv ymiskt bæði sovorti rættiliga formligt og og viðvíkjandi máli og og nøvnum av til dømis stovnum men eisini faktiskt mál sum sum hava fíggjarligan týdning fyri fyri landið og visti mann fær fer niður í viðmerkingarnar so hevur hetta sjálvandi verið til ummælis nógvastaðni millum annað hjá baknordikk betri bakka bakkafrost far upetrolium og felagið føroyskir grannskoðarar og taks og tað sum er felags fyri hesar her viðmerkingarnar er tað at mann sær at fíggjarmálaráðið ráðið hevur tikið nógva av hasum viðmerkingunum til eftirtektar og hevur broytt uppskotið og tað vil siga at pá upp á onkran máta haldi eg vit kunnu staðfesta at málið er ella sum hevur verið ígjøgnum ta myljuna tað skal og at teir partarnir sum verða raktur av tí eru komnir til orðanna og at at uppskotið er í stóran mun tillaga til tað fer mann o a hyggja eftir avleiðingunum av uppskotunum so er tað í stóran mun eisini nevnt at hetta er jaligar fíggjarligar avleiðingar fyri landið sum fleiri hava veið verið inni á frammanundan at vit skuldu tryggja at vit ikkihava ein inntøkumiss hjá landinum í eeinari av broytingini hetta við land og kommunur her stendur tað at tað hevur jaligar umsitingarligar avleiðingar fyri landið og tað vil siga tað er eisini eitt eitt sum ofta verðurkritiserað í í landsumsiting at vistu eru forfortorinnvikla og og tað tekur forlanga tíð so er tað negativt og her verður tað so hvussu er lýst og tað kunnu vit sjávandi kanna nærri í nevndini hvussu hetta faktiskt í veruleikanum hevur jaligar avleiðingar fyri landið tí at heimildina hjá taks verða nútíðargjørdar og og hæddir tikið fyri talgildari tøkni og skynsamari umsiting tí tann eina broytingin vil seg taka hana hon snýr seg nemliga um at at eggja til at nýta borgaragluggan so tað er eitt og so stenda eisini hata hetta uppskotið hevur jaligar avleiðingar fyri vinnuna tí at tá fáa serliga ter børk skrásettu fyritøkurnar eina skipan sum er vera fjølbroytt og so sjávandi kann mann taka nógv annað inn men eg ætlaði faktiskt ikki at fara gjøgnumganga alt umaftur men vit vit síggja tað at tað er sopinalt sum at at broyta lóg til løgtingslóg tí at tað er tann orðingin ið brúkt verður og at av tí at taks hevur yvirtikið allar uppgávurnar hjá tolliskattará føroya so eru tey fleiri før um at at tað er tað navnið sum skal standa fylgibroyting til kapitalvinnjingsskattalógina har haldi at bárður á stei nielsr greidd nokk sovæl frá gongdini í tí málinum og at mann nú færvinning av hesum sølum og og har var tað henda her hendaher inntøkumissurin hjá landinum sum mann skal ansa eftir og so er tað hetta her at tann sølan av partabrøvum sum verður seld fyri at minka um partapening ella geva partabrøv tað er sjálvandi rætiliga áhugavert haldi at beinir jóhannesen hann huglegdi eitt sindur um tann mátan at at løna uppá og attað er áhugavert sum vit farat viðviðgera í fíggjarnevndini nakað er eisini um um deyðsbúgv og og at og hetta at forða fyri skatta frítøku tá ið ein er tað at ein er skattskyldu í føroyum og og ikki hoyra heima í útlandi har eisini nakrar nágreiningar um tað annars eru nógvar roynt tekniskar og tað sum er sjálvandi gott er tað at hetta her sær út til at vera neyðug neyðugu lóggáva sum tekur atlit til tvískattaskipanir sum vit hava og tað er sjálvandi týdningarmikið hetta er kanska ikki tað málið sum fær øll tingfólk upp á flákra og og at hugleiða í eysturumvestur men men tað er gott at tað verður gjørt og og hetta er eitt mál sum vit sjálvandi fara at viðgera væl og virðiliga í fíggjarnevndini takk fyri frú forkvinna
fyri næstur at røða verður steðfanglain poulsen ger so væl
takk fyri frú forkvina her eru her nógvar ymiskar tekniskar broytingar í kapitalvinningsskattalógini og undanfarnir røðarar hava verið inni á ja vistu ikki øllum broytingunum so teimum flestu og hetta her við við enskru reglunum tað hava teð longu greitt frá men men soeiðs sum eg lesi tað so so snýr tað seg um at at syrgja fyri at ikki at tær ikki eru óneyðugar markaforðingar solis at fólk ikki halda afturvið at flyta til føroyar og eisini nakað um tvískatting øhog tað sum eg serliga breyt merki við var hetta her við sum snýr seg um keyp av egnum partabrøvum og tað tað virka øgiliga snetigt at t at at ta ja at at felag keypir sítt síni egnu partabrøv og tað einasta sum eg kendi til hetta her áðrenn eg las hetta lógaruppskotið er at tað er blivi meira meir vanligt at gera het her í usa tað er soleiðis at rentan hevur verið lag og og fyritøkur hava skolað pengar inn og og samstundis so ísa gav tront ein teimum ein ein stóran skattalætta í seytjan ella átjan og teir høvdu so nógvar so nógvan tøk a pening at tað bleiv meir meir vanligt at mann keypti egin partabrøv altso faktiskt fyri ja rilliardir av amerikanskum dollarum og og tí bleiv tað øgiliga nógv diskutera har um eitt rætt um eittað er eitt hol í skipanini og og so framvegis tí at tú hevur jú tveir mátar at betala tínum eigarin uppá og tað er við at útgeva vinningsbýti sum er tað mest kenda eisini her í føroyum at at tú fært av vinningsbýti av tínum partabrøvum men so kann mann ikki gera hetta her bibak við at alto mann at at felagið keypir partabrøv fyri fyri fyri ta tann tøka peningin mann hevur so fyri cash og og tað økir so í øllum føri eina stutta tíð um virðið á partabrøvinum og og nøkur sleppa so eisini av við partabrøvini altaðer ein annar máta at betala hann aftur uppá og og og her ger mann so eina eina forðing altso tað stendur á endamálið við við við lógini sum vit hava í føroyum er at forða fyri at at onkur krógvar eina útlutan av vinningsbýti sum eina partabrævssølu og og og broytingin sjálv snýr seg um at at at mann skal heldur skatta av vinningi og tapi heldur enn enn enn v avhendingarupphæddini og tað er so mikið nógv nýggj hugtøk fyri mær at eg dugi ikki at gjøgnumskoða allar avleiðingarnar av hesum her menfelagið fyri føroyskar grannskoðarar teir vísa á atteir hava onkum teir hava onga viðmerking til akkurát hesa broytingina men teir nevna atmen í uppskotinum men vit skuldu gjørt vart við at kapitalvinningsskattalógin burdi innhildið reglu um at feløg ið sjálvum sær ikki skulu skattast við keypa ogsølu av egnum partabrøvum víst kann verða til tílíkar reglu í grein tíggju í donski aksi á vatnsi beskattingslógin altso teir mæla til at mann at felagið ikki skal skattast og og og tað hevur áhuv vert at hoyrt hví hví teir siga tað øog uttan økug siga at tað er akkurát tað sama sum ger seg galdandi her sum usa so hevur tað í øllum hern víst seg at hetta her hevur verið eitt onkursvegna eitt hol í skipanini har serliga stjórar og onnur sum eru í felagnum og eisini eiga partabrøv hava hava faktiskt misbrúkt hesa metotuna til at vinna altso vinna sær sjálvum uppaftur størri upphæddur ella vaksa um virðini a at á teimum partabróðum sum tey eiga so at tað e eitt nokk so áhugavert øki og tað kangu gott fyri hetta her er ein ein bara ein pikkalítil broyting sum ikki hevur so nógv at siga í tí stóra bílatinum men men tað fara vit at kanna í fíggjarnevndini so ja ein broyting snýr seg um deyðsbúgv og annað sum fleiri hava viðgjørt og nakað um upplýsingarskyldu og og eftirlit hjá taks og ja og so so nógvar aðrar smáar broytingar og eg havi ikki so nógv meira at siga um het her beint nú men eg vænti at vit blíva nokk so nógv klókari upp á hetta foraldsvíðs torskilta málið í í fíggjarnevndini frú forkvina
ja tak kanst jacob tonsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvina steffan klein polsen nevnir bæði bakmøguleikan sum teir høvdu í usa og skattingum suvíðari av tí og taðr oinkin elt at av okr havt fyritøkur sum sum hava havt yvirskot og so havu tað fotaltu vinisbýti til leiðararnir men í dag sær út til at tað meiri er fari yvir til at kursurin skal vera tann altavgerandi faktorurin og so genn tá børskásadar fyritøkur eru meiri tekndar av hvat bursurin hevur at siga enn hvat løgløgtingið til dømis fer at siga so eg kundi hugsað mær spurt stefan klein poulsen hvat hann heldur um hetta her at at fyritøkur pumpa seg sjálvari upp við at keypa sín ena sín egnu partabrøv aftur og harvið pumpa kursunum upp um hann heldur at tað er ein sunnurvinnupolitikkur ella at hava takk fyri
takk
steffan klein polsen gersovælnei eg eg hugsi útgangsstøðini ikki at tað er tað er rættur veðurin at fara at at mann leggur upp til at at at bibac er bara blívu meiri meir vanligt sum tað er oblivið í usa eitt nú so so bleiv ment har at tað møguliga bleiv gjørt av tí at kapital vinningsskattalógin har var lagarligari í mun til inntøkusskatturin tú betalir tú vinningsbýti jamen s so so kom tað undir inntøkuskatt har og tí valdi mann heldur gera bibak og so er tað hetta við lyklatølum at tú tekur jú teir kunnu jú faktiskt eliminera hesi partabrøvini soleiðis at ørningspersker sær betri út og kurturin og annað og tað blívur faktiskt kuntstigt tað er øiliga kuntstigt og tað er ikki nakað virðið í sær sjálvum tað er bara nakað fektivt ella eitt eitt eitt eitt fíggjartekniskt tól ella hvat man skal kalla tað og og tað er tað eg dugi ikki at síggja endamálið enn atað at onkur onkur sær sær ein lukrativan møguleika í at júst brúka hesa motodurnar framma um ein aðra og tað hefta r ølumførun nakað vit vit kunnu fara spyrj im til og uum hetta er nakað sum ger seg galdandi í føroyum
seitakk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum máli so tingmál nummar sjeyoghálvtrýss verður nú beint fíggjarnevndini vit fara víðari við dagsskránni og er komin til fyrstu viðgerð av løgtingsmáli áttaoghálvtrýss tjúgu tveyogtjúgu sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um kommunustýri sum broyting í kommunustýrislógini og hetta snýr seg um broyting av skuldarmarki og eg skal biðja um framsøgufólk -progvið fólkini verða fyri javnaðarflokkin kim durhuus fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri tjóðveldið eirikur í jákupsstovu fyri fyri framsókn sólvitti nólsog og fyri miðflokkin stefan klein poulsen og fyrstur at røða verður kim durhuus
ger sovætakk fyri frú forkvinna til viðgerðar er løgtingsmál nummar áttaoghálvtrýss tjúgu tveyogtjúgu broyting av skuldarmarkinum hjá kommununum skipanin í dag er soleiðis at skuldarmarkið hjá kommununum er ein álukning svarandi til trýogtjúgu prosent av persónsskattaintøkum ætlanin er at eftirlønarskattur og endurgjald sum kommunurnar fáa fyri dis og fass og aðrir frádráttir skulu verða tikin við tá skuldamarkið verða ásett partafelagsskattur verður ikki tikin við tí at hesin kann sveiggja nógv og kemur tí at órógva tað verðu landstýrismaðurin sum ásetir nærri reglur um hvussu tgrndarlagið og neftirskuldin skal roknast núverandi skipan er ikki eftirhugt í áravís tí er tað nokk upp á sígt pláss at tað verður hugt upp á hetta tað er hent nógv av tí kommunala goyranum her hugsi eg serliga um at eldraøkið er lagt út til kommunurnar at umsita í frágreiðingini frá arbeiðsbólkinum sum eftirmeti eldraøki í desembur tjúgu einogtjúgu verður eisini mælt til at broyta skuldamarkið soleiðis at tað verður sett í mun til tær samlaðu inntøkurnar hjá kommununi tað verður serliga hugsað um aldurssamansetingin er so ymisk í kommununum sum sæst á talv talvu njøn sýðu tvey í sum er viðlagd í málinum tað vil siga at serliga eftirlønarskatturin kann fylla nógv hjá onkrum kommunum og minni hjá øðrum henda broytingin vil vil viðføra at kommunurnar blíva meira líka siglaðar óansæð hvat slag inntøkan er málið hevur verið til hoyringar hjá hjá kommunufelagnum landsbankanum sum taka undir við uppskotinum landsbankin mælir eisini til at hugtin verður upp á eftirlønar skattin ímillum kommunurnar í mun til fólk yvir fýrs ár og fíggjarmálaráðið fer næstan at taka hettar upp við kommunufelagi eisini mælir landsbankin til at gera lóggávu sum landsstýrið betri kann stýra og javna virksemið í landinum frá ári til ár vit hava seinastini hoyrt um at onkra okkara størstu kommunum hava eina skuld sum er oman fyri eina álíkning hava ta huga at vit nú í nøkur ár hava havt søguliga høgan búskaparliga framgongd so er hetta eitt tekin um at eftirlitið við kommununum er ikki noktandi persónliga haldi eg eftir neyðugt at gera broytingar tá hugsa verður um kommunur og land bæði hvat viðvíkar o rakstri og íløgum fyrr í ár varð fundur í lagar samgonguskjalið skuldi endavendast búskaparráðið hevur eisini lagt fram várfrágreiðin síðunam í mars tað sum kom týðiliga fram í hesum báðum framløgum varð svoyggini í okkara búskapi tað sást á grafinum at land og kommunu gera íløgur ví góðum tíðum sum vit hava havt nú í nøkur ár um somu tíð sum privati eftirspurningurin er stórur har var eisini upplýst at kommunubúskapurin nú er blivin so ein so stórur partur av tí samlaðarbúskapinum umleið helvtin tí er umráðandi at tað verður samskipað millum land og kommunur til gagns fyri øll lagøll var vinnan eisini umboðað og har kom týðiliga fram at vinnan ynskir sær støðug viðurskiftir ikki hesi stóru sveiggini í búskapinum nú bleiv fiskivinnan viðgjørt her í løgtinginu í gjár sjálvandi er tað umráðandi at hon hevur sínt støgug viðurskiftir eisini men men vit mugu ikki gloyma at hetta er eisini galdandi fyri vinnuna á landi tað má gerast nakað við hesi viðurskiftini soleiðis at vit fáa minka um hesi svoygginum rakstrin hjá bæði landi og kommunum og interkommunalum felagsskapi má leggjast í eina fasta legu soleiðis at tað er stýr á útreiðsluvøkstrinum ílegurnar skulu eisini leggjast í eina fasta legu soleiðis at tá privata eftirspurningurin minkar kunnu almennu ílegurnar vaksa og tá ið privat eftirspurningurin veksur kunnu íløgurn almennu ílegurnar minkatakk fyri
ja takk fyri næstur at røða verður magnus nei eg kom ein viðmerking í allar allarsíðstu løtu hon er frá bjarn
hnhammer ger sovæltakk fyri frú forkvina tað er eingin ivi um hett eittgott skilagott uppskot og ett er nakað sum kommunr hava eftirlýst í langa langa verðin stí tað lagti stórar stórar byrðir út á kommunurnar og so kemur ein stór játtan við á heisni og vissi mann vsu kommunurnar tær smørri kommunurnar sum hava nakrar møguleikar at kunna byggja ellisheim og sambýlur og so víðari so noyðist mann eisini at gera sum hettaher lógaruppskotið sigur so skalt tú hava møguleikan til at koyra álotingi upp til tar inntøkurnar sum tú fer eftir tí leisnunum sum her stendur gott nokk stendur at landsstýriskvinnan skal koma við einum akkurát hvussu tað skal útroknast men tað kemur nokk men men her er hetta r nakað sum ver eftirlýst í fleiri ár og hetta her er kærkomið fyri kommununarumígjarna takk fyri frúfor

takk fyri henn fyri forskoðina jú tað er eink ivastur í at tað er tað er neyðugt at tað varði hugt upp á ta tí sum sagt sum eg segði heraltu a tað eru tjá ár síðani mann lukut up á tað seinast so tað er hendur ta broytingar alla tíðina takk fyri
takk fyri næsturði røða verður magnus rasmussen ger so væl takk fyri
ja forkvinna nú er tað kommunustýrislógin sum er til viðgerðar tað er ein broyting í kommunustýrislógini og vit skulu nokk fara afturum tvey túsund og fimtan kanska trettan fjúrtan tá i mann arbeiddi við at leggja eldraøki út til kommunurnar tá minnist eg væl at tað bleiv tosað um akkurát hetta her við at nú fór kommunali búskapurin at vaksa nokk so nógv tí tað var jú eftirlønarskatturin sum fór út tilkommunurnar og mann hevði alla tíðina havt hetta her at kommunurnar kundu læna upp til eina álukning og tá ið mann segði eina álukning so var tað skuldi tað verað líka fyri allar kommununar eina álukning tað var líkamikið hvat skatta prosent kommunan hevði um hon hevði sekstan prosent ella hon hevði nítjan ella einogtjúgu so skuldi mann altíð roknað við trýogtjúgu prosentm tað var tað sum kommunurnar so nógv fingu tær í inntøku av persónsskatti eina álukning trýogtjúgu prosent við trýogtjúgu prosent og so kemur hetta her at nú skal eldraøki leggjast út og tað bleiv tosað um at so átti mann at hækka hetta her við at tað kundi læna meir enn eina álukning og tøl vóru frammi sum ja hví hví ikki eitt komma tvey ella eitt komma trý og sovíðari men tað tað bleiv so einki avtalað tá tað vóru ymiskar meiningar tað var ikki øll sum vóru so grøla glað fyri at loyva kommununum nettupp at hækka hetta her men ein ein tingmaður sum ofta hevði tað frammi tað vað eg kom skoraeim fyri sjálvstýrið at at fáa líkasum gongd ág hetta her men nú er tað so her og nú e mann gjørt eit lítið sindur øðrvísi nú er tað tað at staðin fyri at siga at tað er frá eitt tileit komav fimmogtjúgu so sigur mann tað er altso persónsskatturin og so tær flytingarnar sum koma frá landinum men allíkavæl er tað er tað eftirlønarskatturin og so nakar við dissufass soleiðisnar at

so er eitt eininteressant talva í í hesum málinum tað er hvussu mann sigur fordeilingin av eldri fólki er í føroyum tað má mann siga at tað tað sær mann heilt alvorliga hvussu nógv fólk eru oman fyri sjeyogtrýss tað kaøda í eysturkommunu so er tað fjúrtan prosent har stendur væl til við við ungum fólki meðan fara vit so til húsavíkar kommunu so er tað heilt uppi á fýraogtretivu prosentum av íbúgvunum í húsavíkar kommunu fýraogtretivu prosentum sum eru omanfyri sjeyogtrýss so hetta her er nakað sum kommunurnar eru glaðarfyri og mann sær eisini at kommunufelagið fegnast um hetta her men hyggja vit í sjálvt lógaruppskotið í í grein eitt so stendur nakað um at tað er landsstýrismaðurin sum ásetir nærri reglur um hvussu hvussu hetta her skal roknast tí tað stendur ikki at tað skal vera tjúgu prosent ella tað skal vera tað skatta prosent sum kommunan hevur ella trýogtjúgu prosent meðan eg haldi kommunufelagið leggur upp til at vit brúka hesa siðvenjuna sum hevur verið við hesum her trýogtjúgu prosentunum men tað er altso landsstýrismaðurin ella landsstýriskvinnan sum fær heimild í kunngerð at fáa tey tingini upp á pláss tað er veri ein arbeiðsbólkur sum hevur eftirmett hetta við eldraøkinum og tað bleiv flutt út til kommunurnar og tað er líkasum út frá tí arbeiðinum at mann er komin har eru fleiri viðurskiftir sum mann eigur at hyggja uppá og millum annað er hetta sum so landsstýriskvinnan í hesum førinum hevur tikið til sín eg haldi eitt áhugavert skriv er frá frá landsbankanum hoyringsvar landsbankin tekur undir við at tað hevur gjørt hett her men so hevur tað tvær viðmerkingar afturat landsbankin sigur millum annað at mann burdi kanska umhugsað broytt hetta her við at nú er tað flutt í mun til ella hvussu nógv eru sjeyogtrýss ár og hann sigur landsbankin hví er ikki fýrs ár tí tað blíva nógv fleiri eldri tað er so nakað mann kann umhugsa taðr tað er kanska meira eitt hugskot men so er tað hitt sum landsbankin flættar in í hetta her tað er hetta her við íløgunum hjá kommunum at mann samskipar tað við íløgunar hjá landinum og tað hevur mann tosað um í í nógv ár og eg eri ikki komin til nakra semju men vistu vit hugsa at tað eru níggjuogtjúgu kommunur í føroyum

níggjuogtjúgu kommunur í føroyum so er tað í veruleikanum tríggjar til fimm sum gera íløgur sum veruliga muna tá ið tað handlar um mann sigur búskaparligu gongdin í føroyum so at vist mann hevði komið teimum á talu og kanska kundi gjørt eina avtalu heldur enn at mann kanska meira restrektivt ferð til verka so so trúgvi eg at tað hevði verið ein gongdleið hetta málið kemur í fíggjarnevndini og tað skal sjálvandi fáa eina eina jaliga viðgerð og visti eg skal vordera so rokni við teg rættiliga góð undirtøka fyri at fremja hesa her broytingina hjá broytingina av skuldamarkinum hjá kommununum takk fyri
takk fyri næsturða røða verður beinir johannesen ger so
væja takk fyri frú forkvinna ja hetað er so broytingu í kommunustýrislógini og tað er dagføring av skuldamainum hjá kommununum og man siga her í viðmerkinum att sjálvandi tað er komi eitti tilmæli aftaná at tað var ein arbeiðsbólksum gjørdi eina frágreiðing viðvíkjan ina eftirmeting av eldraøkinum og hesin her bólkú arbeiðsbólkurin hann kom so viðymsum loysnim til hvussu mann kundití at sjálvandi síðani eldraøki bleiv lagt út ti kommunurnar so hevðu tað sjávandi verið ein størri fíggjarlig byrjað hjá kommununum og hesin her arbeiðsplássini komu so við nøgrum uppskotinum um hvussu mann kundi hjálpa upp á tað tá eina var so dagføring av skuldamarkinum og tá ið skuldamarkið av fyrstantýr bleiv ásett so bleiv tað sjávandi ásett eftir hvat i persónsinntøkurnar ella inntøkurar av persónsskatti vóru tí tað var jú tað einasta inntøkukeldan sum kommunurnar høvdu tá men síðani ta so eru ting broytt mann hevur inntøkur av eftirlønarskatti ogafturberingum og at sama so so er so er skuldamarkið tað er líka sum mn kan siga ikki sett eftir tíð ella tað er mann kann siga tage ikki dagført tað er ikki ásett eftir tí sum er galdandi í dag so at tað at mann ger hetta her tað er kanska í ja tað er eitt gott mál tí at mann sær tað sum henda talvan sum bæði kemdurhus og magnus rasmusen hava inni á atalvan vísir tað at tað er øgiliga ymiskt hjá kommunun umu hvussu inntøkuna er for deildar hjá summi so fylla hesi her eftirlønrskatturin hann fyllir meir enn hjá øðrum og at sama so er skuldarmarkið kanska ikki upp á sama máta sett mann kann siga ella skúlamarkið tað er ymiskt hrá kommununikommununi kans ag siga av tí sama og at sama so er tað kanska verri hjá summum at gera stórar íløgur millum annað í eldraøki sum tørvar ver á frameftir so ati eg meti tag er vit meta tað er gott at mann ger hetta her og atog at mann ja tí atkommunurnar eru øgiliga sperdar á ymsum økjum og millum annað er tað eldraoykin sum serliga tingi eru nógvar kommunur so tað ergott má mann fremur hesa dagføringina og kanska onkur spurningur sum eg komu í tankar um tá ið man fyrireikaseg til eta málið her tað er at í hesi frágoyringini sum bleiv gjørd ella handa í desembur tvey túund og einogtjúgu so er tað eisini aðrar loysnir mann hevurarbeitt við ella a hevur tilmælt um mun til hvussu mann kann hjálpa upp á fíggjarliga byrðina av at hava eldraøkir og tíki ðr ar eisini áhugavert um samgongan hevir g hyggja at fremja nakr av teimum tilmælunum eisini eg kann so kort fat siga tað eitt eitt tilmæl var tjað at lækka bóttsfrádráttini í kommunuskattinum tað taka vit í fólkaflokkin so ikki fund við men harvar so onnur áhugaverd tilmæli s vóru akkurát í tí arbeiðssetningin men júst hetta her við dagføringar á skulamarkinum tað eru ja tað er ein dagføring sum er neyðug av tít ma av tí at tá tað bleiv ásett so eru fortretirnar munandi broyttar so tað taka vit undir við og hetta málið skal fáa eina góða viðgerð í fíggjarnevn
takk fyri takk fyri næstur at røða verður eirikur í jákupsstovu ger so væl
ja takk fyri forkuna eg stóð fastur í kavanum
morgun tað vóru sikkurt rija nú er tað akkurát erikur jákupstov sum finguð orðið hðiverordiliga gott um tær fundirnir sum erin í tingsalinum kanska kundi flutt útum meðan røðarin v rðgersælja takk fyri frú forkvina ja í morgun tá eg skuldi fara avstað eg hevði uppgávuna at koyra børnini í skúla og barnagarð so standi eg buldrandi fastur í kavanum eg sleppi hvørki aftur ella fram og onkuntíð sum mann bara brúk fyri einum ovorðnum lítlum petti fyri ordiliga fyri ordiliga t sleppa avstað soisar a mann fær at flutt bilin eitt sindur grannina skuldi t eisini til arbeiðis o tíbetur so kom hann som kom hann hær og hjálpti mær soleis at eg fekk flutt hendan bilin tað lítla pettið sum eg slappa avstað otað er trygka tað sama sum hetta her uppskotið gongur út uppá tað er um mann skal geva kommununum eitt annað frírúm soleis at tey kunnu lofta við sær stóru uppgávuni sum liggur í at tey hava yvirtikið eldraøki heilt grundleggjandi so broyttar lógaruppskotið inntøkugrundarlagið sum ásetir skuldarmarkið hjá kommununi og tað hevur við sær fíggjarligar avleiðingar fyri ommunurnar tí tær kunnu lána meira pengar men tað broytir hvørki inntøkurnar ella útreiðslurnar altso pengarnir í systeminum eru fyri sovg tær somu tað ger heldur ikki tað at tú hevur nakrar broytingar í hvat tú kanst brúka til rakstur og íløgur heldur ikki eldraøki men tað gevur so møguleika at telja bæði persónskatt og flytingar frá landinum við soleis at skuldin kann brúka blíva størri eg haldi hetta verðar ein avgreitðstur spurning at avgreiða og tá ið vit hugsa um hvussu stutt og einfalt hetta uppskotið er so forstandi eg ikki at vit ikki hava avgreitt hetta fyrr enn nú so rós til hesar landsstýriskvinnrnar ruttvang at klára heta upp á tríggjar mánaðar tá i tað hevur verið ynski um tað u í eini átta ár og tað var eisini í tvey túsund og einogtjúgu har mann var samdur um at hetta var sirka loysturin sum mann skal brúka tá ið mann obarteg blívin samdur um at skuldarmarkið skal hanga saman við inntøkuna hjá kommununum ella tað sum mann kallar fyri eina álíkning og taka vit álíkningina ast a síggja at kommunufelagið heur eina viðmerking til tann partin har sum tey siga at kommunufelagið vil mæla til at hildið verður fast um verandi kunngerð sum ásetir trýogtjúgu prosent tað vil so siga at tað verður forklárað í uppskotinum eisini at at hevur kommunan eitt skatta prosent upp á tjúgu og farin á persónsskatta inntøku á tvær milliónir so arbeiðir mann í sambandi við skuldina sum um at skatturin er trýogtjúgu prosent ella at álíkningin er tvær komma tríggjar milliónir krónur að hevur verið galdandi í rúmatíð í kunngerð og tað virkar sum um at mann er samdur um at halda fast við hetta eisini nú tað verður broytt tá ð mann gevur kommunan at loyvi til at lána meir pengar og frágreiðingini er at tað snýr seg um eldraøkið so veit og eg haldi tað eisini vera rætt at landið ikki skal leggja seg út í hvussu kommunurnar arbeiða men frágreiðingin um hetta er eldraøkið so eg fari í hvussuer at hyggja eftir um hetta verður samtykt um kommunurnar nú fara at gera íløgur í eldraøki komandi ári tað liggur onkursvegna í denanum hjá einari kommunu at hon brúkar so nógvar pengar sum hon hevur og hevur um pengar so brúkaran so nógvar sum hon klárar so eru onkrar kommunur sum liggja inn í penguundir hesini lógarásett so er tað tí at mann hevur torført viði at finna okkurt skilagott at brúka pengarnar til isolera er einki galið við tí tí a kommunurnar hava jú onkursvegna tikið for nógv inn frá borgarunum um teir brádliga hava eina rúgva a pengna bók men tá ið vit síggja tær samlaðu íløgurnar og broytingarnar í skuldini hjá kommununi seggja yvir alt landið so kløkka tað ikki tá ið landsbankin í sínum hoyringsræri heitir á løgtingi og landsstýrið um at gera lóggávu sum ger at landsstýri betri kann stýra og javnað út í tí samlaða virkseminum í landinum frá ári lil ár við hesum tosar mann onkursvegna um tað fíggjarpolitiska regluverkið sum eisini er nevnt í samgonguskjalinum og sjálvt um mann prinsipielt kann ivast í um vit skulu gera reglur sum skulu bjarga politisku skipanini frá sær sjálvari so kann tað sikkurt gera mun men spurningurin er um tað yvirhøvur ber til um mann ikki hevur kommunurnar við tí arbeiðinum og um tað er møguligt at gera eina semju við kommunurnar um tann partin hetta málið kemur í fíggjarnevndina og tá eigur at verða samtykt tá vit koma har til men tað hevur eisini týdning at mann fer heldur seg til hvussu mann fær landið og kommunurnar at arbeiða betri saman ikki minst tá ið mann frá landinum hevur tikið støðu til at leggja so nógvar uppgávur út til kommunurnar nevna tað aftur tað er øgiliga gott at landsstýriskvinnan upp á tríggjar mánaðar klárar at koma við hesum málinum sum fleiri kommunur hava bíðað eftir í eini átta árso koma vit til viðmerkingar bjarni hammer
ger so væl fyri fýri forkvinna eg tonkti at taka tað upp sumi eirikuri arg jácepstovu vísti á endað myndamálan at teimum stendur fastur í kavanum um mann ikki sleppur víðari mann vildi hava skumt at mann sleppur ísíðari man fer ikki brúkt meir pengar so nú fer mann at lyfta loftið sig mun spurningum til eirikørur í jákupsstovu at tað burdi kanska verið øgiliga kærkomið hjá heninar kommunu sum tastiskar kommunu kanska
takk fyri okkara ja so
æ tað so eru tað nógvar kommunur sum hava brúkt nógvar pengar tey seinastu árini til at útbyggja í lokaløkinum og tað er eisini fyri øgiliga nógvar kommunur blivið ein stór uppgáva við tí eldraøkunum sum er lagt út og har hevur tú so kanska nakrar aðrar kommunur í landinum sum hava enn størri uppgávur tá ið tá ið tað kemur til eldraøkju um mann hevur ein øguliga stóran part av eldri borgarum og ja eghaldi tað var svar til garmahammer
takk fyri næsturða røða verður úr sólviti nolsøe ger so væl
broyta skuldarmarkið hjá kommunum so at flytingar frá landinum eisini verða tiknar uppí tá ið kommunur kunnu upptaka skuld og definitiónin av inntøkunum so ella so verður

hevur verið nevnt her nakað ferð nú at hetta her er eini avleiðing ella eitt úrslit av ítøkinliga av eini eftirmeting sum bleiv gjørd av eldraøkinum av lógini av eldraøkinum síðan hon varð lagt út í túsund og fimtan men og kjakið hevur meira líka minni koyrt síðan um hon um mann skal gera hetta sum mann ger nú broyta skuldarmarkið hjá kommununum og í hesum í hesum eftirmetingararbeiði sum bleiv gjørt varð hetta her eitt ítøkiligt átak sum bleiv mælt til at breiðka ella broyta skuldamarkið soleiðis at at eisini fyri at gera tað møguligt hjá kommununum at gera íløgur í eldreki neyðugu íløgurnar í eldreki sum sum skuldu til tá ið teir sjálvar skuldu umsita økið og tað sum mann hevur sætt síðan eldrikið verður lagt út í tresund og fimtan er tað at at kommunurnar samstøðuni hava brúkt nógvar pengar upp á eldrikið síðan teir bóðu koma út og fyri nógvar er tað eisini komið atan í markið vi í mun til útreiðslar í mun til inntøkurnar sum tær fáa til at reka eldraøkið fyri og tað er millum annað tí at mann ikki hevur gjørt tær neyvir broytingarnar sum skulu til fyri at kommunurnar skulu vera førar fyri at reka eldraøkið væl og ikki minst útbyggja tað eisini eg haldi ikki at mann hevur sætt eina útbygging á eldraðið í nógv ár við nøkrum fáum undantøkum og tí haldi eg at tað er uppá tíðina at henda broytingin verður

tað saman við hinum átøkunum sum eisini standa í eftirmetingini har eru fleiri sum eru eftir sum eisini varð mált til at gera fyri at loysa upp í inntøkunum hjá kommununum millum annað avtøku av eitt stivis avtøku av renststuðlunum har kommunurnar eisini bera sín stóran part av útreiðslunum og onnur átøk eisini onnur summi eru so gjørd millum annað at geva kommun kommununa heimild og áseta gjøldini og regulera tey og so víðari øll neyðug átøk millum annað fyri at kommunur skulu vera betri føroð fyri at viðlíka halda tað støðið sum er í eldraøkinum og vónandi útbyggja tað so eg haldi at tað er eitt gott uppskot at tað er eisini í tráð við at vit geva kommununum fleiri og størri økir at umsita so skulu møguleikarnar at umsita tá ein fullgóðan hátt eisini fylgja við og kanska arbeiða vit ov seint í sum heild tá tað kemur til akkurát tað tí at tað er arbeiði við eftirmysking av eldraðingunum er eftir hondini skjótt tvey ára gamalt og á lívhálvi er tað fleiri av átøkum sum afturátti sum framvegis ikki eru framd hóast eg meti at tað kann vera meira ella minni fullsemi um tað flestu av tað so men tað er gott at vit eru komin her til í øllum førumeg fari so eisini at taka at vísa á eitt hoyringarsvar frá landsbankanum sum tey

siga at samstundis sum mann ger hetta eigur mann eisini at fara og hyggja at hvussu ið hvussu mann kann javna og stýra hesum almenna kommunala viðstrevnum frá árið ella ár tí at tað kann jú vera ein natúrlig avlaging av tí at mann broytir hetta skuldamarkið at tað kann vera at onkur aktivitetur fer upp sum framundan er høgur og hetta hevur jú verið eitt kritikkpunkt nógv avstaðni frá í fleiri ár at tað má stýrast betur og tað haldi eg verta taka at nevna eisini at og har verður so eisini víst til at her fíggjarpolitiska regliverkið sum fíggjarmálaráðið arbeiðir við og har er samdur við undanfarna røðaðar hjá jákurstovu at kommunurnar eiga sjálvandi at vera tiknar við í tað tí at tær eru blivnar ella tann sum summar eru blivnar so stórar eftir hondini at tær at teirra ávirkan á samlaða búskapin er øgiliga stórur og tá ið kommunurnar tessera teir stóru kommunurnar um tær skrúva aktivitetis knøttin heilt upp so so merkist tað væl so eg haldi at tað er skilagott eisini at landsbankið vísir um hetta og eg haldi at tað er skilagott eisini sum fíggsóknirin sigur at tær fara at tosa við kommunurnar um millum annað tað og um fíggingina av eldraøkinum í síni heild sum eg eisini haldi er eitt er neyðugt at at gera takk fyri

juensen ger sovæl takk fyri frú forkvina hal tað er serstakliga gott fyri kommunurnar og serliga fyri tær kommunurnar mann skalu hava álit á kommunurnar at gera gera tað rætt tí at serliga tær kommunurnar sum sum til dømis byggja skúlar og batnagarð har sum tæir náa skuldarmarkini rættiliga skjótt tær eru ikkki so stórar og pengarsterkar kemur tað gagna teimum rættiliga væl og eg veit um fleiri longu kommunur sum sum eg veiti hava nátt næstan markinum sum koma o fáa gleði av haesum her og kunnu gera íløgur í ein skúla til dømis og gera okkurt annað afturat so tit iki standa bundin niður í í fleiri ár bara við einari íløgu og restin forfyllurtakk fyri
takk
er sjálvum nólsoy gjørt væl takk fyri nú nevndi johannes joensen ella brúkti orðið álit og aftur har er munið satt út frá tí at vit leggja alt størri øki út til kommunurnar at umsita mángar útsøga vit hava eitt ávíst álit á teimum eisini og sjálvandi skulu vit hava tað og eg eri samdur við johannes joensen tí at tað er ein góð broyting sum sum fer at gagna kommunuvæl eisini og veruleikan ein sum skuldi verið gjørt langt síðan og har eru eisini fleiri aðrar broytingar sum hevur víst í átil dømis í eftirmegin eldraðurkinum sum eisini eiga at gerast saman við hittari eg
takk fyri karla
ger sovæløhtakk fyri frú forkvina ja hetta her er mann kann kalla tað hesti fri eitt eitt fíggjarligt regluverk sum vit í løgtinginum áleggja kommunurnar upp á ein annan máta og o og og er taðikki itt lítsa sindur altso at vit áleggja kommununum eitt fíggjarligt regluverk og ikki sjálv í løgtinginum áseta okkum sjálvum eitt regluverk til at stýra landsbúskapin eg vil selvøt nakrar hugleiðingar um tað
sólvit er nolse
ger sovælfyri óg nú er tað soleiðis atat vit hava eina lóg um kommunustýrir sum sum verðursum liggur hjá landinum og tað kann sjálvandi kanska virka ittsindur pulkalst at vit áleggji siga ella seta rammunar fyri o h hvat kommunurnar ella hvørjum rammum tað kan virkurin undir men soleiðis er tað nú einaferð og eg veit ikk um hetta her kann samanberast við eitti fgjapolitiskt regluverk tað tað veit eg so ikki men í øllum førum haldi at tað í mun til tað fíggjarpolitiska regluverkið sum vit hava tosað um haldi eg havai skilagott at tikið kommunurnar við og vita um har eru nakar møguleiki um um tað kundi verið partur av tí tað haldi eg absolutt tað ver neyðugt tí tann stóri aktiviteturin sum hevur verið í landinum seinastu árini er ikki bara frá landinum men eisini frá kommununum so har er absolutt nógv at tosa um millum land og
takk fyri takk fyri næsturða røða verður stefan klein poulsen ger so væl
ja hetta er e løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um kommunustýrið kommunustýrislógin sum snýr seg um broyting av skuldarmarki og í stuttum so er tað tað at tað verður víðkað soleiðis at tað mil siga a mann helstur ikki skal skylda mæir enn ein álíkning so verður tann álíkningin alt annað líka størri tí at nú tekur mann flytingar frá landinum og annað við í ta inntøkugrundarlagið og tað gevurtað gevur góða meining øhtað eru nógvar neyðugar íløgur kommunrnar hava fyr neyðini at gera og loftið fyri fyri fígging altso ffyri skuld tað tað verður hækkað og tað ikki tí at at teir kommunurnar helst skulu knapla høvdið upp undir hetta loftið meni men tað gevur góða meining at at visti mann hevur útreiðslur og inntøkur annars av hesum her at tað verður tikið við soleisr at loftið ikki er órímiliga lágt og og skulu tær kommunurnar sum brúka hesar íløgurnar til nakað ávíst tað er eisini nokk so áhgavert tí at ariku jákustovu nevndi at argumentið er at jamen so burdi pengarnar farið til eldra øki

er tað serliga tær tað sum hann tekur uppí hendan álukningin øhog og og har er tað hendan talvan sum onkur annar hevur tikið fatt í sum vísir hvussu stórur partur av fólkinum í tann ávísa kommununum er eldri enn ella er sjeyoghálvfjerðs ár nei sjeyogtrýss ár og eldri frá tvey túsno tveyogtjúgu og og tað spennir øgiliga vítt altso húsavíkar kommuna sum stendur til hava flest eldri íbúgvar hevur fýraogtretivu prosent meðan eystur kommuna liggur heilt niðri á fjúrtan prosentum altso tað tað tað er taðer ett spennindi upp á tjúgu prosent stig og tað er tað tað vísir at at støðan í ávís kommunum er er rættiliga ymisk og og og sum tað eisini verður nevnt í hesum uppskotinum so so er tað serliga kommunur á á suðri og sandoynni men ikki bara tær sum sum fáa stóran ágóða av hesum her økommunufelagið tekur so fult undir ið hesum her í sínum ummælisskrivi landsbankin hevur ja tekur undir viðhesum her um hat hevur so tvær viðmerkingar afturat vísir á at býtið av eftirlønarskáttinum millum kommunur kundu verið øðrvísi so atað í størri mun verður býtt eftir talunum av eldri og fólki ið eru yvir fýrs ár og og tað akkurát hví hvítór siga tað hevur ávart at spurt spurt nærri inntil men íí frágreiðingini hjá búskaparáðnum so so so so gjørdi nokk nógv burturúr hesum er talinum at ttað verða fleiri fleiri fleiri íbúgvar sum komu hendan bólkin altso fýrs ár og uppheftirni og og tað kanska var serliga her at at útreiðslurnar bæði til hjá heilsuverkinum og og sikurt eisini hjá kommunu á eldraøkinum vaksa men um tað nakað annað um tað er nakað annað so liggur í tí tað

øja og so er taðhett her við fíggjarpolitiskum regluverki at mann saman við kommununum stýrir frá ár til ár hvussu íløgurnar ella royni spaa íløgurnar út og og og og tað afturvendandisto hoyrir um at ikki er føra ja ikki ger íløgur meðan tað eru hákonjukturur og og gera tær meðan dier lagkonjukturur tað er tað er tann sama søgan vit teira har men til allarseinast frú forkvina so er tað undir serligum viðmerkingum har verður tað eitt sindur meir útgreinað um um hesa greinina her har mann víðkar og sigur at í uppskotinum verða umframt inntøkuskattin eisini flytingar frá landinum nevndar her verður hugsað um eftirlønarskatt og endurgjald fyri kataserskipanir sum kommunurnar í dag fáa og so stendur afturat men orðingin er við vilja broytt orða soleiðis at til ber at taka fleiri flytingar við í framtíðini og har er eisini ávirta hoyrt hvørjar flytingar talan er um um tað er nakar sum á umtað n tøkiligt mann hugsar um ella um tð bara nakað sum mann hugsar allarhelst fer at koma fyrr ella seinni tað verður so ikki upplýst her men tað fari eg eisini at spyrja um í nevndini takk fyri
takk fyri næstra røða verður bjarni hammer ger so væl
ja nú landstýrskvinnan hon er ikki beint her men hon er á veg taðhevu ho boðað frá honum veg hon er upptikin í øðrum í øðrum ørindum og kemur at taka saman um øll tey trýu málini sum koma ella eitt mál kemur afturat summ at takast saman um øll tey málini so tað er ikki tí at hon ikki ynskir at vera her hon er upptikin í einum øðrum átrokandi máli men hetta her lógaruppskoti sum er nú hetta her er eitt kærkomi uppskot og tað er væntandi an nú bíðar eftir hesum her í áravís vistiman káa hygga eftir bara mátinum hvussu mann útroknar álíkningina so skal mann líka aftur til tvey túsund og trý fyri at fáa fyri at tað skal gerast ein broyting í tí i skul hyggja eftir sjálvum lógaruppskotunum sum stendur at er nøttugp skuldim meira enn árliga inntøkugrundarlagið hjá kommununi frá persónsskatti og flytingurin frá landinum krevst loyvi nú flyting av landinum komið við klevst loyvi frá landsstýrismanninum á økinum hetta her uppskotið her er sjávandi t ein fylgilóg aftan á at eldraøkið bleiv koyrt út til kommunurnar eg haldi øll nú eru tey hjá kommununum tað heur verið líkasum tvey túsund og fimtan men eg haldi uttan at fara inn í ta kjakið umaftur so var tað eingin ivi um at tað bleiv ætlanastað skunda í so nógv ígjøgnum tað bleiv koyrt út feri at gera okkurt stórt og tað bleiv tað eisini men mann má so siga tað at sjálvt um tað hevur verið ein øgiliga stór og tungur burður og byrða hjá kommununum at hava borið í áravís tí tey hava noydst at gjørt tað tð hevur gingið út yvir nógvnógvar tí vanliga rakstrinum tí at tann afturberingin sum kom in aftur til flest flestu allar kommunurnar hevur verið alt alt forlág í mun til tá ábyrgd sum hevu lagt á tey tað var eingin ivi um at tá ið landið hevði tað so var tað væl og virðiliga pýnt og forsømt nógvastaðnis og fyri at tey hava sjálvandi sæð tað skriftina á vegginum at tað fara at tyngja emmi meira almenna geiran hjá landinum so bleiv tað koyrt út tilkommunurnar og mann kann so halda hvat mann vil um tað tað var haldi eg ikki rætt at koyra tað út tá tað var men flestu kommunurnar í landinum hava so lofta tíð har var so loftav tí eg vil líka vísa á eitt sum eitt sum er viktigt við viðmerkinunum her vis mann tekur og hyggur eftir t tað varðu lagt up t at landsstýrismaðurin skal koma við henni skal koma útgreina inntøkugrundarlagið hvat nettin skuldin hvussu hon skal roknast altso mann leggur afturberingina frá frá forskatningini og diss fass og alt omaná og so er tann og so gangavið bman brúkarse trýogtjúgu prosentini fyria felags inntøkuskattin hjá kommununum men so er tað allíkavæl afturberingin er forkert tað vita oykur av og tað hevur verið eftirmeting hevur verið aftan á fimm ár og tey fimm árari eru soðhani langsjan farin men nú gleðikum at fáa at vita eisini hvussu fer afturberingin til teir ymiskju kommunurnar at vera okur sóðu eisini hvussu tað bleiv fordeilt tá ið tað bleiv fordeilt ymsar kommunur fungið eina avtalu sum vóru meira lutraktivir enn aðrar men tað er so tað sum tað er men tað sum er sera umráðandi at hyggja eftir frú forkvinna tað er tann parturin av fólkum sum er yvir sjeyogtrýss ár í dag í og tað sum eg loypur í eyguni tað er tað at miðal fyri alt landið er tað sekstan prosent av borgarum í føroyum sum er yvir sjeyogtrýss ár men sum mást tú hyggja eftir frá tí økinum ella eg veit ikki um tað er báði gott og kanska ringt at tað vísir seg at fólk yvir sjeyogtrýss ár trívast øgiliga gott suðuroynni og tað eru eisini gleðast um at eg hava tað kanska betri harenn aðrastaðnist tí vit skulu hyggja eftir prosentsalsinum har miðal er sekstan tvøroyri har er tjúgu prosent vá tjúgu prosent sumba einogtjúgu prosent hov trýogtjúgu prosent porker er fýraogtjúgu og famjøn trýogtretivu prosent yvir sjeyogtrýss tað merkir tað at hasar kommunurnar ikki bara tær tað eru aðrar kommunur eisini sum eru har uppi lítlar kommunur skálavík húsavík er toppskorari vestmann er tann einast av teimum stóru kommununum sum eg eisini er uppi á tjúgu tað vísir tað at eldraøkið tyngir tær kommunurnar nógv meir enn varn aðrar kommunur verða tyndar

at heita á samgonguna sum okur sita í nú at okur skulja fáa eina afturbering tær kommunurnar sum eru harðast raktar sum eisini samsvarar við hetta her prosentsatsrin sum er kommunurnar í føroyum hava eftirlýst í langa tíð tar sum hava brúkføri tað eru kommununar í føroyum sum eru øgiliga sterkar okur hava eina beint her sum hevur ein øgiliga stóran trupulleika við at baðaavi pengarnir altso hvat kú brúkar tær til tar verðu bygt í eysturvest men tað er virkliga gleðiligt at tey hava møguleikan men tað hava aðrar kommunur ikki to er tað eingin ivi um tað at hetta har mátin at betala aftur til kommununan skal broytast so tað tað fylgir eftir gongdini sum er tí samansetingin í føroyum hon er soleiðis ær tí mann rekur fólk inn í miðstaðararøkið altso tú rekur tey tú ger tað faktiskt ó møguligt at fáa lálð uttan fyri miðstaðarøki til sum jakop vlja siga í ilrin tat gert tú ikki men tú kanst fáa fýra milliónir rán í havn men tú kandi ikki fáa eina milliónir uttanfyri nógvastandis tí skal tað gerast meira lutraktivt og adtraktivt í hesum ikki fara at gera tað breitt eldraøkið skal eisini skal fordeilas soleiðis at tað er kommunurnar tað stendurog svart ebla hvítt hvar tey eru sum hava brúk fyri hægri afturbering og tað skal mann eisini líka og tað fær ok at syrgja fyri tá tað kemur har til øgiliga umráðandi tí hetta er fullkomiligani vatnforbýtið og tað vitandsfyrlandssýrskvinnan sum koyrdi eldra øki út kemur at halda røðu nú vónandi kemur hon at fortelja um tey tey mistøkini sum vórðu gjørd og tær tær tað sum hann ikki burdi havt gjørt sjáðandi ha tí nú tíðin farin annars heilt stutt so er taðit øgiliga gott uppskot gott at mann veruliga kann fáa ta inntøkuna sum kemur forafturberingini aftur til til kommunurnar soleiðis at tey kunna kjaka lán og byggja eftisteimam sambýli ella hvat ey skula vera tí tey ger tað møguligt tí tað er tungt at driv eina lítla kommunu í mun til ein av kommunu har sum føroya fólk roynar at reka øll inn í
takk fyri takk fyri at ganga út frá tá ið tingmaðurin endurgav ein jacob so hugsaði hann um jacob vesturgaard tingmann ein viðmerking frá bára steiða nielsen
gersvæja takk fri forkvina skuld ræddar ongar kommunu men rætt skórarætt at tá ið inntøkugrundarlag hjá kommununum verður broytt so er eisini rætt at tillaga lógina fyri skuldarloftið eftir tí ø nú var bjarni hammer inni á hesini her at av fleiri kommuna í føroyum har tað var omanfyri tjúgu prosent ser omanfyri sjeyogtrýss havar ein stór kommuna og tað var vestmanna kommunu men tað fíggjarlógar uppskotið sum nú er komin in á tingið batær ikki um hetta ella betrar ikki um hettar tí at størsta avbjóðingin í vestmanna er tað at tú fært ikki fólkavøksturin sum tú sært restina av landinum í vestmanna ætlanin var at gera ein tunnil vil bjarni hammer standa við at gera tann tunnilin at seta pengarnar á aftur sum henda samgongan hevr tikið av fíggjarlógini sum løgd fyri tingi

gersuvæltakk fyri frú forkvina har má eg siga til fyrrverandi løgmann at tann einasta kommunan her norðuregi sum hevur tjúgu prosent allar hinar kommunurnar suðuroynni og mann hevur skotið ein langa mapíl eftir suðuroyartunlinum øll tey síðstu fýra árini fullkomlianher veru líka glaðar fullkomiliga líka glaðir sitð í øllum kassanum fult av suðuroyingunum eisini líka glaðir og og løgfyrverandi løgmaður hevur ikki giviðti han tanka heldkur men og tað vísir nemliga gott at føla tað sín egna kropp hvussu tað er at vera settur til síðus tykur hava brúk fyrá heinum tunnilig í vestmanna varð brúk fyri einum tunniliguí vestmanna og tað var suðuroyingar eisini sjálvandi fara okur at arbeiða fyri at gera samfelagskervið nógv betur men eg knn nevnas eftur afturat har sum skuld dreðka drættar ongan eitt sum ger eisini hesa minnu kommunurnar taðe segdu vestmannakommuna eisini tað ger tað at tórshavnar kommunu og aðrar kommunur seta skattin so langt niður at aðrar kommunur noyðast at pressa skattin niður bara fær varðveita borgararnir tí tey hava havta ikki práva av at at vera tað er so ornur ting sum mann eigur at hyggja eftir
ikki loyva tað takk fyri hesu sína bert hata

eldraøkinum í suðuroynni og afturberingini sum eru rættiliga skeiklað eg kann til dømis nevna tað at í suðuroynni sum er eitt eldraøki hevur tað ongantíð verið pengar til at seta í verk fyribyrgjarnar til fimmoghálvfjerðs pluss tí tað simplans hava verið pengar nokk til tað so tað er ordiliga gott at tú ger vart við at bjarni hammer tingmaður ger vart við hetta her og at mann fer at taka tað upp takk fyri
rbjarniammer gersuhja takk fyri frú forkvina jai at har er sum súsana bertessen vísir á so er hetta her ein hetta hevur verið ein trupulleiki í langa tíð mann rennur runt og sløkkir eldar fólkini jaka runt og gera tað mest gera ta mest neyðugu viðgerðina sum yvirhøvur kann gerast um hann hevur ikki tíð til at raðfesta sum súsanna bertesan vísir á millum annað fyribyrgjandi heimavitjanum er nakað sum vildi spart landinum nógvar nógvar pengar men tað er ikki ráðtelgda tí at mann hevur valt tí næsti røðari sum kemur upp hevur valt at valdhena títa gera at gera eina fordeiling sum var øgiliga skeiklað men men tað er skal at vera pláss til at gera trupulleikar so leingi mann sær tað at mann vild bøta upp á tað og gera tað betur og tað er tað sum eg vóni at okur fáa fortalt nú at at mann skuldi heldur havt gjørt eitt sindur øðrvísi enn mann gjørdi men tá t samanumtikið so haldi at kommunurnar hava loftað tey flestu kommunurnar hava loftað eldraøkinum øgiliga gott og betri ennhvat landið kundi gera takk fyri
takk fyri hennara røða verður annika olsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna at byrja við so vil eg siga tað at eg eri nokk ikki ein av teimum politikarum sum hyggja aftureftir mann kann hugleiða og fylsotera og diskutera og ilskast hendan vhvørt eldraøkju skuldu leggjast út til kommunurnar ella ikki eg haldi at tað var tann einasta rætta avgerðina at leggja eldraøki út til kommunurnar tað er eingin ivi í mínari sál mann hevði japa om mann hevði tosað um mann hevði diskuterað um mnn hevði manererað við hesum her økinum og tað var komið har til at mann mátti taka eina avgerð tað avgerðina slappi eg at taka og tað eri eg opnaani fegin um at eg tók ta avgerðina at leggja eldraøkið út til kommunurnar tí kommunurnar hava faktiskt eg vil næstan siga uttanundantak lyft hesa uppgávuna fyrimyndarliga fyrimyndarliga við nærlagnu og við hegni og við dirvi hava tey lagt sið seðlarnar til at røkja hetta økið so gott sum tey nú kunna ja tað hava verið tað hava verið avbjóðingar við millum annað hetta her við skuldarmarkinum at mann ikki kann fara upp um hesa her álíkningina sum sum stendur í lógini at kommunurnarikki skula fara upp um tað haldi g eri ordiligani gleðiligt at mann nú kemur við hesum lógaruppskotinum og lyftir lyftur tað markið soleiðis at kommunurnar kunna gera íløgur í hetta øki tí síðan at hetta økið bleiv lagt út til kommunurnar er eingin desiderað íløga gjørd nú siga íløga nógvur rakstur er settur til allastaðni runt um í landinum men íløgur er tað ikki gjørdar til stóru uttan her í havnini har mann hevur bygt umlatingar og reabiliteringsdepilin urd sum eg haldi er eitt tað besta stigið sum er gjørt á eldraøkinum tað var undanfarna býrasamgonga sum tók stig til tað og tað eri eg ógvuligani fegin um tí tað er nettupt tað mann skal gera á eldraøkjunum at seta inn fyribyrgjandi at menna okkara gomlu at geva teimum førleikarnar aftur og at geva teimum ta neyðuga rlireabiliteringina soleiðis at tey kunna verða byrg og búgva heima og har við eisini vera longri í sínum egna heimi hvat tey allarflestu eisini gjarna vilja tað haldi er vegurin fram og eg hopi eisini at nú kommunurnar fáa hetta her høvi til at gera íløgur at tað er tann vegin mann fer at mann fer at byggja fleiri umlatingar og reabiliteringsdeplar til okkara gomlu runt um í landinum eg veit at eisini verður neyðugt at byggja røktaramspláss og tað er eisini eitt á veg her í havnini til fýraogtrýss borgarar har mann eisini byggir sekstan keiti tað sekstan røktaríbúðr soleiðis at okkara gomla eisini kunna búgva saman við sínum maka og fáa røktartænastur tað er ein avbjóðing sum okur hava fyri framman tjóðbangin kom við einari nokk nokk so daprari mynd av hvussu ið býti millum gomul og ung á arbeiðsknn arbeiðsmarknaðin kemur at síggja út tey komandi árini har er millum annað nøkur áhugaverd tøl visti okur hyggja eftir teimum fimmogtrýss til níggju og hálvfjerðs ára gomlu so eru tey trettan prosent í dag av tí samlaða fólkunum og í tvey túsund og trýss telja tey seytjan prosent flyta okur longur upp og hyggja atir teimum fýrs ára gomlu so eru tey fýra prosent í dag men í tvey túsund og trýss eru tað uppi á ellivu prosentum so ja her er neyðugt at seta inn og tað er neyðugt at seta rætt inn og viðvíkjandi sum hava verið til fíggjarleisl og annað so vili eg bara siga tað at visi tað stóð til mín tá tá ið eldrøiki bleiv lagt út so bleiv tað lagt út til sjey kommunur eg hevði ynskt at mann hevði eina kommunusamandlegging tað var tað bara ikki undirtøka fyri tí so hevði tú faktiskt lagt út til sjey sterkar kommunalar eindir so tað sum tað sum so var kompromii tað var at mann legði tað út til nøkur samstarvsøki í staðin viðvíkjandi fíggingarloystim so haldi eg het her við eftirlønarinngjaldinum hevur passað nøkurlunda væl vistimann hyggur eftr tórshavan kommunu sum tað faktiskt passað í munu til hvat tað kostar at reka eldraøki inntøkurnar frá frá eftirlønarinngjøldunum men tær fara sjálvandi at broytast tí at tær renna ikki inn í landskassan forevvur so longu í tvey túsund og fjøruti kemur tað at broytas so har má mann fara inn og hyggja eftir hvat mann so ger so hetta her krevur eina eftirmeting viðvíkjandi dyst og fass og nis har rakar tað sjálvandi eitt sindur ymiskt alt annað upp á hvar hesir útisiglararnir búgva so tað kann ikki vera ein støðugur ein støðug inntøka hjá kommununum tí tað flytir seg í millum kommunurnar so ja fíggingarleisturin hann skal endurskoða soleiðis at okur kunna tryggja okkum ati at kommunurnar fáa tað sum eldraøkið veruligani kostar
takk fyri ein viðmerking frá eykum samuen
pasen ger so væl takk fyri frú forkvinna eg haldi sjálv at tað er gott at tað kemur nú hetta her við hesum skuldarbarkinum tí at tað er tað einasta rætta at gera mein eitt sum kann bekimra meg eitt sindur tað er um kommunurnar so fara at brúka hetta her loftið til at gera íløgur í eldraøki ella um mann bara fer at økja skuldina til onnur ting tað er ikki tí eg veit ikki um hvussu mann kann fyribyrgja tað men men tað er øgiliga nevnt at fara at hækka lániloftið og so ikki gera íløgur í eldraøkinum sjálvt um tað er tørvur á
gott
polsen gersovæja takk fyri frú forkvinna ja tað er púra rætt sum eygum samelsen er inni á at mann kannkoma út fyri at pengarnir ikki verða brúktir til tað men tað mukur vóna at kommunurnar gera og eg havi so níkið sothórt álit á kommunupolitikarum og kommunala geiranum at tað verður ikki brúkt til taðt og fjasta fer til tær tænastur sum liggja tættast at borgarunum og visti mann hyggur eftir hvat kommunurnar veruligan hava brúkt upp á eldraøki í rakstri so haldi eg ikki at tær hava verið smáligar hyggur mann eftir eftir kommununum runt um í landinum so hava tey veruligani hvítt seg og sett nógvar pengar til hetta hetta økið og eitt afturat sum eg haldi er ókvuligani viktigt at fáa sagt í mun til tað at eldrøki liggur úti hjá hjá kommununum tað er at nú kunna kommunurnar sjálvar raðfesta mann skal ikki niðan her í tingi og biðja um eina reingerahjálp mann skalikki niðan í tingi her at biðja um at fáa ein reabiliteringsdepil tað kunnu kommunurnar sjálvar gera tað er kommunalt sjálvráði og tað haldi eg er óglan
positivt takk fyri næsturða røða verður magnus rasmussen
ger sovælja takk fyri frú forkvina eg skal ikki leingja hetta her orðaskifti tá ið tá ið tað bleiv nevnt tá ið tað bleiv nevnt at kommunurnar ikki hava gjørt íløgur síðani mann yvirtók av eldraøki uttan at tórshavnar kommunan hevur gjørt tað so so haldi eg skal koma íð eini rætting á skálafjøðina gjør mær stórar íløgur tá ið eldraøki blavð yvirtikið tí eg var mitt í tí sjálvur eg eg eg veit tað so tað kommunurnir hava gjørt íløgur og so hetta her við skuldarmarkinum tað betíi ikki at kommunurnar fáa meira pengar altso mann má ikki líkasum blandað tað við tað hetta er gevur teimum ein møguleika til at læna meira pengar og tað síðsta so havi eg hug at siga at tað eru kanska tvey sløg av kommunum ella samstørvum tað eru tey sum bara brúka tað sum tey fáa frá landinum til eldraøki og hinar kommunurnar ella hinir samstørvini eru tær sum tær fáa brúkatað tær fáa frá landinum og so fara tær í egnan kommunukassan og eg haldi eg vil pástanda at fyri at mann skal liva upp til lógina so máma niður í sín egna kommunukassa fyri at kunna lyfta eldraøki so høgt upp sum eg haldi tað eigur at vera og so til seinast at kommunurnar halda va hava klárað tað frálíka væl og tað gera tær í allarflestu førum og hetta her er eisini eitt dømi um tað í størstan mun takk fyri
takk fyri síðani verður tað landsstýriskvinnan í fíggjarmálinum ruth vang sum fær orðið
ger so væl takk fyri frú forkvinna nú havi eg tíverri ikki verið við til alla viðgerðina av hesum málinum av serligum orsøkum men eg skilji at tað er komið nokk so víða undir viðgerðini og sjálvandi hetta grýpur eisini inn í í nógv ting ikki minst emeng av fígging av eldraøkinum sum vil eisini hava sett okkum fyri í samgonguni at at fáa avgreitt men akkurát hetta uppskotið er eg haldi tað er nokk so greitt uppsett í uppskotinum at tað er endamálið er at altso tað egentliga prinsippi við hesari ásetingini um at skuldi tað ikki kal vera størri enn eina álukning tað er jú statvek galdandi tað er onkursvegna fortreytirnar sum eru broyttar tí at nú er inntøkugrundarlagið hjá kommununum víðkað við øðrum inntøkum eisini so tað er egentiliga bara ein ein tillaging í mun til veruleikan at ati hetta uppskotið gongur út uppá eg veit ikki um tað hevur hava verið nøkur ivamál í mun til skjótt uppskoti men í sjo fall so hava vit møguleika fyri at viðgera tað nærri í fíggjarnevndini men eg skilji a lanum at tað hevr verið ein góð og konstruktiv viðgerð av málinum so eg síggi fram til víðari viðgerð takk fyri
takk fyri sovorðu tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið í tingmáli áttaoghálvtrýss sum nú verður beint í fíggjarnevndina vit fara so víðari dagsskránni til seinasta mál á skránni í dag og tað er fyrsta viðgerð av løgtingsmáli nummar níggjuoghálvtrýss sum er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um meirverðisgjald meirverisgjald lógin og tað snýr seg um longdarfreist fyri at fáa endurrindað meirvirðisgjald av íløgunum í almannagagnligt frítíðarvirksemi og eg skal biðja um framsøgufólk framsøgufólkini vera fyri javnaðarflokkin johannes joensen fyri sambandsflokkin magnus rasmussen fyri fólkaflokkin beinur johannesen fyri tjóðveldi eirikur jákupsstovu fyri framsókn karlott hergarson og fyri miðflokkin seffan klein poulsen fyrstur at røða verður johannes joen
sellger so væltakk fyri frú forkvina

trimum pørtum kann ann siga eftar uppskot til løgtingslóg um broyting løgslóg um meirvirðisgjald longd freist fyri at fáa endurritað meirvikisgjald av íløgum í almannagagnufrítíðarvirksemi og so eigur at standa ein lítil rætting í einum tla broyting í einum

afturbering av meirvikisgjaldi eftir grein trý a í meirvikisgjaldslógini almannagagnigum frítíðarvirksemi har vevður við uppskotnum longt við trimum árum frá einogtjetunda desembur tveytúsuno tveyogtjúgu til einotjeta desembur tvey túsun og fimmogtjúgu og samstundis varð eisini setingin víðkar soleiðis at tað nú beinleiðis framgongur av lógartekstunum at kirkjuskattur verður javnsettur við innsavnan av gávum og samsvara hetta við eina árliga ella áralanga umsitingarliga siðvenju sum hevur sítt grundarlag í at vit í føroyum hava trúarfrælsi har tað stendur á øllum frítt at melda seg inn í ella út úr einum kirkjufelagsskapi

og ein onnur broyting er ummar tvey tað við løgtingslóg nummar sjeyogtjúgu frá sjeyogtjúgunda februar tvey túsunogtrýogtjúgu broyting í løgtinslóg um meirverðisgjald hava freistin fyri endurrindan av meirverðisgjaldi í sambandi við keyp av plogg inn idakførum longd frá tretinda juni tvey túsuno trýogtjúgu til einogtretunda august tvey túsun og trýogtjúgu av misgámu var freistin fyri enn nær akfarið skal verða skrásett ikki broytt samsvarandi tað verður gjørt við hesari broyting og so er eisini eini eini broyting tr til grein tvey áseting um gildiskomu umframt gildiskomu er ásett ein skiftisregla sum fevnir um verkætlanir ið eru settar í gongd áðrenn einogtretina desembur tvey túsuno tveyogtjúgu hesar verkætlanirnar eru eisini fevndar av løgtingslógini so heisar tríggjar broytingarnar eru

til tar fyrstur at siga at sjálvandi skulu kirkjan verða umfataðir av av av hasum jaldlógini sum almenna gaglig frítíðarvirksemi tí tað verður sagt í reglugerðini at at treytirnar fyri at fáa endurgold og meirvikisgjald eru at talan ikki er um vinnlug virksemi at talan er um almenna gaglig frítíðarvirksemi og at í minsta lagi trýogtretivuprosent av samlaðu íløgukostnaðinum er fingið til vegar sum gáva ella við óløntum og sjálvbotnum arbeiði og har í kemur kirkjuskatturin eisini sum eisini er sjálvboðin tí tú kanst jú frávelja at betala kirkjuskatt oeg hali að er sera týdningarmikið tí at millum annað hendi ymiskt tá hendan lógin fór í gildi okkurt hendi á tvøroyri við at okkurt virksemi har mátti steðga upp tí teir fingu ikki meirvilsgjald endurgoldið og milun annað var ein umbygging av múas kirkju sum har tað fingu trupulleikar við tí tað var siðvenja at mann fekk endurgoldið mairvitsgjaldið og knappliga nú so var tað ikki tað var einllana tulking hjá taks sum segði tað at at nú knappliga var kirkjuskatturin ikki við í hesi undantøkuni men hesim fingu rættlagði hesari lógini her um mann hevur prisinserað tað betri í lógini og tað er sera gott tí sjálvandi allir hesir felagsskapir á almenna gagli felagsskapinum gera eitt kempiarbeiði summi visi mann hugsar um tað meirverisgjald at fáa aftur í hesi lógini hvussu nógv teir geva samfelagnum hini manna borðið kann mann siga tað er mann kann siga tað tað er ringt at at at lýsa í pengum tí í nógvum førum er tað virksemið sum handlar um fyribyrging tá mann snakkar um øll tilmælin sum løgmaður hevði fyri í teimum átøkunm han hevði um hvussu mann kundi fyribyrgja ymiskkunnu bæði ungdómi og orðum at tað koma í ringar støður ringar vanar so er mann sagt at ítrótturin er ein faktorur sum ger tað at mann mann hjálpir ungum á beina leið men so er tað eisini annað frítíðarvirksemi skótavirksemi og annað og her kemur tað frítíðarfelagsskapur á ymiskum slag og eisini samkomur í kirkjur og vist ann hyggur eftir øllum teimum felagsskapunum í samfelagnum sum ofta er villigt virksemi altso tað er virksemi sum ikki kosta tað stóra ella tað er fólk gera tað av sínum fría vilja uttan at fáa løn afturfyri í nógvum førum so er tað eitt kempiarbeiði sum verður gjørt og eg veit ikki um nakar nakrantíð prøvað at gjørt upp í pengum men eg hugsi at vit snakka um nógvar nógvar nógvar milliónir tilsamans visti mann fer at telja nú hevur mann eina skipan einan fyr tað sum et frítíðarvirksemi at mann í ítróttinum hevur eitt ar mann kann fáa eina skattafría upphædd upp til hálvtrýss túsund krónur fyri at virka sum venjari og og dómari og annað sum mann ger innan fyri ítróttin og har sjálvandi ynsku vit eisini at fáa skótarnar og okkurt annað frítíðarvirkseminí sum bara kostar eg meini at tað skuldu kosta millum hundrað og trý hundrað túsund krónur eyka og tað hevði eisini verið tað rætta gjørt so tað fara tær stremba ímótir at gera tí tað sum teir geva tey geva í landskassan í hinum endanum tað er mangar fyri tað sum vit geva teimum í millum annað meirvirðisgjaldið afturindan meirviðisgjaldið og og afturindan av av lønum ella sleppa frá atbetala skatt up til hálvtrýss túsund so eg hugsi at vistimann hyggur eftir hesum her sum eina heild sover tað eitt skilagott uppskot og og hatta við bilinum og tað við við gildiskomuni sjálvandi tað er tað skal sjávandi rættast men eg haldi serliga tann fyrsta greinin í hesum her uppskotunum her frítíðarfelagsskapinm har haldi g at mann ma hyggja eftir hvussu mann kann geva teimum ta bestu korini og eg veit tað ati tað hevð verið nokk gott at fingið eit roknistykki upp á hvussu nógv teir gagna samfelagnum hesi frítíðarfelagsskapini eg rokni við at visi mann hugdi eftir so var tað ein kempiinntøka sum samfelagið hevur av frítíðarfelagsskapinu og ítróttinum tað arbeiðið sum verður gjørt til dagligt í frítíðarlívi tað kann ikki gerast upp í pengum næstan altso og tí haldi eg tað er undarligt at mann ikki frá landsissíðu sjávandi nú royni mann her við emvigfrítøku men at mann ikki loyvir fleiri frítíðarfelagsskapum eina skattafría upphædd við til dømis teimum sum eru leiðarar hjálparfólk tí tað verða ikki misnýtt trygv mær tað verður gjørt í einstøkum føri og tað kostar altso ítróttin r tað sum kostar nógv mest tað kostar meina í einar tíggju milliónir í dag og har hevur mann eina skipan øllur hinir frítíðarfelagskapnin tilsamans kostar ikki tað so eg meini at mann burdi fingið tað inn og eg fari at royna at gera alt fyri at vit fáa tað eisini í eina skipan hvussu y við skótunum sum er ein ein av teimum frítíðarfelagskali sum hava gjørt eitt kemtiarbeiði eisini langt afturí tíðina men í hesum førnum er tað so yvirorna mvigfrítøka og tað er serliga fyri umbyggingar og fyri nýbygging og eg veit at til dømis fleiri kirkjur og samdkomuhús standa fyri at verða umvæld og fleiri eg nú nú kenni eg til núðbóltskirkju sum ikki er

har er nógv annað virksemi sum fyrigongur við øllum møguligum slag sum ikki er loynt men sum gagnar øgiliga nógv lokalu økinum ymsastaðni í føroyum og eisini á vessu so hetta r eitt gott og gleðiligt uppskot saman við nógvum av teimum góða uppskotum sum hava verið í dag og eg gangi út frá at vit øll eru samd um at hetta her skal halda áfram við

øeg haldi ikki g ætlaði at siga meira til upskotina enn at hetta er gott eg komi á borðið og vónandi fer hetta at halda fram nú stenda hendan her leingingin er trý ár framí tíðina men eg vóni at tað fer at vera longri framtíðina án mann fer at hava hesa skipanina tí eg gangi út frá ta í fleiri bæði samkomuhús og og og frítíðarhús á ymiskum slag sum kum a hava brúk fyri umvælingum í framtíðini og tað ynski eisini at tey fáa møguleikar til tað tívitskulu minnast til tað at ein partur av tí sum pengunum mann skaffar til umvælingar tað er nakað sum skaffa sjálvur tað skulu vera trýogtretivu prosent sum mann skaffar av henum eintingum ænli við at savna pengar inn ella ella ella at fáa stuðul ymsastaðni frá so tað er ein treyt fyri hvussu tú kann fáa
ja ein viðmerking frá
kalla hammær ger so væl takk fyri fyri forhvinna td reingin liðugu um ellu her er eitt gott uppskot men mann var iksohnda ansa eftir ikki at gera alt alt for nógv amagefrítt tí at sum eisigu hjólini skulu eisini mæla men tað her eru óalmindiliga óminiliga gott tít hon kann minnast at her eru pengar sum oftani ikki hevði komið í samfelagi annars millum annað gávur eg kann nevna umbíð hjá javnaðarflokkinum á flólkatinginum hann eru skaffa nógvar pengar til føroyar tað er so nakað sum kemur undir hesa lógina millum annað ellivu milliónini beiv kom til eina at bygning hat tva sindur søguliga bygning í suðuroynni sum vilja fáa gleði av snær teir pengarnir skapa so arbeiðið skapa t fáa vfáa hjólini at mala eisini í føroyum tú skapar tú fyløn allíkavæl og tú fer eisini í mmog har sum handlarnim skal selja tað frá so tú fer eina rúgvu av inntøkum og tú fer nakað øgiliga góða gleði í teimu lokala umhvørvinum har hesir heri harheher lógin kemur at galda fyri so eg vil geva jóannes joensen rættur tí at hetta gott uppskot gotthav tey longt men kann hyggja eftir um gildistíðin kanska ska

jnsjoensen gersætakk fyri frú forkvina ja eg veit ikki um eg eri samdur íð ølm hasum har jú sjálvandi tað er tað at tað gagnar øllum samfelagnum men eg haldi at at alment gagnlig frítíðarvirksemi tað er nógv viktigar er nógv av hesum her mvigfrítøkuna á bilum vóru almannagagnlig frítíðarvirksemi er allastaðni í føroyum á øllum frontum og tí eigur mæn altíð at royna at stuðla tí og eg haldi slettiski at mviglógin skal veru galdandi á yvirhøvur tí atað tað eru so nógv onnur ting sum heldur lukzusvorðura ymiskum slag sum heldur skuldi havt mvig á sær enn hetta virksemið hetta skapar í samfelagnum nógv meira inntøkur enn vit geva útreiðslur í emvigfrítøkutakk fyri
næsturða røða verður magnus rasmussen
gersovæltakk fyri ja frú forkvinna nú er tað emvigelógin og uppskotið er stutt sum so tað snýr seg um um eina leinging og nú líka taka í hetta her við áramálinum trý ár eg haldi tað er fínt at mann hevur eitt áramál tí vit flyta okkum samfelagflytilsi tað kann vera okkurt sum er øðrvísi tá so tað er fínt at mann tekur tað líkasum upp og sigur eg skuluv forseta við hesin her eg taki fult undir við at vit forseta við akkurát hesin her og tað sum janes joensen hugleiddir nokk so nógv um tað er hetta her frítíðarvirksemið sum er og sjálvandi nú hevur mann verið nógvar lærarar sum mann hevur eitt vist innlit í hvat børn og ung fáast við ið havi ofta hugsað um tað tá eg koyri úti eftir skálafjørðinum eysturaarmi har sum eg komi frá og koyri forbý í ymiskar bygningar ella hvat er og og alt virksemi sum er er innan fyri har og eisini úti skótar tað eru sangtór og tað er frítíðararbeiði tá ið ta er fimleikur eg veitki meg nevndu skótar fótbóltur hondbóltur og so víðari tú kanst nevna og tað hevur eitt heilt ómetaligt virði sum slett ikki mann siga tøl kunnu setast á tað hevvu verið intersant um onkur kanska kanska royndir tað og so virka tað sera fyribyrgjandi og eisini mennandi tá ð vit hugsa um at børn og ung og eisini tilkomin t ið vit hugsa um tað sosiala sum ta við sær og fyri lívsdygdina hjá hjá so nógvum akkurát hetta uppskotið snýr seg um nakrar bygningar og vit hava havt havt eg haldi hetta er kanska ein tíggju ára gamalt og mann hevur so longt tað og tað eru nakar treytir fyri at at kunna fáa emvig afturgoldið og eg haldi eisini t tær tær treytirnar eru rímiligar og eg haldi ikki at tær eru broyttar gjøgnum árini hetta skal jú einki hava við nakað vinnuligt at gera tað skal verða almenn gagnligt virksemi frítíðarvirksemi og so eisini tað at hesin felagsskapurin skal hava gjørt mannsigur ein innsatssjálvur at mann hevur skuldu skaffa trýogtretivu a so ein triðing av fíggingini til ta verkætlanina so tað tta her verða nakrar treytir settar sum eg haldi er eru rættar og rímiligar tað er eitt tað er ein talva sum vísir okkum hvussu taðvur verið seinastu árini og mann kemur tl eitt tal upp á seytjan milliónir í miðal seinastu fýra árini í tvey túsun ogtveyogtjúgu er er tað nógv lægri enn enn undanfarni ári og tað kanska er sína orsøk men eitt sum eg haldi ella verður áhugavert í fíggjarnevndini ta er at at kanska fingið at vita hvat er tað altso hvør er tað sum fær hendan stuðul el altso vit kunnu kanska hugsa um er tað skótahús á ella er tað ein samkomubygningur hjá onkrari samkomu ella kanska í í nøkrum kategorium hv hvør er tað sum fær gleði av hesum her pengunum sum sum hetta snýr seg um tað tað kundi eg hugsað mær at fingið eitt sindur nærri at vita annars er at siga um hetta við at stuðla felagslívið og janes joensen fór eitt lítat sindur víðari og helt at mann skuldi víðka tað og eg veit at tað er at vera uppkt um um skótar og og nú fáa tað at síggja hvat hvat tað bleivur til men men tað er hvussur øgiliga viktigt at mann mann lýsir tørvin og eisini hvørja hvørjar avleiðingar bæði positivar og visti eru onkrar negativar tað kann fáa tað er hvussu øgiliga viktigt við tí sjálvbodna altso tað sjálvbodnagage mangi sum drívur altso at te er drívmegin ha og at vit ikki taka tað burtur so so so trúgvi eg at at vit missa ómetaliga nógv av tí so hetta her er hetta er eitt positivt uppskot sum sjálvandi fær eina eina góða viðgerð og vit fara sjálvandi at fáa landsstýriskvinnuna inn og og ivistiki í at at taks eisini kemur sum umsitur hetta her sum kann greiða okkum eitt sindur nærri frá hesum her so tað skal ikki vera nakar ivi um hetta var eina góða viðgerð
takk fyri takk fyri so er næsti røðari beinir johannesen ger so væl
ja takk fyri harra formaður hett her uppskotið her tað er sjálvt innihaldið hevu r fingið góða lýsing frá teimum sum hava verið áðrenn eg men hetta er eitt gott tiltak kann mann siga sum hevur verið nú síðan tvey tsund og tíggju áðrenn tað kom í gildi so var tað so sær at tað var ein játtan á fíggjarlógnum sum æt ítróttaandlegg har mann stuðlaði illa annað kanska ja tað var so stinnan ítrótt men tað er sjálvandi ein avmarkandi upphædd at sama so so valdi mann heldur hesir skipanirnir sumeisini umføvnir mann tosar m almanna gagnligt tað vil siga at kirkjusamkomuhús og annað ina mentan skótar og so framvegis sum kemur undir hesari kann koma undir hetta her so tað erh hevur riggað væl mann sær eisini í uppskotunum at taðtað eru afturberingar ið verða tgivnar fyri hvørt ár nú ítað er eitt rímiligt tal so tað er eisini gott at mann leingir hana og mann hevur ætlanin um at leingja hana til tvey túsund og fimmogtjúgu nú í fyrstu atløgu og nú ava vit longu hoyrt at tað er fleiri sum líkasum tosa umhvat skal hann so gera hatta vy úsndg fimmogtjúgu og tað allarhelst tosaði mann longu nú um at mann skal faa leingi hana aftur og síðani kom í gildi teytúsn tíggju so er hann longt hana fleiri ferð eg halti seinasta mann longdi hana var í tvey túsund og tjúgu meini eg og eg haldi at mann burdi bara kanska til tá tí í tvey úsnu fimmogtjúgu burdi baira gjørt greitt fyri sæ sjálvum um um hetta r ein skipan sum skal verða varandi ella um hetta ygskalp at halda fram við atat vit skuldu leingja hana alla tíðina ella um hetta er ein skipan sum vit eru glað fyri sum vit skula halda koyrandi ja apopo til kjakið sum vit høvdu her í gjár soer hetta eitt sindur sumrullandi loyvi ellatalmannagaklaði felagsskapur ella mummtat skuldu gera tað varandi so at eg haldi hvørtfalt til áðrenn hasan her frokkini gongur út so hali at man skal geras sær greitt um heta er ein skipan sum mann vil hava varandi ella umella um mann enn einaferð skal leingi hana tá eg haldi sum tað tykist her inni so eru fólk øliga glað fyri hana og eg vænti ikki tað er nakar ið ja eg vil siga torir at taka hanna úr gildi og hon sær ja hon er sær út til at virka væl og og tað er eisini tørvreinir frameftir ogso ja tað er vert at taka upp tá um mann ikki barða eg haldi ikki bara tað an leingi hana ella hon verður slongd nút til tveysunu fimmogtjúgu men áðrenn tað tí at hon gongur út aftur hendan heimildin um og við agera hanar varandi so hetta er eitt øgiliga gott mál og hetta er ein áseting í meir virðisgjaldslógini sum hevur verið gagnlig fyri føroyska samfelagið vildi eg mett og sum er gleðiligt at mann loingis ena so at vit taka undir hesin uppskotunum her við fólkaflokkinum og tað skal fáa eina góða viðgerð í
takk fyri takk fyri so er næsti ráðari eirikur í jákstovu gjúksogvøld
yriharra formaður sum tað er nevnt so er talan um eina skipan um mvgfrítøku fyri íløgur í ávísar almannagagligt ella ávíst almannagagnligt frítíðarvirksemi sum hevur verið galdandi í ja meira enn tíggju ár skipanin hevur verið longd triðja hvørt ár síðani uttan nakrar serligar broytingar hesa ferð síggja vit som eina broyting sum tað annars ikki verður sagt so øgiliga nógv um í viðmerkingunum og so haldi eg eisini at tað gevur meining um vit skulu blíva við at fara ígjøgnum heftir her minst ja eina ferð í hvørjum valskeiði onkuntíð tvær ferð tí tað er tað sama ella um talan er um eina skipan sum vit skulu leingja nakað meira ella ella kanska teim mann kemur har til era o vit gera varandi sum beinir johannesen eisini var inni á taka vit broytingina í lógartekstunum fyrst so tí innihaldsligu broytingina so so stendur at kirkjuskattur skal verða skal verða nevndur og taldi við og áðrenn viðgerðin í dag byrjaði so so forstóð eg ikki ordiliga hvat hví tað stendur soleiðis í øllum førðum ikki vat tað kemur frá tí at eg haldi at alla tíða hevur verið ætlanin at kirkjubygging skuldi vera partur av hesum her johanis joensen nevndi okkurt dømi um mann kann gita okkurt annað men tað er nokk so áhugavert at lesa tí viðmerkingina sum er til hesar paragraf tvey í lógaruppskotnum sum annars er alt øgiliga stutt har sum tað stendur at kirkjuskattur verður javnsettur við innsavnan av gávum og samsvarar hetta við eina anga umsitingarliga siðvenju sum hevur sítt grundarlag í at vit í føroyum hava trúarfrælsi har tað stendur øllum frítt at melda seg inn ella út úr einum kirkjufelagsskapi kirkjuskatturin er tí meira ein gáva enn ein skattur í grundini e hendan viðmerkingin fyri mær so røtt at tað átti slettki at vera neyðugt at nevnt kirkjuskattin í hesar lógini men eg fari ikki at mótmæla at mann í lógina skriva tað sum vit longu halda vera galdandi men kanska vit fáa it lítið sindur nærri at vita í fíggjarnevndini um akkurát hvussu hvussu hetta hongur saman viðvíkjandi tíðarskeiðnum teimum trimum árunum so hevir hug til at sitera úr viðmerkingunum hjá táverandi minnilutanum í fíggjarnevndini tá málið var fyri í tvey túsund og nítjan har stendur viðvíkjandi emvegfrítøku av íløgum innan fyri almannagagnu frítíðarvirksemi sur talan um eina góða skipan ið hevur stuðlað undir nógvum íløgum í almannagagnig frítíðarvirksemi kring landið minnilutin heldur tað vera ov stutt at leingja á freistina trý ár og mælir í staðin til at freistini verður longd fimm ár hetta er ikki minst neyðugt tí at íløgur í ítróttaanlegg samkomuhús kirkjur skótahús og so framvegis ofta taka langa tíð at fremja í verki frá tí at hugskotið er til staðar til verkætlanin er veruleiki ta hevur tí týdning at tað ber til at leggja vælætis og at tryggleiki er um hesa skipan sum longst tey argumentini ljóða sera skilagóð í mínum høvdi og tí fari eg sum útgangstøðiat mæla til at vit hyggja upp á um tað gevur meining at leingja freistina við fimm árum heldur enn trimum og so haldi eg tað vera ja eitt sindur avbjóðandi líkasum vit sóu til dømis hásmálnum um mvgfrítøku av orkuvinarligum bilum at vit fáa si uppskotini inn sum um at tað hetta er bara ein leinging hetta er ein avgreislur spurningur í staðin fyri at mann ger eina eftirmeting av tí skipanini sum er so kanska at mann eitt sindur sjálnari fekk hesi uppskotini niðan og so kanska hevði eina betri viðgerð av teimum tá tí at visuvit ikki hava nakrar viðgerð jamen so so so kann tað faktiskt gera tað sama at tað yvirhøvur kemur niðan her ja eg kenni ongan sum ikki tekur undir við hesum málinum so sjálvandi skulu vit viðgera tað positivt í fíggjarnevndini og í sambandi við tað haldi eg eisini at vit skulu umroynda spurningin við hvussu hvussu leingi skal hendan skipanin verða
væntandi takk fyri harra formaður takk fyri so er næsti ráðari á listanum karlot hergarðsson ger so væl
ja eingin ið hvussu síggi eg kann vera ímóti hesum uppskotnum heldur og tað sum kemur fram er er so at siga breið undirtøku um hetta her hvussu viktigt er at hjálpa hesum sjálvbodnu ferðaskapinum í føroyum tí uttan tað stóra sjálvbodna arbeiðið sum er í føroyum so hevði føroyar verið eitt tryst og fátæk land og nógvr míni undanfarnu røðarum at hava hugleigt um hvussu gott hetta sjálvbodna arbeiði er og hvussu gott tð er fyri føroyar føroyar og tað egi eg færi sovítt samdur í so tað tað nýtist ikki at endurtaka her hetta er so ein lóg soleiðirnr ein sólsetir lóg sumvið gjøgnum vanligu við triðja trý ára millumbiðlum hevur verið til endurnýggjan í í tinginum og eg veit ikki hví hon kanska datt burtur nú tá ð væl varð útskrivað og og og og og tí ongantíð bleiv viðtikin áðrenn lógin gekk út í í desemburmánað og tí hevur tað kanska eitt sinur av skund at fáa hetta her samtykt tí tað er sikkurt fleiri verkætlanir sumeg roknað hetta her innúteira búskett og eg veit iki hvussu um onkran og onkrav mínum undanfarnu røðaraum hevur nevnt um onkra verkætlan sum bíðar eftir hesum sum sagt eg taki fult undir við hesum hetta er eeitt gott endamál men eg eri ikki serliga fegin um hvussu hesin stuðulin verður veittur eg havi lyndi til at siga her við góða genn hetta er blivin meira ein regla enn enn enn eitt undantak at vit brúka mveglógina til at stuðla við til dømis eru fleiri av átøkunum í tí grønu umstillingini so sum hitapumpur og elbilar sum faktiskt ser í hesari lógini her stuðlað ígjøgnum emvigelógina eg haldi tað vera ein ósigur at mann líkasum goymir stuðulin inni í envegelógini tað hevði verið nógv meira gjøgnumskytt um hetta var ein konta beinleiðis á fíggjarlóginim og tí vil eg faktiskt heita á landsstýriskvinna í fíggjarmálum um at umhugsa at fáa eitt reinsa eitt sindur upp í fíggjarlógini upp á tann mátan og og tey sum fylgdu orðaskifti í gjár um príseftirlitið har róu kanska onkur framundir at onkrar fyritøkur gjørdu sær dalt av hesum serliga emvegfrítøkum og eitt nýtt príseftirlit skuldi serliga leggja seg eftir hesum og tá ið hetta liggur inni í emvglóggávuni hetta verður koyrt til taks og tað er meira umsiting ná taks eisini tað kostar pengar so eg haldi tað er greiðari at vit simpulin hava eina kontu á fíggjarlógini til sovorðnið endamál men sagt eg standi fult aftan fyri tankarnar hetta er etta er til gott endamál at stuðla teimum sjálvbodnum kreftunum og tey sum og fvítíðar endamál altsovorð nakað
takk fyriger so væl
a vit eri í meirvirðisgjaldslógini og hhetta snýr seg um longd freist fyri at fáa endurrindað meirvirksgjald av íløgum í almannagagnlitt frítíðarvirksemi og umframt ta broytingina so er tað høbridbilarnir sum eisini spøkja her aftur men vit fór ikki at tað við tað málið tað er bara teknikkur tað er ein freist sum sum ikki bleiv sum eg bleiv flutt í samband við tað broytingina sum bleiv gjørd í fíggjarnevndini soleiðis sm eg skilji tað

íløgur í í almanna gifíggjavirksemi haldi eg eri faktiskt er ein rættiliga góð skipan soleiðis sum eg skilji tað so so stuðlaði mann frá landinum soiise sindur hystopist til ymiskar verkætlanir áðrenn hetta kom í gildi men nú sigur mann at nú fáa øll mvigafturbering sum lúka tær treytir sum eru í lógini altso landið tekur minni inn tðr tað er ein øgiliga ruddilig skipan og og visti mnn løkur treytirnar sum siga at mann í minsta lagi at í minsta lagi trýogtretivu prsent av samlaðu íløgukostnaðinum mmig ikki íroknað er fingið til víðari við við gávum ella óløvntum arbeiði sjálvbodnum arbeiði og øllum hesin her ja men so so fært tú stuðul og og umframt tað so skal íløgan vera størri enn ein millión altso her er ein sovorðin pakatell grensað so afturat fyri minka um umsitingina og tað haldi eg eri tað haldi eg eri ein sera ruddlig skipan og karlot hergarson var ett sinur inni á hesin her at nú er mvigafturbering faktiskt blivið havan sagaa meginreglan heldur enn undantaki og tað dugir væ at fylgja haný í altso tí aso hyggja soe samla sæð av hhvussu hvat mann gevur emvigafturbering til men akkurát hendan skipanin haldi eg er øgiliga góð tí at mann setir treytir við við hesum trýogtretivuprosentinum mann hevur eina bakatellgrensu og og og tað er ikki tær heilt ógvusligu upphæddirnar sum fara út vissu vit hyggja eft teimum tæð tær komið aftur til hmen men eg skilji væl hvar hvat karlot hergarson er at t tað er so nógvum øðrum í tí grøna orkuskiftinum og og ja og og so er tað hotell hotellvinnan altso hví fær hon hvør hon emvigfrítikin og so framvegis og soso har er rættiliga nógv hol í mmiglógini eftir hondini so er tað gildustíðin sum bæði jóhannes joensen og og airikur jákustovu vóru inniá

johans joensen nevndi at hví bara trý ár og og arikur jákustovu vísti at at minnilutin í síðsta valskeiði helt tat mann heldtur kuldi leingja tað fimm ár heldur enn at ja og og so nevndi hann eisini heta her við at mann kundi heldur eftirmekt heldur enn at blástempla hesar at tað at vit leingja gildistíðina trý ár ella fimm ára gangin ø men eg haldi í útgangsstøðinum at tita er skilagott tí at tað at nú vit vit siga trý ár so er tað pláss fyri at ókey so kom við tillaga so er tað høvið til at tillaga lóggávuna um trý ár tí tí í hesum førinum verður tey øll ferði nágreinað ella lagt afturat at kirkjuskattur er kemur undir hesi her kann bólkast undir hesi trýogtretivu prosentini su sum sum verðklalagslógin ella íløgan skal at tær treytirnar sum mnn kal lúka viðvíkjandi di tríggjar prosentum so eru kirkjuskatturi tikin við sum sum gáva og eg haldi sum heild at tað er øgiliga skilagott at vit seta sólsetur á ja mann burdi sett sólsetur á faktiskt allar stuðulsskipanir tí tí tað manglar á fleirum fleiri vit hava rentustuðulin vit hava allar møguligar stuðulsskipanir sum mann kann seta spurningu við um um tað raka serliga rætt í mun til ta ta støðuna sum marknaðurin er í og og og so framvegis rentustuðulini er eisiniu mann tosa um at fasa út í í árátíggju men mann kemur ikki til tað tí nær er rætta løtan og tað vísir sg at rætta løtan er ongantíð tí at eingin vinnur nakað politiskt fá eng við at avtaka eina stuðulsskipan

so tí haldi eg tí haldi eg at at tað er øgiliga skilagott at faktiskt at vit at eg haldi tað ger einki at hesir lógaruppskotini koma inní tingi triðja hvørt ár ella fimtan hvørt ár so man fara og tiðlaga tey og at mann hevur eina sólsetra fyri sikkraskeld vist nú ein skipan fer av av sporðinum ella líva ótíðarhóskandi men tá tað er sagt so haldi eg at akkurát henda skipanin hon hongur so væl saman at eg dugi iki odið at síggja hvussu hon skal fara av sporðinum

m og hon rakar øgiliga rætt altso tá tað kemur til almenna gagliðg virksemi vusu vit so hyggja hvat er farið út so er tað í miðal seytjan komma ein millión krónur sum er afturborin fyri mmig og og tað tað liggur tað er tað sveikki er eitt sindur onkuntíð ligdu eitt sindur oman fyri tjúgu tvey túsuno tveyogtjúgu kom tað heilt niður á tíggju milliónir so so tað sveiggja ag nokk so nógv og fyri at taka eitt dømi vist nú tað varðu gjørdar almanngagnuligt virksemi fyri fýrs milliónir ja men so er fimmogtjúgu prosent av tí tjúgu mlliónir altso mmig fimmogtúu prosent gevur so tjúgu milliónir og tar taðer altso hundrað miliónir við emmig og o tá ið vit so hinvegin afturbera fyri fyri tíggju milliónir so so er tað so kunnu vit frá tí útleiga at tær almennugaglu íløgurnar eru fjøruti milliónir øhso tað sveiggjar nokk so nógv og og allíkavæl kunnu staðfesta at tar verða gjørdar rættiliga nógvar íløgur altso og og tá er tað tað er tað mín fatan er at mann ja gávur koma inn tað skal sjálvandi til far at keypa tilfar alt hetaher men tað er eisini ótrúliga nógv sjálvboðið arbeiði sum vveðu lagt í hesar verkætlanir so so tað er tað er ótrúliga gott og sumt tekin ø soleiðis roynt samfensliga at at fólk leggja so nógva orku í at fáa bygningar og annað upp at standa sum sum hava góð endamál øh so sum heild sum mági bara siga ata er ein góð skipan og og akkurát hetta er ikki ein skipan sum eg óttist fyri fer á sporinum og fari við gleði at leingja hesa skipanina og og so kunnu vit diskutera d etaljina um tað skór trý fýra ella fimm ár og og so framvegistakk fyri
takk fyri næsta røða verður rutt vang lasturskúna ger so væl
øh eg haldi viðgerðin hevur verið øgiliga positiv og tað sýnist ikki at vera nakar sum er ímóti at vit leingja hesa skipanina onkur hevur sett spurning við hví vit bara leingja trý ára gangi hen hetta er ein skipan sum hevur verið í gildi síðani tvey og eirikur jákubsstova varð so stittur í áðni tá hann vísti á at minnilutinin hevði nevndin hevði skotið upp at leingja í fimm ár heldur enn trý ár og at eg var faktiskt partur av tí minnilutanum og og tað mintist eg ikki tá ið hann minti meg á tað tíverri so eg giti at at tað kanska er onkur annar sum hevur verið trýkraftina í tí broytingaruppskotinum og eg havi verið tað er ein góður spurningur hví vit ikki brúka fimm ár heldur enn trý ár eg giti at fíggjarmálaráðið hevur onkra orsøk til at mala til trý ár men tað kunnu vit saktans eftirmeta onkur hevur víst á at ein sovorður skipan eigur at blíva grunddaðari eftirmett tað kann mann ikki vera ósamdur í onkur annar heldur at mann kanska heldur skuldi settað á sum stuðul á fíggjarlógini heldur enn eitt undantak í emvegelógini o tað er rætt at botnlinjan í prinsippinum hjá landskassanum verið tað sama men visi mann ger tað sum eina játtan á útreiðslusíðuni so hevur tað nakrar aðrar avbjóðingar við sær tá i tað er á inntøkusíðuni at vit eftirgeva ella geva undantøku í emveg so er tað óavmarkað tað er ikki soleiðis at vit siga maks fimtan milliónir skulu gevast í undantakið vissu vit høvdu havt tað á fíggjarlógini sum eina játtan so høvdu vit mugað sett eina maknsupphædd á og sum við øllum raðfestingum so hevði tað komið í kamp við aðrar raðfestingar sum eg giti at tað er orsøkin til at mann hevur valt hesa her nemmari í gásareyðum loysnina sjálvt um tað í prinsippinum gongur út upp á akkurát tað sama og mann kanska goymir nakrar útreiðslur uppá hendan mátan tí tað er á inntøkusíðuna og ikki so sjónligt sum tað hevði verið vistað vara á útreiðslusíðuni

hetta her við kirkjubygging takk sevur sikkurt ikki uttan orsøk víst á at mann kann seta spurnartekin við hvørti kirkjuskattur kann metast at vera sjálvboðin gáva men eg haldi at politiskt er mann samdur um at kirkjur skulu verða fevndar av hesum her undantakinum og tí hevur mann bara bundið um heilan fingur og sagt at kirkjubygging skal verða umfatað av hesum undantakinum og tann fatanin eg havi og sum eisini er blivið styrt í viðgerðini her er at tað er eitt ynski sum tey flestu taka undir við tað eru nakrar treytir fyri hesari her stuðulsskipanini fyri tað fyrsta so skal tað ikki vera vinnuligt virksemi tað skal vera talan um almannagagligt frítíðarvirksemi og í minsta lagi trýogtretivu prosent av samlaða íløgukostnaðinum er fingin til vega sum gáva ella við løntum og odnum arbeiði íløgan skal kosta meira enn eina millión onkur spurdi hvat eru hesar milliónirnar sum í meðal hava verið seytjan komma eina um árið hvat er tað farið til og mær vitandi er tað farið til millum annað samkomubygging ella saðlar til samkomur og annað frítíðarvirksemi men tað er nakað vit eisini saktans kunnu ella tað skal eg kanna um vit ikki kunnu fáa útgreinað tað nærri til nevndarviðgerðina magnus rasmussen var inni á hesin her við sjálvbodnum arbeiði og jóhannes joensen var inni á hesum við at mann tá ið mann gavi ítróttarvenjarum og líknandi ein skattafrádrátt upp á altso mann hækkaði tað fyri nøkrum árum síðani frá tretivu upp ti hálvtrýss túsund í tí sambandi varð víst á at mann egentliga burdi javnstillað eitt nú skóta feløg og ítróttafeløg og onnur frítíðarfeløg og út frá einum sovorðnum javnbjóðist rættvísis argumenti er tað ringt at vera ímóti tí men eg má siga at tannviðgerðin sannførdu meg um at hettar at vit frá almennari síðu blanda okkum upp í við ymiskum stuðulsskipanum tað er ikki altíð at tað bara er gagnligt og eg má so siga eisini eftirfylgjandi er eplivin sannførd um at tað er kanska heldur for nógvir peningur uppi í frítíðarvirksemi heldur enn for lítið og eg haldi at tað er tað hevur ómetaliga stóran týdning at sovorðigt at vit ikki taka vit ikki skeikla hetta her við sjálvbodnum arbeiði vit skulu minnast til at í tí løtu vit fara at gera geva skótafeløgum møguleika fyri skattafrátráttið so skal mann fyrst hava eina løn og tað vil siga at vit eggja til at eitt nú skóta leiðarar og onnur frítíðarítriv ikki fara fram uttan so at mann færr eina løn tað haldi eg ella tað eri eg ikki sannførd um bara er gagnuligt tvørturímóti onkur felag vórðu inni tá og vísti á jamen so kanska fekk mann ung fólk heldur enn at arbeiða hjá magn ella ella einum flakaverki ella hvar mann nú arbeiðir sum ungur lesandi til dømis so kundi mann í staðin arbeiða hjá onkrum frítíðarfelagi tað haldi er ein ómetaliga óheppin gongd at tað skal blíva síðustilla arbeiði altso lø arbeiði sum gevur eina lønarinntøka umtøka og tað at vera sjálvboðin í einum einum frítíðarfelagi onkrumstað tað kann vera sær dansifelag eitt skótafelag ein samkoma váttavør eg haldi veruliga at vit skulu hugsa okkum um at vit frá almennari síðu fara at blanda pening upp í nakað sum ikki hevur pening uppi í sum nú er so í útgangshøðinum vil eg bara siga at eg eri ikki sannførd um tað at tað er rætt og í løtuni eri harðliga ímóti at vit gera nakað við ja akkurát viðvíggjandi hesum ítøkiliga upskotinum eg haldi ikki at fólk hava havt so nógvar spurningar ota yvir tað sum eg longu havi verið inni á meni skuldu tað verið nakað sum fíggjarnevndin ynskir at fáa útgreinar til nevndarviðgerðina so hjálpa vit sjálvandi við tí
takk fyri takk johannes joensen at
viðmerking ger so væltakk fyri frú forkvina ja hjá rutt vang er altíð svart og hvítt sjálvandi verður neyðugt við frítíðarfríviligum frítíðarvirksemi ella arbeiði fríviligt arbeiði hevur tað altíð verið eittsndur altíð at vera eg flai bara at spyrja ruttvang um hon veit hví ið vit klára okum so væl í ítrótti í dag í mun til vat teg gjørdi fyrr tað er tí at vit hava lønt falt taka sær av tí eisini og tú mást hava fólk lønt fólk til at taka sær av frítíðarvirkinum í dag innanfyri ítrót til dømis tí allar part ikku úrslitini sum krevjast til og tað er verrjin so øll sum verða loynt tað er bara ein partur av teimum fólkunum sum fáast vit til dømis inniróður og annað fótbólt hondbólt hvat tað skal vera so tað at ruttvang heldur altíð so glorifiserað frívilligam arbeiði tað er ikki so negnt sum tasum tað er í dag í dag krevst øgiliga nógv fyri at kunna virka inan frítíðarfelagsskap tí kappingin so mikið stór tí vil eg siga tað visti mann ikki vil gera tað at skótarninr eru við menso tekur mann líkasum nógv av teimum

ruttvang gersovæltakk fyri nei eg haldi slekki ta eri svórt hvít í hesum málinum tí eg skilji væl at tað er neyðugt at hava lønt virksemið innan ávísan part av ítróttinum og serliga tað sum grensar til tað professionella men tað sum eg upplivdi tá í undir viðgerðini á tí málinum var at tað komu feløg inn í fíggjarnevndina sum als ikki høvdu umhugsað at fara at løna fólki og nú blaiv tað knappliga lagt upp til at jamen tit fáa ein skattafrádrátt ja men so fara vit at geva lokkafólk at koma at arbeiða hjá okkum í staðin fyri at arbeiða aðrastaðni í danska vanligum løntum starvi tað helt eg var sera óheppi og ein óynskt avleiðing av hesari her stuðulsskipanini men tað er púra í ordan at vit ikki eru samd um tað
afyri takk fyri síðani er tað landsstýriskvinnan í almanna og mentamálum siri stenberg sum fær orðið ger so væl
takk fyri frú forkvina nú havi eg valt at taka orðið hetta er gott nókk eitt uppskot sum landstýriskvinnan í fíggjarmálanum leggur fram ruttvang men næstan øll tey sum áa fara at fáa mvegafturbering eftir hesum heri eftir hesum eftir hesi lógini eru partur av mentanarøkjunum so tað er bara tíð eg og vil faktiskt bara siga at eg ordiliga glað fyri at hetta uppskotið er komið niðan og havi eisini viðmælt tað í sjálvandi í landsstýrinum hetta snýr seg um at mann kann fáa mvg endurrindan fyri ein partt av teimum íløgunum mann ger í sjálvan bygninginum og nú kome tosa eg eitt sindur inn á um mann skuldi hav skattafrátrátt og annað fyri ta sjálvbodna arbeiði men tað er faktist slettkiki til viðgerðar í í akkurá hesum men tað er eisini ein onnur interessant diskussión sum mann kundi tikið og sum kanska eisini átti at verið tikið saman við kommununum til dømis soleis at vis tað vistmann fann loysnar a mann gjørdi okkurt í felag men tað er so eitt annað mál sum sum eg eisini haldi er intesant og sum eisini heilsa ukut havði givið nakað aftur til samfelagið men tað sum hetta her eisini botnar í tað eru kirkjur og samkomuhús ítróttarandleggskótar og hvørsa sínum sum sum alt tað sum kemur undir ta lmannagagnliga og tað hevur verið soleiðis at ati kirkjur til dømis hava kunnað fingið afturbering ella endurrindan av emvegenum og so er tað hent onkurstaðni í hesiær prosessuni at mann frá taks hevur sett spurnartekin við um hetta nú var rætt um mann hevur so fingið presiserað tað í lógini her og mann gjørdi faktisk eg vitikkiman kann sia eitt undantak men frá taksa síðu segði mann at nú gjørdi man eitt undantak í sambandi við eina eina stóra umvæling sum bleiv gjørd í miðvági men at mann ikki helt at lógin var ordiliga nøktandi og tað er so tað sum mann hevr gjørt nú og mann hevur eisini sett tað inn at visti eru í arbeiðir sum eru farin í gongd so ber tað til at fáa mann kan fara eit sindur aftur í tí so tað ertað er heilt víst tað at tað eru eru fólk sum bíða eftir hesi lógini so eg hopi at hon fer at at fáa eina góða viðgerð og tað fyrr gongur eitt øgiliga stórt virksemi bæði í kirkjum og í í bygdahúsum ela hvat tað skal vera samkomuhúsum ítróttafeløgnum skótum og øðrum eg veit gott at kommunur onnur ognógv privat og og sovíðari eru inni og stuðla men hetta er so tann partur sum mann knn siga at landið stuðla við og tað er so at við at kunna endurrinda ein part av emvegenum tú hávð gjørt í nógv ár og tað haldi øiliga gott at mann fer fer at forseta við og eg trúgvi at visti hetta skuldi verið ein konta fyri seg har mann heldur hevði ekstantal krónur markaðar á sum mann kundi hava til at bera aftur hvørt ár so hevði tað verið stórir rifta um pengarnar so s so hevði nógv asum prosjektunum komið í drað tað eri nokk so sikkur í tí her er mann blívur mann ikki avmarkaður av einari upphædd tí at tú hevur ein prosentvísan part av envegenum tú kann fáa aftur so hevr tað gvussur ikki verðið soleiðis at at fleiri høvdu kunnað bygt í senn og sovíðari tað tað kundu tey í veruleikanum í dag tað kunna fleiri ítróttarandlegd verað í gongd í senn ella kirkjur ella hvat hann skal vera so tað var bara at siga eg haldi at ta eit fínt uppskot takk fyri
ja ein viðmerking
annikuecenger so væl ja takk fyri ja eri so sára samd við sigur stendberg í tí at hetta er eitt kær komið uppskot og hetta kemur væl við á mentanarøkinum og hjá øllum teimum felagsskapunum sum sum standa fyri millum annað bygging av av ymsum slagi tað sum fekk meg til at taka orðið tað var hetta her við at mann hevur fingið presenseraðit ter við mvegenum til kirkjubygging eg hevði ein fyrispurning fyri kortin tí at tað var nætt og soddu ivi um kirkjurnar nú kunnu fáa mvg afturborið te i man fór undir at byggja kirkjur men tað er longu nú blivið nágreina í lógini snúðir allir yvir burtur so tað vil eg bara takka tykkum báðum fyri at tykur hava borið so skjótt í bandið at at tað er tann ivin ið beindug burtur á vegnum og finguð nágreina

ger sovæltakk fyri frú forkvina og takk til ank jolsen ja tað er kanska ein av grundunum eisini til t uppskotið er gingið nokk so skjótt tað er nettupp tað at mann vísti á frá taks at tað var neyðugt at nágreina tí tað var ikki nóg nóg greittelg mann helt ikki tað var nóg greitt og tí steðgaði faktiskt nøkur ting eitt sindur upp so hetta er ordiliga gott at teg prisiserað nú og at arbeiðini kunna fara fram sum ætlað so eg hopi at tað fer tá ið tað kemur út aftur
so verður samd um tað takk fyri takk fyri næstra røða verja johannes joensen
ger sovælja helt eg mátti taka orðið tí at eg helt ati landsrkvinnan í fíggjarmálinum var øgiliga fýrakant um t farheysin vis í hasar skipanirhir og eg hugsi ati tað er nógv onnur átøk man kann gera fyri at skaffa pengar til samfelagið enn ati og hetta fer ikki at koyra landi í heysin tað er hundrað prosent sikkurhesi fólkini sum virka innanfyri ítrótt g innanfy frítíðarfelagsskap tey arbeiða til dagligt og ptala skatt í um dagin og so í frítíðini aftaná tey hava arbeitt koma frá arbeiði so fara tey kanska t direkta til ítróttin ella frítíðarfelagsskapir og onkuntíð fara tay fyrri frá arbeiði fyri at kunna geras sít frítíðararbeiði við børnum og ungum summi royna at geva teimum eitt gott lív eina góða frítíð og beinandagin á rætta leið meni kanska kanska blívur tað forstrævið hjá teimum at at koyra út í eitt í kanska seks átta tíggju tímar um døgnið hvønn dag ella anaðhvønn dag kanska hugsa tey at at tey troytta skjótt av tí og at tey fáa ongan tann ágávan tey fáa tit sjálvandi gleðini í børnunum og teimum ungu men men men landið stuðlar ikki nakað serligt eg haldi fínt at landið kundi stuðla teimum akkurát sum akkurát som sm sum á nógvum øðrum økjum og eg hali t hesim fólkini gera so mikið stúð art ta arbeiða at eg haldi henda skipan skuldi verið galdandi fyri skótarnar eisini tað kund veað eventuelt okkum dansifeløg og onkran kanska onkra aðrar frítíðarfelagsskapir sum sum er øgiliga gagligur eg haldi slett yvirhøvur ikki á landi vist tú hyggur eftir hvat tað kostar fyri landið um árið so kostar ítróttirin ein tíggju tólv milliónir og tað er nógv tað dýrasta ítróttin er nógv tað størsta frítírðarvirksemið í landinum yvirhøvur alt t altso skótavirksemið til dømis vit rokna ta út tað kostaðu hundrað millum hundrað og trý hundrað túsund krónur um árið viðstaðið kosta tað so eg skilji slett yvirhøvu ikki at mann sær teg sum ein trupulleika tí fólk vilja altíð arbeiða frívilligt í framtíðini altíð vit klára aldrin at løna øllum fyri alt tað ber settiki til men at mann gevur ein lítlan ágóða at arbeiða í frítíðini tá i mannhevur arbeitt allan dagin í vanligum arbeiði optala skatt tað haldi eg tað haldi er undarligt at mann ikki vil tað ug mann heldur at landið fær heysin av øllum sovorðnum virksemi tað er eisini undarligt eg haldi g er øiliga svarthvítt at hugsa uppanomma so eg taki slett ikki undir við tí mátan om hugsar uppá
takk fyri er tað fleiri sum biðja um orðið í hesum málinum nú fari eg at heita á tingfólk um at taka orðið á tingsins røðarpálli heldur enn at føra kjak niðri í salinumtað er ikki fleiri sum vilja hava orðið so eru tingmál nummar níggjuoghálvtrýss fyrsta viðgerðin liðug og málið verður beint fíggjarnevndini næsti tingfundur hann verður í morgin og tað er hósdagur sekstanda mars og tað er klokkan trettan null null og á skránni verða fyrst onnur viðgerð av tingmáli í áttaogtretivu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgdslóg um ræði á málinum um málsøkjum yvirtøka av farsóttarmálsøkinum og annað málið er onnur viðgerð av tingmáli níggjuogtretivutjúgu tveyogtjúgu uppskot ti løgtslóg um broyting í andornning forferøni af lóg um foransnælningar móti smitsómna andra óverforbarsykdómi og tað snýr seg um myndugleika flytingar vegna yvirtøku av farsóttarmálsøkinum og hesi bæði málini verða eins og tey vóru til fyrstu viðgerð eisini viðgjørd til aðru viðgerð undir einum síðani koma vit til fyrstu viðgerð av tingmáli fimmoghálvtrýss uppskot ti løgslóg um bókasøvn og til fyrstu viðgerð av tingmáli fýraoghálvfjerðs uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um dagstovnar og dagsrøkt parantespengarnir fylgja barninum síðani koma vit til fyrstu viðgerð av tingmáli trýogfýrs sum er uppskot til samtyktar um at verja børnini ímóti pornu og øðrum ágangi á internetinum og hesi málini sum eita nummar fimmoghálvtrýss fýraoghálvfjerðs og trýogfýrs tey verða øll beind í mentanarnevndina aftan á fyrstu viðgerð seinasta skránni í morgin er framløga og nú er ikki annað á skránni til hendan tingfundur tingfundin so tingfundurin er lokin